tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag níggjunda mars fyrst áskránni er fyrsta viðgerð av løgtngsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er rætting viðvíkjandi strikingar grein trý c í meirvirðishjaldslógini og biða um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jákup mikkelsen og fyri javnaðarflokkin aksel johannesen og fyri tjóðveldið pálla reynatygvu tað er tey sum eru komin uppá her ja billiustinussen fyri miðflokkin so er tað
jáku mikkelsensm fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður hetta her er ein teknisk broyting harið tað sum er hent við einari broyting sum bleiv gjørd í mviglóggávuni ger at eitt uppskot sum hevði eina sólsetið áseting frá tvey túsund og átjan um at fara í gildi eino tretivunda mars í einogtjúgu ger at tann lógin sum vit hava samtyktger tað at at elbilar og plaginn høbridbilar ikki fáa tað mvigendurgjaldið sum ætlað er tað er soleiðis at í einogtjúgu tveyogtjúgu verðar í mesta lagi hálvfjerðs túsun krónur endurgoldnar eftir hesi grein í tvey túsund og trýogtjúgu fýraogtjúgu í mesta lagi fimmogtretivivu túsund verða delngollar g í tvey túsun o fimmogtjúgu fylgjandi ár verður meirri ikki endurgoldð so hetta málið fer í fíggjarnevndina fara tað fer av iva at fáa eina skjóta viðgerð men hetta er sum sagt ein ótilætlaður feilur at ata her greinin ikki ja kemur at broyta forsreytirnar í emvigloganum sum ikki var
til ætlað takk fyri harra formaður ja takk so er tað ingilín ditiksen strøm sum fær orðið ger
gersvæltakk fyri ja hetta er so ein striking av tí samtyktini í tvey túsund og átjan har sum mann strikaði ta paragraffuna sum fær stuttari tíð varð ella mann setti sær fyri at strika paragraffuna sum stutt síðani varð broytt um emvegfrítøku mann setti sær fyri at strika tað einogtretivnda mars í tvey túsund og einogtjúgu upprunaliga í uppskotinum um hetsa her frítøkuna fyri mveg av ymsum bilum so varð tað gjørt fyri vetnisbilar og elbilar og tað varð gjørt fyri at skunda undir ella eggja fólki til ati at keypa bilar sum ikki høvdu nakað útlát so broytti mann tað so fyri stuttari tíð síðan soleiðis at eisini ja faktiskt bensinbilar sum eisini kunnu løðast fáa hesi her hesar eru lættarnar í gjøldum tí tað eru soleiðis og tað hava vit kjakast nokk so nógv um her inni haldie ella snakka nógv um ta síðstu tíðina at hybridbilar eru bensinbilar ploginn hybridbilar teir eru teir sum vit kenna her á marknaðinum teir eru bensinbilar og í tí frítøkuni fyri mveg sum viti kjakaðust um fyri stuttari tíð síðan har var eisini en tan er emvegfrítøkan fyri leigubilar manstytti mannstytti kilometrartalið sum teir skulu hava skula koyrt fyri at kunna blíva seldir víðari uttan mveg niður altso úr tólv hundrað tólv hundrað og fimm ja tólv túsund fimm hundrað kilometrum og niður í tíggju túsund og tað er jú eitt sindur undarligt í hesum her uppskotinum sum vit viðgera í dag hasa her strikingini sum vit viðgera í dag so stendur at hetta her er nakað sum snýr seg um paríssáttmálan vist vit hyggja eftir millumtjóða ásetingum og har vil eg loyva mær at seta eitt stórt spurnartekin við um tað er so tí at soleiðis sum tað er í dag aftan á mann gjørdi hesa her broytingina í mvigfrítøkuni so kunnu vit hyggja eftir h forskelligum mátum sum mann selur bilar uppá vit hava vanligar bilar tað vilsiga bensin og disiabilar sum blíva seldir uttan nakað frítøkum so so hava vit hesar her leigubilarnir sum verða innfluttir byrjan í á sisongini og blíva seldir kanska summir av teimum tá ið songin er yvirstaðin fyri ferðafólk har eru eisini nakrir bilar sum verða seldir tað er í allarallarallarstørsta mun bensin og disabilar kanska hebridbilar eg havi ikki hoyrt um nakran elbil so eru ein annar máti at keypa bilar uppá at tað er hesir hbridbilarnir sum nú fáa emvigfrítøkuna og so er tað elbilarnir sum eisini fáa emvigfrítøkuna og av hesum so er tað bara elbilarnir sum vit kunnu keypa í dag sum einki útil at hava og vissi hetta her var eitt uppskot sum skuldi betra um okkara útlát og gera tað at viti rukku paríssáttmálanum so hevði mann ikki koyrt bensinbilar upp í uppskotið og so er tað eisini nakað annað og tað er at viti fáa fleiri av hesum her mvegfrítøkunum vit skulu eisini viðgera eina aðra envegfrítøku seinni í dag ella í seinni hesi vikuni í øllum førum og tað er ein sovorðn útholing av hesum her inntøkugrundarlagnum hjá okkum tí hvør er tað sum til endans skal betala fyri okkara grundleggjandi vælferðartænastur visu vit byrja úhola systemi hvør er tað sum til endans skal betala fyri tað sum vit øll sum samfelag njóta gott av tá ð tað kemur til sjúkrahúsverk tá tað kemur til skúlar og annað eg haldi at vit eru farin nokk so langt út tá ið vit kunnu kalla eina emvegfrítøku í í av bensinbilum fyri burðardygga tá tað er ikki nakað sum hvørki er rætt ella satt eg haldi at tað er ein óskikkur at tað er stendur í hesnum
uppskotini takk fyri ja og so er tað næsti framsúgmaður tað er páll á reynatúgvu sum fær orðið
ger so vælja takk fyri formaður eg haldi at undanfólkini á røðarpallinum øávukavis jákup mikkelsen og ingilín didrigsen strøm hava greitt væl frá bæði tí tøkniligu tøkniliga partin av broytingina av hesum lógar uppskotinum og eisini tí hugsjónarligu partinum sum ingilíin didrigsen strøm væl var ni á og er rættiliga samdur við henni í stórum parti av hennara hugleiðingum á tí økinum men eg haldi ikki at taet her uppskotið er nakað sum eigur at at taka okum av fótum sum politisk skipan men ásannar at tað er ein ein villa sum helst er íkomin av av hastverki og kanska eisini landstverki ósketi sigur landsstýrismaðurin ja tað tað kann tað kanska eisini men men eg haldi eghugsa mær eina lítla viðmerking til tað at at uppskotini ikki verða eftirkannaðia eg nú havi e bara verið í eina løtu aftur á tingi her beint og hetta er ikki tað fyrsta lógaruppskotið sum ikki eftireftirkanna og ikki verið til hoyringar og eg má siga akkurát sum er at skulu vit fyribyrgja avsavnað støður íkomað sum júst hendan so skulu vit vera dugnaligari ella so skal landsstýrið vera dugnaligari og eisini vit tingfólk vi se leggja uppskot fram at at at tryggja okum at at tað er borðgbart at tað er ein eini nøktandi faklig kvalitetur ella dygd í teimum lógaruppskotunum sum verða framleigd soleiðis at vit sleppa undan hesin her afturumaftur aftur umaftur afturumaftur eg haldi ikki at tann innrælsligi parturin er so at vit skalt brúka so øgiliga stórar orku upp á tað og eg vil siga vegna vegna tjóðveldið fara vit hvussu sjálvandi at fáa roynt at fáa gjørt hesa her broytingina so so skjátt sum gjørligt lat tað ganga so skjótt sum gjørligt í ígjøgnum í politisku
skipanina takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit fara so til næsta mál á skrá í dag tað er fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar fimmoghálvfems uppskot til løgtinslóg um broyting løgtingslóg um skatting av kapitalvinningi og løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lágnum skattaðar avleiðingrart negativar vír rentu og annað eftur í kapital vinningsskattalógini eisini so fær jákum mikkelsen orðið ger so væl
øeitt nýtt fyribrigdi í bankaverðin hevur sæð dagsins ljós í samband við at mann hevur fingið negativar rentur tað at fólk hava pengar á bók ella fyritøkur kostar teimum og tað er nakað sum ikki stendur í nakrar tiritbók og sum hevur volt nógvar trupulleikar á nógvum økjum taks hevur tikið støðu til ella tulka lógina soleiðis at visti ein fyritøka hevur negativa rentu betalir fyri at hava pengar á bók so er tað ein renta sum mann ikki kann trekkja frá sum eini útreiðslu og tað halda vit er eini kanska eitt sindur órímilig støða og tí hava vit valt at ger eina broyting sum ger at ein fyritøka sum hevur eitt lán og sum betalir rentu kann trekkja tær renturna frá men er tað ein fyritøka sum hevur pengar á bók og betalir negativa rentu sum í sær sjálvum er rættiliga frostrerandi kann man mann siga so er verður tann negativa rentan frádráttar brattliga eg veit ikki hvussu hetta leingi hetta kemur at vara við nú hoyra vit signal um at rentustøðið er við at fara uppeftir og eg má siga akkurát sum hær at fyri bankaverðuna og fyri búskapinum sum heild so hevði tað sikkurt tænt øllum pørtum visti mann kom burturúr tí sum vit hava verið ígjøgnum mú við hesi negativu rentuni h sjálvandi er tað øgiliga positivt at vit kunnu læna pengar bíliga til eygvuliga lágar rentu bæði hjá privatum og hjá tí almenna men tað virkar sum um at vanligar funktiónir verða settar út á kraft í tí støðu sum vit eru í nú hetta málið fer í fíggjarnevndina harra formaður og tað skal fáa eina skjót
da og góða viðgerð takk fyri ja so fær aksel
gersælja takk fyri harra formaður hetta uppskotið er frá landssýrismannum fígjarmálum jørguni niclasen og tað snýr seg um at gera nakrar broytingar í okkara kapitalskattavinningslóggávu tað er soleiðis í dag at hevur tú hevur tú ræntuinntøku o er ein skattskyldu og hevur tú eina ræntu útreiðslu og ta ert á felag so hevur konstertrattjarnar frá í skattin men nú er eitt nýtt hugtak komið inn í okkara bankaver at nú fáa fær man negativa ræntu av innstandandi um mann eigur meira enn ei ávísa upphædd og tað kann mann ikki trekkja frá í skatti men landstýrismaðurin í fríggjamálanu mælir til at nú skal mann kunna trekkja hesa negativu rentuna frá í skatti og faktiskt taka vit í javnaðarflokini ikki undir akkurát hesum her tí vit halda at málið er nógv størri enn so nú plástemplar mann tað fyrsta at mann tekur ain negativa rentu hjá bankunum tað er ummar eitt og nummar tvey so verður rokningin núg sendi víðari til vanliga skattaborgaran filt á tann hátt at man kann ekgja sekgja sær frá ví skatti tað segli viat øll skulu betala hesa negativa rentuna sum bankarnir innføra og tað halda vit ikki rætt vit halda heldur a mann skuldi so ella so sagt veitskt hvat vit nokta peningastovninum at krevja at taka negativa rentu eg hoyrri at tað verður sagt at tað er neyðugt tí at mann hevur trupult við atinvisterað pengarnar úti heimi men fyri stuttum eg havi ikki tølini í høvdinum so hava tíðindaskriv verið úti á portalunum í føroyskum miðlunum um hvussu stór yvirskot peningasovnarin høvdið í tvey túsund og tjúgu og tei høvdu altso hundrað tals miliónir yvirskoti so tað er ikki óneyð at mann tekur negativar rentuvil penigastovnarnar so tað er ikki neyðugt og tað sum hendir í løtuni í føroyum tað er at vit síggja at tey sum eiga nógvar pengar tað kunnu bæði vera einstaklingar og tað kunnu eisini vera feløg at tá tey fáa negativar rentu so vilja tær ymvistera pengarnar onkra aðrastaðnis og tað síggja vit á sethúsá prísinum og prísunum og íbúðum at tað eru fleiri fleiri fólk sum keypa íbúðin undir seg til at leiga út tí tað loysir seg nógv betri ennhava pengarnar í standa andi í bankanum og tað ger tað óalmindiliga trupult hjá vanliga løntakarunum at hava ráð til at keypa hús tí prísurin vórðu trýstir upp og keyptir undan teimum soleiðis at rættiliga nógv fólk so ott gott kundi eg ofta einm hús um ter vóru til ein rímligan prís í staðin fyri verða noyd til at leiga frá teimum sum sum eiga pengar og nú velja at keypa hús at leiga út heldur ennahavta standa peningastovnum so vit í javnaðarflokkium halda ati vit eiga athyggja eftir vskkifer til at at nokta peningastovninin at hava negativar rentu í staðin fyri at blastempla tað og siga at nú kannman trkkja tær frá í skatti soleiðis at rokningin verðr send til okkum øll øog ikki minst tey sum kasu ikki eiga pengar og ikki a hava ráð til at keypa eina hús tí at onkur annar keypta hús undan teimum
takk fyri hava mær so er tað viðmerki
ljustinsn fyrst gersvætakk fyri harra formaður ja altso mann kann hugleiga eit sindur um øll møgulig sirmen eitt sum hevur gjørt seg galdandi hesa seinastu tíðina tá ið tað nú ikki loysir seg hava pengar standandi í bankanum tað er tað at tey sum eiga kontantar pengar brúka teir til at keypa sethúsvoknir millum annað fyri og tað er við til at leggja trýst á bústaðarmarknaðin metir aksel johannesen so ikki at tað er ein fyrimunur at mann ger tað legarligari at kunna hava pengar t standandi í bankanum við at við at mann skal kunna draga negativu rentuna frá tá ið a er vinnuligt soleiðis at tú ikki skalt í óðumverkum heldur brúka pengarnar til at seta í sethus ognir altso tað gongur beint ímóti tí sjónarp

og hann tendir frávilja stinussen sigur men eg haldi at mann eigur at seta í lóg at mann ikki kann taka nakað av tev renturaltso fara vit nøkur ár aftur tíðina so tey bankin so kemur og setir pengarnar inn til mín og eta fyri at ráða tínum pengum skal eg fáa eina rentu afturfyri eitt eitur mann skal betala fyri næstan alt sjálvur í dag tað er so tað tað er at tænastur mann fær bankinum men skal mann so eisini altso bankin tú kan taka rentu frá tær fyri at hava pengarnar inn í sannhaldið tað haldi eg ikki eg eri skilt ilti tað sum bankarnir vóru á vega á húsagang tí teir sótu til men hygg eftir tá tínum skrivinum sum koma frá stóru bankum sat eitt stórur stórur yvirskot í fredersunum tjúgum so tað er ikki ein neyð mann ger tað so eg haldi at staðin fyri blaðstemplata sum mann ger eitt sindur við sínókalla herbeiðin so ein mann siga vit banna tann møguleikan tað er ikki loyvt at taka nógvar dagar
asum
jákop mickelsen viðmerharra formaður eg skilji væl tað sum aksel johannesen sigur men roynt prinsipielt dámar mær ikki tað sum javnaðarflokkurin nú ætlar og tað at fara inn og blanda seg upp í forrætningsavgerðir hjá privata vinnulívinum tað er tað at fara inn og lóggeva fyri at tit mugu ikki gera hatta tá er so øgiliga stutt eftir at tú fert at eisini at siga tað at ná nú er rentan forhøg nú nú lóggeva vi ahum kann ikki fara upp um har tað endar við at løgtingið fer at føra bankavirksemið
er tað ikki at fara nok so langt
jú visti mann fór inn og segði hvussu høg rentan kann vera og hvussu lahon kan blíva við lóð so er tað ð kanska tð faraa nok so langt men minnast til at vit øll eru noydd til at brúka peningastovn hvørt mansbarn í føroyum meira ella minni tú hevur ikki møgulika at áa eina løn ella eina eina pensjón ella eina aðra veiting uttan tú hevur eina lønarkontu í eina banka í føroyum tí liggur tað eitn stór ábyrgd av bankunum og harog frá at siga at rentan kann vera farhøg ella ho forlág so til at taka eina negativa rentu og vt vit síggja longur nú at bústaðarprísirnir í føroyum eru øktir munandi tað seinasta árið hálv annað árið og tair vóru høgir frammanundan og tað er millum annað tí at tey sum eiga nógvar pengar bæði einstaklingar og feløg og eisini útlendingar velja at uppkeypa ognir leiga tað út kanska l air bmbi og so framvegis og tað ger tann trupulleikan vit hava á bústaðarmarknaðinum enn størri í føroyum av vanlig fólk við ikki bara á lágar inntøkur men eisini við við eina lærariløn ella námsfrøðingur ella ella sjúkrarøktarfrøðingur ella handvirkarar hava trupult yvirhøvur at fáa nakra búgvu í í øllum í miðstaðarøkjunum tí at prísirnr eru so mikið høgir og taðhava keypt í nógvum førum at fólkið sum ikki búgva í húsunum men leiga tey út annaðhvørt langtíðarloið
ella tað er bnb takk fyri at hava mær ja takk fyri so er tað magnus
s rasmussen æger su vælja takk fyri harra formaður ja hetta her hetta snýr seg um nakað við negativari rentu fyri nøkrum árum síðani tá tá hugsaði mær let eg um heta her við negativari rentu vskt mnn setti pengar inn sum fekk mæin positiva rentu ella rent og seyði man mann segðikki ein gong altso tað lá bara í tí atta var positivt og og mann sigu einki er sum fyrr og ein gomul komn lambaplátu ofta at sigaaso hví má tað vera so altso hvt hvat er tað sum hent hví er rentan er blivin negativ men veruleikin er bara tað at hon er negativr eg havi nú ikki svar upp á akkurá akkurát hví tað her eg haldi at jag mikkelsen greiddi greiddi væl frá um hetta her at tá ið tú hav verið positivar rentur so hevur tað jú verið ein inntøka og tá ið tað nú er negativt so verður loyvt til at mann kann trekkja tað frá so haldi eg at eg ska ikki siga meira akkurát um tað men eg haldi attað ver nokk so áhugavert ettr her sum aksel johannesen komin á at hann tað sum eg líkasum hoyrdi tað er tað at vit viðlóg skulu siga at bankarnir ikki kunnu hava negativar rentu ta tað líkasum tað tað skilji eg sletti ikki tí eg haldi slettiki at at mann kann gera tað vit vita gott tað at tað verða sterkkrøv sett til bankarnar fyri at teir skuldu ansa eftir okkara pengum og at tað skal vera trygt og tey krøvini eru bara herdu herd tí at tað skal jú vera ein ein pálstring og so at fara inn og líkasum at siga tað at nú skaleg skulu vit her á løgtingium siga tað at sveiska hartil og ikki longur altso að tað dugi g ikki ordiliga at foreina meg við eg haldi atja eg haldi at mann fer niður í í smálutirnar og og kanska ljóðar hatta kanska eitt sindur sindur søtt í orrinum hjá onkrum at jú vit gera paraupp á tann mátan at vit hava ikki loyvi a negativa rentu men eg haldi ikki at vit hasin sjónarmegin taki eg ikki undir við hvussu her eg haldi at bankarnir teir eru reguleraðir við svangum reglum og lógum og so kann mann siga ja men atso teir hava teir hava yvirskot ja allar fyritøkur sum hav respekt fyri sær sjálvum skal hava yvirskot og so er bara spurningurin hvat er eitt stórt yvirskot og ein banki má hava eitt eitt rímiligt yvirskot so men hetta málið kemur so í fíggjarnevndina har ið vit fara sjálvandi at at vendisinhir aftur og fram og eisini taka tær sjónarmiðið hjá akselv johannesen og kanska øðrum við men eg má siga tað tað talar ikki meg eg haldi at tað virkar nokk so skilagott at tá ið mann kann hava positivar rentur og og tað er ein inntøka at tað so er negativt en
at mann kann trekkja tað frá takk fyri ja so er tað
jaspur langaard sum fær eina viðmerking gerso væl ja takkfyrihara formaður eg eri púra samdur við røðaranum um akkurát at sjálvandi kann tað virka eitt sinur løgi at mann skal hava negativar rentu tá mann heivur pengar á bók men eg haldi tað er viktigt eisini at vit síggja tað positiva tað posað í dag at vit hava øgiliga nógvar húsar eigarar sum hava eina øgiliga lágar rentu tí vit vita tað tá ið tú hevur innistandandi og tá vit hevur lomt pengar útlantsrenta og innlantsrenta hon hon fylgist at so tað at vit nú kunnu siga tað at mann hevur pengar um at betala kara pengar av bók beeg samstundis eisini at tey sum skylda nógvar pengar gjalda øgiliga lítlar rentu so mann kann siga at visu vit fara inn og lóggevak í eitt men so lókjaðu vit eisini tað at reinnin hjá tá teimum sum hava stólráðnum skuldu longur upp onkursvegna at tað er eitt annað brúkaran sum skal gjalda fyri ta tænastur mann fær
takk fyri a formaður
ja magnus rasmussengeja takk fyri harra formaður eg haldi hatta var sjálvandi áhugavert at hoyra og og og tingini hanga jú saman og tað er tað sum jaspur langor vísti á at at tingini hanga saman og vit vita í tað at rentan er so lág sum ja í tvey túsund og níggju tvey túsund og tíggju tá minnist eg at kommunan har sum eg var borgarstjóri hevði hevði eitt lán og tá segði mann at nú má lánið frystast tí rentan kann ikki fara longur niður og tá meini eg at hon var um fimm seks prosent og tað vóru allir ekspertar á bananum so høvdi nú má frystast og hon er bara farin longur niður og ja vit vita tað at nú eru heilt heilt langt niðri so tingini hanga saman og eg vil bara taka undir við tí sum jaspur langord segði at tey fólk og vit sum skylda pengar í dag vit hava eina óalmindiliga lágarentu og tí er tað tað sum verður rátt til hjá fleiri taðer kanska
hjá at avtala skuld niður takk fyri ja takk fyri og so er tað
pollareynatigvu sum fær orðið ger sovæl formaðurin hetta hevur í hvussur tey síðstu fimti árini verið eitt rættiliga løgið hjúnabandið hella hjúnabandið millum bankarnar og fólki bankarnar og og vit sum hava var av politisku skipanini tey síðstu nógvu árini vita at sjógvarnar hava brotið øgiliga ógvusligt ógvusliga sum tíðir og og so hevur tað verið kvirra og kanska kyrrindi aðratíðir hetta hetta løgna hjúnabandið sum er millum peningastovnarnir og og og føroyafólk har sum vit bæði eru bundin av teimum men samstundis eisini hava øgiliga sterkar hugsanir um um hvussu tætt ella fæst vit skulu stýra peningastovnum ella hvussu stórt rásarúm hvussu stór frælsi teir skulu hava til at til at áseta sína sína egnu kós og tað er nokk soleiðis at at at bankarnir aloftast vilja hava minst armslongdar prinsipp til politisku skipanina at politiska skipanin skal ikki hava nakað sum helst ávirkan á á stýringina í í samfelagnum stýringin í vinnulívinum stýringina ímillum millum borgara og og bankar er hvussur ikki fyr en tað gongur tá er mann altíð til reiðar at draga samfelagið at draga skattgjaldaran til svars soleiðis at skattgjaldarin kann betala tá ið tá ið tá ið skipið er kollsilt og eg haldi at tað vit noyðast at síggja hesi viðurskiftini eitt sindur størri perspektivi vit kunnu ikki bara siga tað sum vit onkuntíð hava gjørt sum politisk skipan at her má her má bankarnir mugu bara sleppa at gera akkurát tað sum teimum hava teimum hava hug tað sum teir hava hug til tí teir hav best skilposviðurskiftini tað er sjálvandi freistandi tað ljóðar eisini gott men veruleikin er bara tann at vit hava øgiliga stóran tørv á at stýra okara bankum eisini hvussusør hevur lærupeningurin verið ómetaliga stórur tá ið eikbankin fór á heysin tá haldi eg mann gjørdi samlaða tapið upp til sjey milliardir krónur fyri fyri fyri allar føroyingar vinnulív og og privatar uppspararar og landið fleirtals milliardir fyri tá ið bankarnir fóru á av knóranum í í nýtíárunum so vit mugu ansa eftir at vit ikki mála suverinitetinum hjá bankunum forljósareygan tí vit vita tað at tað eru eisini menniskjur sum stjórna har og tey hava bara tey síðstu hálvtrýss árini fleiri ferðir rent bankarnar hjá okum á heysim so uppgávan hjá okum sum politisk skipan er ikki bara at at lækka aftaná tá ið bankaleislurnr siga at nú skal gerast tað ella nú skal gerast tað tað er tvørturímóti at vera tann tann ábyrgdarfulli bróðurin sum hjálpir tá ið hjálpir og stuðlar og vegleiðir tá ið tá ið bankarnir kannska hava hug at ati loypa dekanog lættliga um tingini hesi viðurskiftini sum vit viðgera í dag haldi eg eisini skuldi síggja seg eitt sindur størri perspektivi vit hava fingið eina støðu har sumi har sum mann roynir at har sum mann roynir at í bústaðarmynstrunum í bústaðarfíggingini roynir at skrisa tær allar seinastu krónurnar burturúr fólki at fáa tay at hvíta seg tað allar allar síðsta fyri at fyri at koma upp á tær fýra milliónirnar ella kanska fimm milliónirnar sum tað krevur fyri at seta búgv og í eftir mínum tykki er tað reint trælahald tað er reint trælahald at at ungar barnafamiljur skulu binda seg skulu tvingat so høgt ump fyri at fáa tak yvir høvdi at tær skulu binda seg til lán uppi á uppi á bæði trimum fýra og fimm milliónum krónum og tað kann mann bara við at hava so evaska evaskað evaskað lítlar rentur sum til ber og nú havi eg so eisini fingið úrslitið sum eittur negativar rentur og eg má siga tað at sjálvt um eg ynski havi granskað tað til fulnar avleiðingarnar av tí so eg eri rættiliga samdur í hugtakinum hjá framsøgumannum hjá javnaðarflokkinum aksel billelms johannesen at negativar rentu er tað er ein spurningur um vit sum politisk skipan skulu loyva negativ rentu tað haldi eg vit skulu kanna hvørjar avleiðingarnar kunnu vera av at tingið tekur eina støðu til at vit loyva ikki negativum rentu skilji væl kjakið um um um umum frádráttin men vit kunnu ikki bara til góðar at síggja vinnulívinum so mugu vtt eisini hugsa um tann privata dugnaliga uppspararan altso vvist tað skal vera so má tann sum hevur klárað samlað sær nariar krónur upp sum sum privatður mámá viðkomandi eisini koma undir somu søgu sum sum tær vinnufyritøkurnar sum hava gjørt tað so har eg haldi vit kunnu ikki skilja ímillum at at tann sum er dugnaligur og og klára samla sær nakar krónur upp at at at hann færa aðrar treytir enn enn enn ein vinnufyritøka sum eru í somu støðu men men aftur til tann margenerella partin altso vit vit høvdu í undanfarni samugongu eitt ynski frá bankunum um at at teir skuldu kunna krevja sos nógvar krónur frá hvørjum borgara fyri at hava eina konto hjá teimum í ramals álvara ætlað teir at ætlaðu teir at mann skuldi krevja pengar fyri tann monopolrætt sum teir hava til at fólk hava sína lønarkontur og sjálvandi vóru vit nøkur táverandi samgongu sum satu kort á knúsanei tað kann ikkivera rætt at ein bankin skal skal taka sær tann rættin at at krevja pengar fyri at fólk noyðastat hava pengar sínari standandi ella hava eina kontur standandi í bankanum so so sjálvt um hetta kanska er ein ein tekniskur trupulleiki sum jagun mikkelsen var inni á og sum vit standa við av av teimum negativu rentunum sum sum eru í dag so haldi eg ikki at at vit barasla knipsa av fingurun og siga vit loysa tupp á tann mátan sum sum mann hevur gjørt lagt upp til hesum er uppskotunum undir øllum um søgnum so skal tað kannast væl virðiliga tí tí sum sagt tað er øgiliga týdningarmikið at vit sum politisku skipanin eru tann er tann aktivi og kritiski vigleikarin hjá bankunum tað vísir seg at tann vanligi borgarin hevur øgiliga lítið at slaga at sagt har tá er tað bankin sum hevur buktin um báðar endar og einasta trygdin hjá tí vanliga borgaranum í føroyum móti bankunum er júst vit sum politisku skipan sum skulu seta treytina fyri hvussu bankarnir kunnu arbeiða og vit eiga ikki bara at loypa á leistin ø vit fara sjálvandi at viðgera tann álvaran sum liggur í hesun uppskotinum fíggjarnevndini men men eg helli rættiliga nógv til tann vógvin sum sum undanfarni løgmaður var inni á at at so lættso lætt verður hetta her ikki samtyktvið eitt vit mugu kenna avleiðingarnar av hesum e úti á sær og og undir øllum umstøðum haldi at vit eiga at gera okara til at fáa normaliserað viðurskiftini soleiðis at at rentur ikki eru ikki sleppa at at at virka við negativum fortekn tað er hvussu ein ógvuliga álvarsom støða eg haldi at vit kanska skuldu diskutera leiklutinhjá tí almenna eg eri ikki fullvitugur um hvussu vit best kundu brúkt leiklutin hjá

av av føroyabanka men tað er einki ivast í at tað almenna eiðir í sínum triðing í bankanum og vit áttu at brúkt tann kanska sum eitt grundfar til at skipa eini eini sethúsabanka í føroyum sum hevur eittans endamál otað er at fáa bøtta um fortreytirnar kanska serliga hjá teimum ungu fólkunum úti á bygd at fáa fáa fáa lán til at bygv sær vanlig sethús tí at eg veit at í dag eri eg nógv lættari at atleiga fyri átta túsund krónur um mánaðin úti á bygd í dag enn at enn at fáa møguleikar fyri at seta føtur undir undir egiðborð at seta seta búgv og tað er ikki ein nøktandi søga so landsstýrið vissin samgongan vildi gjørt nakað munagott tá tað kemur til bankafígging og bankaviðurskiftir so tók hon tey viðurskiftini upp syrgdi fyri at finguð samráðsið fram til rímiligar treytir altso millum politisku skipanina og og bankarnar í føroyum soleiðis at vit fingu eitt eitt

tilboð til til okkara ungu fólk og at tey ikki skulu skulu pínast upp á tær fýra fimm milliónir krónurnar fyri at seta búgv og so hava negativar rentu sum avleiðing av tí tað hevði verið nakað sum vildi nakað tí tað eru ófatiliga nógv ung fólk í dag sum sum sita tungt úti og sum hava stóran tørv á at fáa eina eina nógv meiri lagaliga sethúsafígging enn enn enn mann kann fáa í dag ikki ikki tey vendus í havn men uttan fyri meginøkið har sumann hevur stórar trupulleikar við at fáa út við á
tað hevði verið eitt gott hugskot haldi eg takk fyri ja takk so er tað nakar
viðmerkingar heðinsachariasen fyrst gersu væl takk fyri formaðurin tað var rættiliga áhugavert at hoyra tás podverdin e pollarenavik er inni á og og eisini hettaher við við altso hvat hvat hevði hent visti mann setti tað í gildi at at bankarnir ikki skuldu hava negativar rentu tað kundi veri nokk so intersant at fingi kanna altso kann mann tað og hvatfi avleiðingar fær tað og eisinihetta her mann tá ið mann tosar um týdningin við bankunum altso vit hava í dag saltso tað er øiliga nógv broytt lønin skal inn í bankan um tú vilt ella ikki num skal lin í bankan og skalt tú taka hann út aftur til dømis so skalt tú koma viðerna frágreiðing um hvar skalt brúka pengarnar til og skalt tú seta pengar inn í bankan so skalt tú eisini koma eina frágreiðing um hvar sær pengarnir koma frá so tað er øgiliga tað er øgiliga mann kan sga tað er øgiliga nógv broytt hesi nógvu árini og tí haldi eg tað at hatta er rættiliga relevant og og interssant at vita altso hvat fyri avleikaði hevði tað fingið og tað kundi hugsað mær at at fíggjarnevndin prøvar at kanna nógv

gersvætakk fyri formaður ja tað haldigk s avgjørt eisini at fíggjarnevndin fer at kanna hvørjar avleiðingar tað tað kann hava á skipanina øum vit nokta fyri negativari rentu eg kenni ikki fullvæl avleiðingarnar av tí og eg eri samd við heðinsachariensen í tí at at at at onkursvegna hava bankarnir um tað er við politikararnar hjálp ella av sínum eintingum fremmant gjørt seg í mun til ta støðu sum mann hevði g fór til bankan fyri nøkrum árum síðani eg haldi at við allari virðing fyri teirra virksemi so so hevði mann meira kensluna fyrr av at at bankarnir tóku sær væl av av tínum pengum óðansær um tey havara skuld ella ogn og og at teir høvdu virðing fyri tí í dag følir mann seg nærmast nærmast má mann ikki færa fatur í hsínum egnum pengum tá ið mann fær í bankan og tað er ein øgiliga undarlig støða tað er ein fremmand
tær sum sum ikki hoyra nakrastaðni heima takk
srta siristenberg takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við pollareynatigvu tí hann sigur altso heta her við negativari rentu er ein nokk so nýggj verð og tað sum hetta uppskotið so leggur upp til tað er at vinnulívið skal sleppa undan men mann hoyrir einki um hvat skal henda við tí vanliga løndtakaranum og tað er tað sum undrar meg ísin er at mann soleiðis ger mun og vitt má tongji upp á vanliga loyndtakaran sum væl eisini hevur verið tann sum hevur staðið við endan fleiri ferði tá ið tú er gingið o illa við bankunum so tað haldi eg faktiskt ikki er í ordan at mann ger tað okur vita eisini at tað er eisini vanligi løyndtakaran sum betalir nokv gjøld hvønn einasa dag hevur trupult við at fáa lán kring landið og annað so eg haldi at mann skal hugsa seg rættiliga væl um við hesum uppskotunum um um um hetta er tann rætti virðina at fara og hetta er eitt av trimum uppskotum sum fær í fíggjarnevndina í dag har eingin hoyringur verðið heldur so hetta er akursum lopið tað demokratiska systemið um tí er so átrokandi kann tað heldur ikki vera
var rentan ikki komin í gjár takk fyri
pállareynartøku takk fyri til sydrisenberg ja eg havi víst á teg fyrr viðgerðina at at hendan so óhøgdin gongdina við at at fleiri fleiri uppskot koma niðan er uttan at tey hava verið til hoyringar og løgfrøðiligar eftirkanningar og tað er mann siga tað at tað átti ikki at tað átti ikki at verið tilfaldið í tvey túsund og einogtjúgu hjá løgtingi vit hava nógv dugnalig og vælútbygvin fólk sum áttøkuna
ser fyri tí so er tað
jóhannes joensen sumar fær in av viðmerking ja nú eri eg sjálvur utlærdi banka maður so eg veit hvussu hvussu tað var fyrr og g púra samdur polla reynatúku at tá helt mann ella tá var tað hvussu soleisr at bankin var var til tænastu fyri borgaran men tað vira eitt sindur sum at mann ikki vil hava nakað við borgarun at gera hvussu ikki nær so tað samskifti sum er tað er oftani øgiliga fjart eg ili hugsað mær at vita um um um vandin ikki fyri at borgarin einki fer at siga ongan týdning hevur faktiskt í í verðini í dag eg hugsi um hvussu hvussu langt upp kann mann koyra eina negativa rentu kann mann er nakað mart fyri hvussu langt mann fær faraðtil dømis
takk fyri
pállareynaja takk fyri formaðurin tað skal ikki so øgiliga nógv tilt eitt eitt vanligt eitt vanligt miðaldrandi par sum setur sær fyri at at endurnýggja húsini eitt sindur tey hava kanska samlað sær pengar upp tvey hundrað túsund trý hundrað túsund fra hundrað túsund g fimm hundrað túsund krónur inn til at til at at standa ímóti íteirri avbjóðingin sum kemur við húsinum aftan á tey tjúgu tretivu árini altso skulu skulu skulu tey fáa reskera at fáa negativa rentu av teimum pengunum sum tey hava sum tey hava samlað samlað sær upp jat tað tað haldi eg púrasta púrasta púrasta burturvið altso tað er tað er hvussu sovnar skipanir ella støður sum vit sum politisk skipan mugu fyri at halda okkum iðirfyri og og og taka hondum tí tí tað er eingin annar at gera tað altso vissi bankarnir fingu púra fríar teymar so vistu vit hvar ið
har er pengarnar enntá takk fyri
billjustinusen takk fyri harra formaður nú snakkar bæði pollarenatiguvu g aksel johannesen um at nokta bankunum at brúka hugtakið negativ renta negativ renta finst eisini á hinari síðuni á útlóms síðuni sum eru til fyrimuns fyri tey sum skylda pengar hugsar mann eisini um at banna bankunum at rokna negativar rentu á
flog
eg hugsi fyrst og fremst at vit í fíggjarnevndini skulu skulu fáa lýstis viðurskiftini úti asur soleiðis at vit kanska kenna til fulnar avleiðingarnar av teir negativu rentuni um stendir hesimegin til hasmegi ø men uppgávan uppgávan hjá okum mmá vera í hvussuferð sum at verða tann tann virkni og abygdarfulli stóri beiggin r ella lítlubeiggin hvussu vit nugu síggja okum í mun til í mun til bankaleiðslurnar tað er tað er hvussu tað sum viteru t
takk fyri
ja og so er tað jaspur langoyrdir til fólk ja takk fyri formaður takk fyri pállarenartøku tað sum undrar meg kanska eitt lítið sindur í upplegginum hjá tær tað er tað at eg skilti teg rætt og eisini javnaðarflokkin bæði tjóðhildi javnaðarflokkin so er tað vit sum skulu áseta nú renturnar hjá bankanum ella í hvussu sver hvat tey kunnu áseta mín spurning til pállarenartøku er um hvussu við tað sum vit góða ar armslondarprisippið altso er tað vit nú tá politiska skipanin skulu vera inn at áseta hvat fyri rentur bankarnir skulu brúka ella skulu bankarnir sjálvir ella hvussu tá ið tað er armslondarprisippið hvar er tað galdandi
handa dagin nú tosað um bankarnir takk fyri at fara mær
ja so er tað pállareynatygvu takk fyri eg haldi ati egle relevant viðmerking jaspur langaard armstongdar prinsippið haldi at vit hava sæð ómetaliga nógv til er politsku skipanin tey síðstu síðstu fimmogtjúgu árini tað er at bankarnir er øgiliga øgiliga dugnaligir til at siga haldtykum langt vekk inn til alt er siglt fullkomiliga omanav so er knappliga einki armstongdar prinsipp longur so so hálar mann skattgjaldaran framaftur sum skal hefta fyri hetta tapið og hatta tapið og hatta tapið so so tað sum er tað sum eg haldi tað var poulnirup rasmussen sem segði rætt hiti omhug einaferð altso tað er tað sum er uppgávan hjá okum sum politiskskipan tað er at royna at at hjálpa bankuni at stýra upp á ein rímiligan máta soleiðis at tað kemur borgaran til góðar
og tað er tað sum er okara uppgáva sum politiskipan takk fyri ja og so er tað bilju stielussen sum fær orðið
eftir øllum at døma við fyrsta eygnabrá ein eitt ógvuliga til forlátiligt uppskot um negativa rentu

eg havi sitið ið undran og lurtað eftir aksel johannesen og polla reynatúgvu teir stilla seg við síðuna av teimum sum eiga pengar á bók og ætla at fara so langt at teir ætla at banna bankunum at rokna negativa rentu av innstandandi pengum tað undrar meg rættiliga nógv tí ati vanliga so hava hesir flokkarnir átikið sær leiklutin at stilla segr síðuna av teimum sum eru verri fyri fíggjarliga og heldur eru í tí partinum sum skylda pengar ø og teir tosa um millum annað høgar sethúsaprísir og annað og tá tosa teir um tey sum skylda pengar men fara teir at nokta bankunum at rokna negativa rentu so fer tað væl eisini at merkja tað at millum annað tey sum í dag hava realkredittlán og kunnu vera í tí hepnu støðu at í staðin fyri at gjalda rentu til bankarnar so fáa tey kanska eitt útgjald tí at tey hava eitt stórt lán og tað vil ja aksel johannesen og pálla reynatúgvu siga nei takk til nú tí at teir ynskja at verja tey sum eiga kanska milliónir av bók eg skilji tað slett ikki eg haldi at teir burdu verið ógvuliga fegnir um hetta uppskotið

má viðurkenna at støðan er blivin so at negativ renta er ein veruleiki og tað er ikki vit í føroyum sum avgera rentustøði úti í heimi tað er allir heimsbúskapurin sum er við til at leggja støði á rentuni tað sum eg haldi er gott við hesum uppskotinum tað er at tey sum hava t tey sum eiga nógvar pengar og hava pengar standandi á bók og ikki finna íløgu objektir pengar sum tey kunnu íløgur sum tey kunnu gera fyri at goyma pengarnar betri enn í einum banka

eru í ávísan mun farin út á sethúsamarknaðin og á ognarmarknaðin og hava sett sínar pengar í bygningar tí at seta pengar í sethús og í bygningar í fasta ogn tað er besta íløga tú kanst gera yvir eitt langt tíðarskeið og a teð hevur verið við til tað er ikki einsamalt men tð verið við til at lagt trýst á sethúsar prísin so í dag tá ið ein sum hevur búð í einum kjallara í langa tíð kanska við tveimum trimum børnum sær nú eini húsilsølu so fer viðkomandi í bankan og biður um lán og fær kanska bankin sigur ókey ja eg kann lána tær tvær komma níggju milliónir ella okkurt sovart so fer hann til tann sum eigur húsinim o sigur eg eg vil gjarna bjóða upp á hesi húsini so kemur ein annar av hesum sum eigur tíggju milliónir av bók og sigur sig bara hvat tað kostar er betali og so má viðkomandi sum hevur búð í nógv ár einum vánaligum kjallara við sínari familju forseta við at búgva har tí at hesin her sum eigur nógvar pengar á bók keypir húsini framman fyri nøsini á einum sum veruliga hevur tørv á húsinum tað er støðan nógvastaðni í føroyum í dag við hesum uppskotinum so sigur mann ati nú kann eitt vinnuvirki sum eigur pengar á bók í hvussu so er fáa tann lítla fyrimuninat mann kann draga tí negativu rentuna frá í roknskapinum tað erikkiteir heilt stóru pengarnar altso visti tú skalt fáa ein skattiligan fyrimun upp á tíggju túsund krónur so skalt tú eiga tíggju milliónir á bók tí at negativa rentan av tíggju milliónum er seksoghálvtrýss túsund krónur og skatturin átjan prosent av seksoghálvtrýss túsund krónum er tíggju túsund krónur at tað er ikki tann veldigu fyrimunurin men hetta eru hvussuur eitt signal um at mann vil gera tað eitt lítið sindur átaligari at ikki komið í ta støðu at skula betala nógvar pengar fyri at hava verða innibrend við pengum om mann kan kalla tað soleiðisnar og hinvegin so haldi eg at tað er gott fyri tey sum í dag skylda nógvar pengar at støðan er so sum hon er at tey betala lítið og einki av rentu tað er nakað í hesum uppskotinum sum eg vit mugu í fíggjarnevndini snakka við landsstýrismannin í fíggjarmálunum um nú sigur hann tað at hann havt stutta tíð til at fyrireika uppskotið og tað er ikki verið til hoyringar tí at hann sigur her at tey sum hava lán og fáa inntøkur av orsakað av negativari rentu tey skulu skatta av tí inntøkuni altso fáa ein rentuskatt burtur av tí og tað skal mótroknast í rentustuðulsskipan og tá tosa vit ikki um vinnulív vinnulívið hevur onga rentustuðulsskipan tey einastu sum hava eina rentustuðulsskipan tað eru vanligir sethúseigarar sum búgva í sínum húsi tað eru tey sum fáa og tey verða rakt av hesum uppskotinum um mann kann kalla brúka orðið rakt við tað at rentuinntøkan sum tey hava v sínum lánum altso av av sínari skuld skal mótroknast í rentustuðulunum og harafturat vissi eg lesi tað rætt so stendur her at ein møgulig negativ útlantsrenta ber hinvegin við sær at skattskildainntøkan hækkar er tað eisini galdandi fyri privat so rakar tað dupult tí at so skal eg bæði skatta av mínari rentuinntøku tí at eg skyldu pengar og ter mótroknað í rentustuðulni og har rokni eg við at hoyringssvarini høvdu allarhelst fortalt landsstýrismanninum at hatta er ikki ókey tí í dag skatta vit ikki av rentustuðul tað er ein inntøka sum vit fáa men vit skætta ikki av

altso her eru nøkur ting sum vit mugu viðgera eitt sindur sindur meir í fíggjarnevndini men samanumtikið haldi eg at hetta uppskotið vendir rætt tí at hetta kann vera við til at gera tað at tey sum liggja innibrend við nógvum pengum ikki blíva for kreativ at fara út og leggja trýst á serliga sethúsamarknaðin sjálvandi er tað tann besta íløgan tey kunnu gera tað er eingin ivi um tað og tað fara tey nokk at halda fram við at gera og tað eru tær fríu marktnaðarkreftirnar sum avgera at tey kunnu gera tað og tað fer eingin at blanda seg uppí men hetta er itt lítið signal um tað at tað ger einki um tit hava pengarnar tit bara goyma teir inni í í bankanum og lata teir standa í tí at nú sleppa tit hvussur frá at blíva revsaði pengapolitiskt av tí í hvussu erðso

takk fyri so er tað aksel johannesen sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður tail tað síðsta sum billijustinusen va inni á hettir her við rentustuðlunum eg var eitt sindur ósikkurupp á eg skilti tað rætt eg skilti kanska ikki akkurát soleiðis sum billi billiskilti tað men tað er kanska et eikulet hta upskotið ikkiat verið til hoyringar at tað er trupult at gjøgnumskoða okkurt av tí men tað skulu vit mugu viðgera oghyggja nærri eftir í í fíggjarnendini tá tað kemur til hitt hann sigur at mann umboðar tey at siga al siga javnaðarflokkurin og tjóðveldi umboðar tey ríka í hesum føryumtað er nú ikki rætt eitt uppskoti leggur upp til at tey sum eiga nógvar pengar at fáa negativar rentu at nú kundi kku deila tað við øll allar aðrar føroyingar ta útreiðsluna við at segja tær frá í skattina tað er nummar eitt nummar tvey er tað ein veikleiki vit síggja ti rættiliga nógv í dag avtí at mann fær negativa rentu sum keypa fast ogn í staðin fyri og vivsu nøkur skulu eiga fimm tíggju hús at leiga út so eru færri hús til tey sum veruligani mangla takyvir høvdið g taðtí at tað trýstu prísin upp í topp og tað ger tað til eina avbjóðing hjá tí vanligu føroysku familjuni fáa hava rætt til at fáa okkur at búgva í hvussu er av
at eiga
billjustinesen ja í hesum síðsta er er púra samdur øhog og viðvíkjandi hinum tá i mu tá iman visi aksel johannesen ætlar sær har til at hann bannaði negativar rentur so mát tað væla eisini galda fyri tey sum skylda pengar og tey eru nógv tey eru nógv fleiri enn tey fáu sum ája nógvar pengar á bók og tí haldi eg hevði heldur valt vissi eg var í í javnaðarflokkinum at stilla meg við liðina av teimum mongu setisoyaranum sum kanska høvdu blivið rakt av uppskotunum hjá aksel johannesen um atikki loyva bankanum at rokna negativar rentu men vit í miðflokkinum standa í hvussu sær við liðina á teimum sum sum sum skylda nógvar pengar og sita við við lágnum og vit halda í hvussuer at fyri tey er hendan støðan sum í dag er íkomin
rættiliga góð
so er ta heðinsachariasen gersu væl takkfyrhara formaður biljustinsen varð inni á hesun her við at krevja rentu nekrativar rentu ella bankarnir ikki skuldu fáa loyvi tilat krevja nekrativar rentu og neg siti biljustinussen eisini í fíggjarnevndini tí kundi tað verið áhurvert at fingið kannað vissi mann gjørdi tað hvat hevði tað be týtt fyri hin endan tað vil siga tey fólkini sum í dag skyldað pengar hevði bankin ikki tá bara farið inn aftur og tikið pengarnar inn aftur tann vegin tí at bankin skal jú hava pengarnar inn og tí kundi tað veri rættiliga interessant at mann prøvaði t fingið tað at fingið spurt um tað í fíggjarnevndini tí at vit kundu hvussu kki staðfesta sum biljustinesen eisin var inni á at tey ungu familjurnar tær familjurnar í dag sum hava lán upp á sethús tær hava eg hvussur eina heilt aðra rentu sum tey gjalda fyri enn hvat tað var fyri tjúgu árum síðani tí tá var tað ein stórur partur av av av av tí sum skuldu gjalda í forholt til tag so mín óheita skal vera fingið kannað tann
tann partin eisini hvat betýðir tað í hinum hendan takk fyri
j so er ta biljustinusen ja avgjørt altso har hevði hvussur vilja brúkt orðini hjá aksel johannesen um at øll tey sum í dag skylda pengar fyri síni sethús tey deila sínar rentu í dag við øll onnur og tí haldi eg at tað r tað er meiri frá tí sjónarhorninum at vit eiga at síggja málið heldur enn frá tí smala sjónarvinklunum sum aksel johannesen brúkar at at ein sum eigur tíggju milliónir av bók hann kann í dag fáa ein skattafyrimun upp á tíggju túsund krónur men tað kann kosta so øgiliga nógv fyri øll tey sum í dag skylda
pengar í síni seyt túsund ja takk áðrenn næsti røðari fór orðiðkanne siga vit ætla at hava ein stuttan døgurðasegg í dag frá sirka tólv fimtan til tólv fimmogfjøruti har á leið
takk fyri harra formaður ja hetað er eitt nokk so prinsipielt mál sum er til viðgerðar men hetta er ikki a hetta hevurið sína orsøk altso rentan hevur verið lág síðani fíggjarkreppuna og orsøkin til atsentralbankarnir settu settu rentuna niður var sjálvandi fyri at stimbra íløguhugin aftan á fíggjakreppuna fyri at stimbra sjálvandi búskaparligan vøkstur men rentan er í veruleikanum ongantíð komin upp aftur og vit spara upp sum ongantíð

hvussu er heri í norðanlondum og tað er avmarkaður eftirspurningur eftir pengum

nationalbankin hevur tikið negativa røntu í fleiri ár

eg haldi at altso hetta her við at vit líkasum hava hug at áleggja bankunum treytir fyri hvussu teir handla tá ið tað kemur eitt uppskot sum proviterar okkum eitt sindur so sakni eg at mann hyggur eftir tí aftanfyri bankavinnan er ein so gjøgnun eg havi hug at siga yvir regulera vinna samhett við aðrar vinnur í landinum so hjá bankunum eru ikki serliga nógvir í veruleikanum bankarnir hava yvirskot av pengum hava trupult við at lána tað út aftur og teir hava bara ein møguleika sum so og tað er at seta tð í nationalbankan og har er rentan negativ reinthepotetis kundi mann ímynda sær at vissu vit við lóg áleggja bankunum í føroyum ella nokta bankunum at taka negativa rentu so kundi mann hugsað sær at pengar fóru at floyma inn í føroysku bankarnir sum høvdu ein møguleika og tað er at seta pengarnir aftur í nationalbankan við enar negativari rentu tað hevði ikki verið haldbart fyri bankarnar í longdini

í danmark er tað soleiðis har hevur tú fyri tað fyrsta rentu frádra fyri øll lán tað er ikki sum hjá okkum har mann fær rentustuðul fyri sethusalán og har hevur mann langt síðani tikið støðu til at negativa renta gevur skatta frádrátt síðistilla við útlants rentu her kann mann so eisini má man taka fyrigivið at tað at at rentan lækkar sum heild tað ger at útreiðslurnar til ræntu stuðul alt annað líka samtíðis lækka sump á tann mátan hjálpir tað landskassanum eisini hetta gagnar vinnulívinum sjálvandi í øllum førunum í tí stutta sygdinum men samtíðis so er hetta øgiliga prinsipielt og tí kundi eg eisini gott til támt mær at hetta málið var betri lýst tað hevur ikki verið til hoyringar men mann mann hevur hóast alt funnið eitt skjal frá landsbankanum nokk so áhugavert at landsbankin er komin í spæl í hesum málinum og faktiskt vil eg viðmæla landsstýrismanninum til at brúka landsbankan nógv betur tað haldi eg hvussu her eg fari at mæla til at vit í fíggjarnevndini fáa landsbankanar inn í í hoyringunum fyri at lýsa avleiðingarnar av hesum her málinum tí tað tað tað verður ikki lýst serliga væl í hesum her uppskotinum og tað tað sakni eg sum onkur av hevur sagt at hetta er ikki ein broyting sum er komin í fyrradagin so havi eg eisini hug at siga og eg havi sjálv arbeitt í banka kanska eri g eitt sindur merkt av tí at ati nú verður sagt at tað verður funnist at bankunum at mann mann verður tráðspurdir tá mann skal hava pening út úr bankunum men tað er altso ein avleiðing av tí lóggávu sum vit samtykkja her í tinginum aftur og aftur og aftur øgiliga nógvar av teimum stræmningunum sum hava verið seinastu árini hava verið viðvíkjandi hvítvaski sjálvandi hvítvasking sum har vit hava sæð nakrar ógvusligar gølur millum annað í íuttanlandsdeildum hjá danskibank og tað ger at mann strammar lóggávuna øgiliga ógvusliga sum so rakar tann í gásareyðum púra óskildaga bankkundan í føroyum men tað eru altso krøv sum fíggjareftirlitið setir grunda í lóggávu sum vit samtykkja her á løgtingi og í mun til hvussu nógva avlopí bankarnir hava so skal eg eisini minna á at fíggjareftirlitið var eftir betri banka fyri ikki so øgiliga langari tíð síðani har sum tey meintu at innkeningin hjá hjá betribanka ikki var nøktandi so í fall vit nokta bankunum at áseta negativa rentu so vil tað nokk í vissum førum merkja at teir verða noyddir til at finna inntøkuna aðrastaðni og hvar verður tað sum sagt eg haldi at hetta her lógaruppskotið tað er øgiliga prinsipielt eg hevði ynskt at tað varð lýst betur men eg haldi ikki bara at mann uttan víðari kann avmarka handlimøguleikarnar hjá peningastovnunum sum eru forvegin eru øgiliga begrensaðar og eg hugsi eisini um teir føroysku bankarnir sum flest allir hava hava ásetingar sum sum bankar og tí lutfalsliga verður sett teimum øgiliga strang lógarkrøv í mun til støddina tí at støddin hjá teimum í mun til føroyska búskapin er lutfalsliga stórir hóast teir ikki í í donskum høpi eru serliga stórir peningastovnar eg fari at gera mítt til at vit fáa lýst hetta her málið væl
veruliga fíggjarnevnd takk fyri ja so er tað
beinir jansvimerkitakk fyri hara formaður eg eri egiliga samdur í av tí sum ruttvang sigur um hetta her við negativ rentu tað er kanst ikki altð so øgiliga svart hvítt sum hann vil gera tað til og fog ast spyrja tá vit seta bankarnar so stór krøv her beint so hevur tar sjálvandi nakrar avleiðingar hin evndanur sum kanska eru seg keðiliga fyri brúkaran millum annað negativ renta og ymisk gjøld sum vit betala fyri tænastu i um mann einki broytir við krøvunum og til dømis sum summi vilja vera við her at mann skal fara at bannað negativ rentu kans tað iki fara útloysa okkurt annað altso til dømis tað at mann tað gongur út yvir útlantsrentuna so gongur tað faktikt út yvir tey sum kanska ikki hava so nógv í mun til at mann fer at
hjálpa teimum sum hava nógv inni á bók
takk fyri jú eg haldi hetta er øgiliga prinsipiellir spurningar sum beini johannesen vísir á og tað er millum annað tað vit skulu fáa lýst betri í hesum málinum og eg sakni í uppskotinum at tað ikki er betri lýst og eg má siga eg hoppi ikki bara upp á hendan her vognin sum sigur at nú skulu vit nokta bankunum at taka negativar renta tíð eg síggi fyri mær at tað hevur verða aðrar avleiðingar sum vit ikki gjøgnumskoða
her og nú tað má eisini kannast væl og virðiliga
frimut rasmussen ger su væl ja takk fyri harra formaður eg eg eg setti meg bara røðrarlistan men aftan av a hoyrt rutt vang so tók av aftir røðralistan bara gera eina viðmerking og takka fyri eina sera góða røðu har sum tað vísir at tú hevur skilt hvat ið tað draga seg um tet andragast um bankavirksemið at tey krøvini sum vit seta til bankarnar tað er tað sum tað er tað sum vit egentiliga gjalda fyri vist mann eigur nakað bók tí at bara tað eg haldi at rentanin á kaldbankan er null komma seks prosent eraelleiða onkrastaðni so tað sum vit gjalda er tað fyri tann tryggleikan sum vit hava fyrii
pengarnir á bókuni so
takk fyri takk fyri ja eisini tað á sovenskrøvini eru jú økt innormt í mun til hvat tey vóru áðrenn fíggjakreppuna sum eisini eri vsikk manskei kls siga tað belastar bankarnir tað er kanska ikki rætta orði men men at tað onkursvegna avmarkar handlimøguleikarnar hjá bankunum og serliga hjá føroysku peningastovnunum sum eru relativt smáir í mun til danskir bankar sum faktiskt eru grundarlagið undir tí lóggávuni vit hava í føroyum og tí haldi eg eisini vit skulu hugsa i sindur langtsygt á at vit ikki lóggeva okkum soleiðis at vit kanska um nøkur ár at tað kanska sl ekki er grundarlag fyri at hava føroyskir
peningasovnar tað skuldu vit eisini hugsa um takk fyri ja takk so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger su væl
ja takk harra formaður eg skal ikki leingja orðaskifti so nógv afturat eg ætlaði slet iki a ætlið ig slet iki at blanda meg pp í hetta orðaskifti men tá eg so hoyrdi aksel johannesen og páso mátti eg líka hugleiga eitt sindur um hetta her við negativar rentu ø hví er hví hava vit negativ rentu tað er ein tað er ein spurningur sum sum nógv seta og tað fyllir ótrúliga nógv innan búskaparfrøðina hví vit hava hesa negativu rentuna tað at búskaparvøksturin hann er lækkaður seinastu ella ígjøgnum tjúgundu øld hann lá um fýra fimm prosent men hann hann er ja nei hann er liggur kanska um tvey prosent nú tað ger tað nógv minni áhugavert at gera íløgur og tað tað lækkar um rentuna tí so er minni eftirspurningur eftir pengum tð er eisini nakað við demografiuna at gera tað er nógv eldri fólk livialdrin hækkar tað ger atat tað verður nógv meir uppsparing samlað saman tað økir um útboðið og tað lækkar eisini um rentuna og so er tað eisini vakstrarlondini kring heimin tey tey tey tey eru ein vøkstri og tey tjena nógvar pengar men tey ynskja at plasera sínar pengar onkustaðnir og tað fer oftan til teir etabuleraðu búskaparnur titetey framkomu londini sum danmark millum annað og tað trýstir eisini rentuna uppaftur longur niður so hava so hava tjóðbankar og og regeringar eisum framt tað sum mann kallar kvontitiv ising tað er at at tjóðbankin uppkeypir statsopligatiónir men hvør eigur tjóðbankarjum tað er regeringin og tað blívur eisini hálv vegna kunnsetað inntriv sum sum eisini pressar rentuna niður afturat hesum so so er eisin eu mann kallar natúrliga rentan tí at tað sum tjóðbankarnir seta at tað er tann nominella rentan men mann roynir eisini at roknase fram til natúrligu rentuna og tá tann natúrliga rentan hevur eisini meira ella minni ragt botnin og tá nyttar tað einki at at lækka rentuna teir hava til nominelrentuna tí at virknaðurin er so lítil av tita natúrliga rentan er lækkað og vissu vit hyggja til japan so hava teir verið í hesari støðuni faktiskt nokko leingi teir byrjaði kanska um um aldarskiftið í ár tvey túsund so tað eru nakrar heilt stórar kreftir sum pressað rentuna niður tí hvakkaði eitt sindur við tá ið aksel johannesen helt at vit skuldu bannað negativar rentur í føroyum eg skilji eg skilji tað slett ikki men eg hopi at teir seta hesir somu spurningarnir sum teirhøvdu her í fíggjarnevndini til til tey røttu fólkini tí soleiði sum eg síggi upp á tað so er føroyar ein lítil og opin búskapur og vit hava null null ávirkan á rentuna altso vit vit kunnu ikki ávirka rentuna altso í hemheimsbúskapinumupp á nakran máta vit innflyta rentuna sum er vit eru preis teker sum hann sigur og og og tað ikki bara vit sum eru hálvtrýss túsund sum eru tað eitt land sum danmark norður á svøríki tey eru akkurát somu støð sum vit tey mugu taka ta rentuna sum eru har tey fáa ikki ávirka tar rentuna upp á nakran máta og spurningur er um um eitt land sum týskland og onnur lond ikki eisini eru akkurát so mu støðu tað einasti kunnu ávirka rentuna tað er tað er tan amerikanski búskapurin ta er cb alto taðer tað heilt heilt stóru oyndirnar sum kunnu flyta rentuna nakran vegin aog vissu vit so fara bannað negativar rentu so so eri sannførdur um at bankarnir her í føroyum bara flyta kostnaðin onkr aðrastaðni so hækkar tei onkur gjøld tí at teir standa teir verða framhaldandi rakdur av tí negativ rentu frá tjóðbankanum use havi lisið tað rætt so er negativar rentan í tí danska tjóðbankanum minus null komma seks prosent meðan sb hon hevur har er rentan minus null komma fimm prosent og í usa er hon um null so so tað var bara nakrar heilt stuttar hugleiðingar um hatar eg skilji slett ikki at vinstravongurin ynskir at banna rentuna tí at vit vit fáa ikki ordiliga sett okkum upp ímótir hesum kreftinum sum sum hava trýst rentuna niður og og kostnaðurin hann verður bara fluttr onkra aðrastaðnar við
su vit skulu banna nicaterrent takk harra formaður ja
so er tað viðmerkingar høgni hoydal gerso væl harra formaður mær dámar væl at stefan klein poulsen setir altjóða gongdina inn í hetta mál men eg eri so slet ikki samdur við honn í at nakranhátt at vitikki kunu ávirka rentuna í føroyum sjálvandi kunnu vit tað bara a geva upp yvir fyri altjóða fíggjakapitalinum tikisð mær løgið at ta flokkurin miðflokkurin eisini sigur og egfari at spyrja av miðflokkinum altso miðflokurin að er í lagi at føroyski skattgjaldarin bara tey síðstu bar bara bara síðani aso síðstu tretivu árini hevur væl goldið milliardir av krónum til at bjarga teimum føroysku bankunum hugsa so altjóða stóð í hvussu nógva hvussu nógvir manlið skattgjaldvarni goldið til tai fíggjarspekulantarnir sum koyrdi heimin á heysin ferðatiferð hevur hevurstefan klein poulsen eisin set seg inna í tað hvussu nógvar pengar snýrta seg um og er tað í lagi at føroyabankin nú fer at rinda kansta einum sjey hanra milionur vinnusbýti til nakrar danskar spekulantar
er tað politikkur hjá miðflokkinum
steffan klein polsen ja harra formaður eg hai hatta er eitt heilt annað evni sum høgni hoydal kemur inn á tað at bankar eru farnir av knørranum og skattgjaldarin komin inn og ræthivsmankunum tað er tað er fyri mær ein heilt onnur diskussión eg roynt bara at lýsa tær stóru kreftirnar sum hava trýst rentuna niður bæði tí natúrligu og nomlalrentuna astanomlellrentan er faktiskt mist tað tað virkna sum mann fyrr hevur havt og mann færa faktiskt ikki ført pengapolitikk sum hann fekk fyrr í hálvfjerðsunum g fýrsunum teimam ynskti at sleppa av í tí høgi inflatiónina tað fært tú fært slet iki stýrt p á sama máta tí at tannatúrliga rentan er lækkað so ekstremt nógv og tað at bankarnir útgjalda vinningsbýti ja altso tað tær hava kanska havt rímiliga stór vinningsbýti men men tað ávirkar ikki negativ rentuna upp á nakran máta tað er tað eru tjóðbankarnir og tað eru nakar heilt aðrar kreftir sum uppá spæl enn enn vinningsbýtið sum bankarirveðupbetalat eg haldi ikki mann skal
seta tey tingini saman
so er tað edva jacobsen takk fyriharra formaður ein sera vís og greið tala sum bleiv hildin her í samband við ta samla meganismuna metir steffan klein poulsen ikki at tað kann vera ein avbjóðing at vit við lóg her at fara á løgtingi fara inn og grýpa inn og siga tað at nú skulu bankarnir ikki hava loyvi til at vera við í rentumeganismunum meir nú skulu teir ikki hava lov til at hava negativar rentur tað sama sum tað eru allastaðni rundan um okkum kann tað ikki ella kemur tað ikki alt annað líka uttan uttan diskussión at broyta soleiðis so skal so skulu teir pengarnir inn aðrastaðni tí t vit eru vit eru vit eru global á hesum økinum og vistit sigur nei hatta kanska ikki so hevur túð til sagt jamen so mugu tit taka tykkara kostnaðir aðrastaðni og tað kann kann saktans koma at ganga útl tyvir tey sum fáa sær bústaðarlán at tey sum kanska fáa eitt hagrilán eg havi nógvar bankar g eisini ta tíðina hvar rentan á bústaðar

teffan klein poulsen ja tað er sum eg havi roynt at lýst mína røðu og so edvart kemurin á at tað er tað er eitt kempumaskinarí sum sum vit vit eru bara e verskar lítið tanjul í hesum stóra maskinaríi og vit vit mugu taka ta rentuna sum er har úti og tað vit fara inn og bannað negativ rentu eg trúgvi at tað kemur at at skeikla nøkur ting altso hatta er hatta er útboð og eftirspurningur hatta er hatta er hatta er prísurin fyri at oyða og og læna pengar og eg haldi tað er púra skeivt at vit skulu fara inn politiskt og og stýra tí rentuni við einum banni í øllum førum ta tað virkar øgiliga ógvusligt og eg dugi ikki at gjøgnumskoða tær avleiðingarnar eg haldi fíggjarnevndin skal heilt klárt viðgera handan spurningin hvørj avleiðingar er av tí men eg eri sannførdur um at
at tað er skeivt at gera tað takk harra formaður ja takk fyri so verður tingfundur niðurlagdur í ein hálvan tíma og uppaftur tikið klokkan trý korter til eitt tólv fimmogfjøruti tingfundurin er uppafturtikin og næsti røðari er siri stenbergger so væl
takk fyri harra formaður pálla renatúgvu hann bari sjónarmiðini hjá tjóðveldinum sera væl frá men eg haldi eg fari at siga nakað allíkavæl um hesa negativu rentuna sum er nakað nokk so nýtt og ókent fyri okkum øll tað stendur í uppskotinum at endamálið við uppskotinum er at tryggja vinnfyritøkum frátrátt fyrri negativa rentu so tað er akkursum tað mann hevur lagt upp til at at mann vil og sjálvandi ynskja øll at mann hevur eitt stórt og sterkt og gott vinnulív men tað sum eg haldi er nokk so undarligt tað er tað at mann gevur altso mann við hesum her gevur fram í hjárættindi til vinnuna fram um vanliga løntakarin og at teir partarnir ikki eru javnsettir sum kundar í bankunum vanligir løntakarar teir skulu framvegis betala negativan ræntu og sjálvandi eta alt eftir hvat tey eiga av av pengum tað er eitt sindur ymiskt hvat fólk hava ráð til at spara upp ella ikki nøkur kunnað og nøkur kunnu ikki g og mørkini eru eisini ymisk í bankunum nær tú beginnir at betala eg haldi frá hundrað túsund og upp til kanska tveyhundrað og hávtrýss so tað er eitt sindur ymiskt men sm mann hyggur eftir við seg eitt húsarhaldd til dømis hval gera eitt annað við húsini at skita tak ella ski skifta vindøella hvat og sparir seg upp til tað so er tað trupult at sleppa undan einum gjaldi sum hvørfall liggur oman fyri hundrað túsund krónur at gera ábøtur eini hús eitt sim eg kundi tongt mær at landsstýrismaðurin svaraði upp á og at nevndin kanska eisini hyggur uppá tað er heta her við tá ið tað kemur til pensjónsuppsparingar tí eg dugi ikki ordilig at finna út av tí men okur hava so havt eitt uppskot fyrri eina ferð um at mann ikki skuldi hava negativar rentu á pensjónsuppsparingum tað fall so men spurningurin er um pensjónsfeløgini sjálvi hava broytt tað ella hvussu hvussu akkurát landið liggur við tí men tað eru eisini nakrar pensjónsuppsparingar sum eru í bankunum har ímillum til dømis svara eitt sum hevi trýss ára konto sum var nokk so populert fyri nøkrum árum síðan og mer vitandi er negativ rentað á tí og fólk sleppa ikki heldur eftir teimum pengunum fyrr enn tey blíva trýss ár so tað kann rættiliga skjótt minka so tað er eitt sindur undarligt okur hava jú samtykt við lóg at fólk skulu spara upp til pensjón og vissi tann pensjónsuppsparingin stendur inni og minkar so haldi eg at tað er nakað mann má hyggja eftir men tað kann lansstýrismaðurin svara uppá vanligi løntakarin ella skattgjaldarin teir hava sjálvandi sum okur øll vita í fleiri førum tikið um endan tá ið tú staðið illa til í bankunum og tí haldi eg at tað er giliga nógv sum eru kvoskini eitt sindur við a hesum negativu rentuni tí tað fellir kanska eisini eitt sindur saman við at tað er nógv gjøld sum mann skal betala í bankanum og mann kanska upplivir at tað er trupulgt at fáa lán summastaðni og at tænastan er nokk so avmarkað nógvastaðni við at at nógvar deildir eru ikki til meir tíðin er farin við tí og heta her við sjálvtøkunum sum minkaði summastaðni so ati tað haldi eg vert at taka við ein onnur síða av sigur negativu rentuni tað er eisini tað mann sær at fólk sum hava ráð tey innvistera sínar pengar í í bygningar ella í hús og tað kann sjálvandi eisini ávirka húsaprísin tí tað eru tað eru eisini fólk sum eiga rættliga nógvar pengar at hava ráð at keypa upp og tað sær mann eisini at fólk sum kanska koma á einum øki hava nokk so góð ráð til at keypa upp kanska í einum øðrum øki so tað kann eisini skeikla okra bústaðar ella í hvørfall kann tað viðvirka til at bústaðarnegin verður størri tað tað haldi eg mann sær hetta er sjálvandi ein samansettur trupulleiki men fyri vanliga skattskjaldarin so so haldi eg at hetta her rørir eittlannað stað við rættvísis kensluna tað at mann frá løgtingsis síðu kemur við einum uppskoti frá samgonguni kemur við einum uppskoti har mann sigur ókey negativa renta er kanska ikki so gott so okur lata vinnulívið sleppa undan men vanligir skattgjaldaran sleppur ikki undan tað er í hvørfalla væl mann hevu tikið her inni frá ella frá samgonguni tað at at hvussu rentustøði er ellars altjóða øll tann ávirkan er ikki eitt væl kanska altíð hjá okkum her men hetta her er eitt ítøkiligt val at mann ynskir at nøkur sleppa undan og nøkur sleppa ikki og tí er mín spurningur eitt sindur til heta her uppskotið at hví hevur mann ikki visti mann vil gera nakað við negativar rentu hví hugsar mann ikki vanliga løndtakaran vanliga skattgjaldaran inní soleiðis at mann javnsetir teir partarnar so tað var líkasum tað eg ætlað at mær at siga
ja takk har var onkur viðmerking jaspur langoy
ger sovælja takk fyri frú forkvina siri steneberg vísir á at vinnan verður tikin framum øtann vanliga løntakari tá tað kemur til negativa rentu eg haldi at tey flestu føroyingar at vita at tá ið vit í dag hava lán so fáa vit tað sum eitur fjøruti prosent aftur í rentu stuðli ella áttaogtretivu ela hvat er so eg haldi at vit kunnu ikki fara inn og siga tað at at vit taka taka seta løntakaran til síðus íg mun til vinna eg haldi at teir flestu føroyingarnir eru sera glaðir fyri tann tann rentu stuðulin sum sum vit hava í dag so tað haldi egri eg dugi ikkiordlia at skilja akkurát hatta argumentið
ja
k syristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ø rentustuðulin er ein gomul skipan sum eisini er minkað við tíðini og spurninguin er eisini um hon yvirhøvurð stendur mát við tann sethúsa prísin sum er í dag tí hann er so nógv farin upp og rentustuðulin er eisini til eitt mark so eg haldi ikki mann kann sammeta tað heilt men men tað sum er í hesini her tað er tað at mann mann letur vinnuna fáa nøkur ser rættindir sum vanligir skattgjaldarin ikki fer tað tað er líkasum tað sum eg seti spurngartekin við og haldi er skeivt tí tað er eisini vanligur skattgjaldaran sum betalir og eisini kemur atbetala tað sum kemur at mangla í tí mann vil fara inn og lata lata vinnulívið trekkja frá so eg haldi at tað forfordeilir vanliga skattgjaldar tað er tað er so mítt mín niðurstøðu av hesum uppskot
takk fyri ja takk næstur at røða er erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ø hetta her við hetta uppskotið sum hevur til endamál at kunna hvat mann kann kunna draga negativar rentu frá í í í rakstrarútreiðslunum er ikki meira enn natúrligt haldi eg tá mannein rentu útreiðsla er á rentuútreiðsla óansæð um tað er tað tað stendur á depil síni ella kreti síni so er tað ein útreiðsla tá eg vildi líka taka afturí hetta her við við við rentum yvirhøvur tí rentu støði visi okur taka rentustøði í dag yvirhøvur so er rentan eitt undarligt stýrilsi rentan er í dag hvørkir fuglur ella fiskur so at siga vanliga verður rentan brúkt sum eitt stýrisamboð til at stýra búskapinum stýra pengapolitikkin við og rentan bevekar seg up á tann mátan at hon er eitt útbúgv fyri prísin til at lána pengar tá ið tað er ein stórur eftirspurningur eftir lánum tá er tá hekkar rentan og tá ið eftirspurningurin eftir lánnum blívur minni so lekkar rentan tað er líkasum tann tann marknaðar mekanisma sum er inni í rentuni fyri at siga tað við mso er rentan simtan prísurin á pengum sum til ein oghvørja tíð er sentralbankarnir áseta so rentustøði og tað gera teir yvir fyri bankunum og teir brúka tað sum partvíst sum stýrisamboð men partvíst eisini sum hvar hvar tú fer inn og og vil royna at tálma inflatión og so ein ting sum er øgiliga viktigt afturat tað er at við rentupolitikkinum sum stýrisamboðd so vilt tú altíð royna at virðið hjá tí vanliga brúkarunum av teimum pengum ið tey tjena skal hava eitt nøkulunda javnt virði koregera fyri inflatión tað verður sagt her at hetta her bara entan negativa rentan er líkasum ein ein nú far okur at forfordeila vinnuna í mun til brúkaran tað haldi eg ikki eg haldi t negativa rentan hevur verið ótrúliga góð fyri tann vanliga privata brúkaran tá ið eg tók lán til míni setilsmigjar níggjuogfýrs ta va gjúgnusnesrentan á mínum lánum níggju prosent í dag tá ið ein ein eitt eitt par kemur inn og skal taka eitt lán til ein cethús so er gjøgnumsnesrentan í dag við einumtíggju ára eitt eitt eitt eitt rent tilpasingslán við einum tíggju ára avráttarskoðan nettu við rentustuðuli sum okur hava í dag stadvekk umleið eitt komma níggju prosent í mun til níggju prosent tá ið okur tóku lán sum eru nú uppi í hálvtrýssunum so hetta her við at rentan ella rentu støðið er nakað sum er negativt fyri tað vanliga løntakaran og tann vanliga privat tað vanliga privata forbrúkaran tað er aldeilis ikki rætt tí útgangsstøðið má vera at altso at at útreiðslustøðið til bústaðin tað er lekkað heilt betýðiligt í dag í mun til fyri tretivu árum síðani rentan er so á veg upp tíggju ára rentan í í usa er farin upp við einum prosenti upp á tveir tríggjar mánaðir so so tíðin við negativum rentum hon er kanska við at lækka ímóti endanum longu okur síggja tað at á bústaðarmarknaðinum har fekst tú rint rentutilpastingslán bara fyri trimum fýra mánum síðan sum góvu sum vórðu upp á upp á null komma fimm prosent meðan nú tríggjar mánaðr aftaná nú eru rentutilpanskinslánini sum verða bjóðaði út eitt komma fimm prosent so rentan er altso at vega uppaftur tí eingin búskapur kann halda til eina negativa rentu í langa tíð tí tað er simpultenn eitt tað er ósunnheisitekin fyri ein og hvønn búskap so hetta er eihetta er altso ein ein ein perioda sum er við at at vera yvirstaðin menuppskotið haldi er fínt og og eg haldi at tað er púra natúrligt at at allar útreiðslur sum standast av kapitalkostnaði um tað er innlánl útan kunna vera frádráttar brettaaðir á í roknskapi
takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jaspurlag
jóngaard ger so vælja takk fyri fyrr forkvinnan vit hava hoyrt umboð bæði fyri javnaðarflokkin og tjóðveitsflokkin havt eitt ynski um at mann skal tvinga innlánsrentuna niður á null og nú er edvard rættiliga kendurin at fyri bankað verðina vil tað so samstundis betýða at útlánsrentan at tað er ein óvísur balansi millum innlán og útlán og hvussu útlánsrentan sum fer upp merkir tað so ekarliga tey sum skylda nógvar pengar har vit mugu betala meir mánaðarliga fyri at fáa daglulagin at hanga saman
ja takk erhard joensen
takk fyr frú forkvinna ein og hvør intervatión í í í í renturnar frá bankunum vilja skapa la hava hava ein ein ella aðra negativa ávirkan á á á marknaðin og og sjálog sjálvandi fara tara tá ið tað rentuna fór upp so verður tað dýrari hjá bæði húsarhaldunum og og vinni okunu halda fingrarnir langt veððr á rentunum okur hava einki at gera við tað tað er tað er marknaðurin sum bestemma tað heilt sovorint tað hava kki bestemma í føroyum ella í danmark bestemma í í í sentralbankanm í usa og í sentralbankanum niðri í í europa onga aðrastaðni kanska gongdin í kina hevur eina lítla ávirkan á tað men innan fyri rentu so er tað usa sum er stýrandi o og og europa fylgir eftir og og har har eru okur eisini
takk fyri frú forkunnug ja takk heðin
cariasen ger sovæltakk fyri rættiliga áhugavert at hoyra erhard joensen líkasum fara ígjøgnum øhetta her við rentuni og hvussu rentan verður stýrd og hvat ávirkan tað hevur tí tað er væl eingin ivi um at tað rentu gongdin sum hon hevur verið hevur verið ein stórur fyrimunur hjá teimum yngru familjunum sum skulu seta búgv og tí er rentan við tað at hon er so mikið lág erhard joensen vísti eisini á hetta her hvussu rentan varð hon liðup á einum á einum í sirkan tíggju prosentum visut fær aftur tá í síðsta í hálvfjerðsunum fyrstu fýrsunum og tí er spurningurin øgiliga áhugaverdur hetta her altso vissi mann skuldi farið inn og gjørt tað tað var eingin ivi um at tað kemur at ávirka tey sum í dag skylda pengar tí bankin skal jú hava pengarnar inn og so verður tað sum teir stu betala tela s tey mangla í í hinum endanum tað seta tey á har sum teir læna pengarnar út og tað er serliga hjá teimum familjunu sum verða so tíðin sum hevur verið hevur faktiskt verið ein fyrimunur fyri tey sum ikki hava pengar í forholt til tey sum hava pengar
takk fyri ja takk er at
j takk fyri frú forkvinna tað hevur ongantíð tað hevur ongantíð í søguni verið so aftraktivt hjá ungum menniskjum at fáa sær síni egnu hús tí at lánini eru so aftraktiv hinvegin alt hevur alt hevur ávirkan alt hevur ávirkan astað at hava eina øgiliga lága rentu tað er ikki bara gott tí tað tí sjálvandi pressa tær prísirnar á setasunum uppeftir alt hevur anna ávirkan og vissi okur bara fyristilla okum her inni í húsinum at okur kunnu fara inn og regulera nakar rentur so haldi eg so mugu okur fara ov finna okkum nókum heilt anað at gera tí at tað hava okur altso onga ávirkan á og koma ongantíð at fáa nakra ávirkan á takk fyri

nei eg hugsaði bara at trýva eitt sindur í at tað her kjakið sumhevur verið um sum erhard joensen eisini var inni á við at at hendan eg veitkum ann kann siga hendan laðaliga rentuløtan mann fær tað ljóða sum at at at at tað er alt so sáragott men tann lagarliga rentuløtan við so lágum rentu sæssum sum vit hava í løtuni hon er ikki kostnaðarleys tað einasta sum ger at fólk kunnu toyggja seg upp á tríggjar tríggjar komma fimm og fýra og fýra komma fimm milliónir í láni er tann lagarliga rentan so burdi mann eisini spurt seg sjálvan altso hvør er tað sum fær ágóðan burtur úr tí eg haldi at eg haldi at vit alt for lagt spæla við í tí í tí stórbanka politiska spælinum har sum vit bara royna at fáa øll bundnan undir vinnulív ella privatu brúkar bundnar at so stórum lánibyrðum sum yvirhøvur gjørligt tað er tað rákið sum hevur verið nú tey síðstu síðstu nógvu árini og og tað at vit hava fingið negativar rentur nú tað er væl eitt úrslit eitt úrslit av tí spælinum sum politisk skipanin haldi eg ikki tað er serliga serliga gleðiligt at at hyggja at líta á at ungar barnafamiljur noyðast at seta bygd fyri bæði tríggjar og fýra og fimm milliónir krónur vit áttu nógv heldur at farað hin vegin sumi sum eg veit at eitt nú tað jøtiska samfelagið hevur havt sum grundarlag í ísíðan síðan stovnanin av ísrael í hvussur at at mann at mann í nógv størri mun samlar upp pening soleiðis at tú ikki brúkar soleiðis at tú ikki skal rentu okra sært heilt lív men at tú samlar upppening soleiðis at tú førur fer at gjalda so nógv av tínum húsunum sum gjørligt tí øll vita tað at í hesum her spælinum sum hevur gingið fyri seg tey síðstu nógvu árini so merkir tað í veruleikanum at tann barnafamiljan sum setir sær sum mál a fáa sær tak yvir at høvdi ella skapa eitt gott heim fyri sína familju at hon skal ikki bara betala húsini aftur eina ferð nei hon skal betala húsini aftur tværeiðist hær hon skal kanska betala húsini tríggjar ferðir aftur við teira rentuseting sum hevur verið tey síðstu árini so tað er tað er ótrúliga týdningarmikið haldi at vi at vit ikki bara keypa fortreytina at keypa primissurnar men men alla tíðina hava tað fyri eygað at at vit royna at menna ein so sunnan hugburð til at seta seg í skuld sum gjørligt og eg haldi ikki tað er at ein sunnur hugburður tá ið mann komin upp á fimm milliónir fyrr enn í sethús tá ið fíggjarkreppan var fyri góðum tíggju árum síðan tað vóru hálvfjerðs prosent av donsku húseiðararnir vóru innsalventir tekniskt sæð innsalventir taðvilsi at teir kláraðu ongantíð í síni livitíð at betala skuldina aftur teir máttu fara úr húsunum sum hálvfjerðs ára gomul tá ið pensónurin stóð til v við vónini um at mann kundi sleppa inn onkurstaðni har sum tað var bíligari at búgva eg haldi ikki tað er eitt motell sum vit skuldu eggja okara ungum fólkum til tvørturímóti so haldi at vit skulu eggja okkar ungum fólkum til at royna at samla sær so frægt av pengum saman og vóna at vit sum politisk skipan eisini kunnu ávirka soleiðis at at tað bankakervið sum vit í dag síggja læna fólkið bæði fýra og fimm milliónir krónur út at tað byrjar at uppføra seg eitt sindur annaleiðis o eg haldi at vit kunnu gott gera okara til at hjálpa teimum við
takk fyri ja takk har vóru nakrar viðmerkingar beint á løgu í
jacobsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað er júst sum pollareynatúgvu sigur tað snýr seg um sunnan hugbur tað kann ikki vera rætt at vit í løgtinginum mæla fólki til at seta seg í ovurhonds stóra skuld bara tí at bankarnir kl hava eina negativa rentu og harvið sum mælir mann fólkina hálvgum frá at spara upp men eg hugsaði at spyrja pollareynatúgvu tá mann tosar um negativa rentu í mun til hetta her uppskotið her um tað ikki onkursvegna er soleiðis at skattgjaldarin og viðskiftifólkini í bankar nú kom ma at rinda tvær ferð tey verða revsað um tey spara upp men samstundis nú skulu tey eisini rinda um so er at tað skal kunna dragast frá hjá ávísum takk fyri frú

jú takk fyri beinta løguú tað er ein eygleiðing sum sum eg stuðli haldi tað er tað er akkurát soleiðis tingini vanga saman og og vit vita tað ati saman við virðisbrævaskrásetingum av bankafyritøkum so so koma krøvini frá íleggjarum eisini altso kravið um vinnigsbýtið blívur stórt og og domunerandi í í í kjakinum og tað sigur seg sjálvt at skal bankin levera eitt avkast ella ella eitt posa igt úrslit upp á so og so nógv hvørt ár so er tað onkur sum skal gjalda og hvør er tann onkur jú tann onkur er tann vanliga tann vanliga barnafamiljan sum sum so ella so má fáa sær tak yvir høvdið til til seg sjálvan og og børnini so tað tað tað er tað er tann tann leikurin sum gongur fyri seg í løtuni og eg haldi ikki at vit bara treytaleyst skulu spæla við
takk fyri ja takk siristenberg ger so væl
forkvina ja eg haldi gott at pollareynatygvur tekur afturí hetta her við tí laðarligu rentuni og at tað ongantíð verið lættari at ogna sær hús eg haldi at tey síðstu kanska tvey árini hevur mann ikki viðgjørt annað enn tað at bústaðarneyðin kanska etas størsta einstaka málið í føroyum beint nú og tað hevur ongantíð verið dýrari at fáa sær ennihús so kann eg gott vera rentaner lág men tað skal hvørfald næstan meira enn tvær inntøkur til og tey fólkini sum sum royna at spara sær upp tey verða so eisini kunnu eisini fáa esa negativu rentuna og tað er tí eg siga at her inni eta eitt væl at mann hevur valt at vinnufyritøkurnar skulu kunna drekkja tað frá og ikki tann vanliga familjan sum skal seta búgv og tað er nakað sum eg haldi at fíggjarnevndin má má hyggja øgiliga væl eftir soleiðis at mann fær altso soleiðis at mann fær javnsett teir partarnar tað er eisini okkurt sum tír upp á at mann ongantíð skula brúkt størri prosentpart av síni inntøku til bílið enn nú
ja takk páll at reyna at tú gert so
eri púra samdur við sirui stenberg e nevntugt tað at mann skal brúka so nógvar pengar bíli tað setir eisini øgiliga stór krøv til barnafamiljurnar um at levera um at arbeiða um at stríðast afturpartin úr úr úr brókunum og og mann kann ikki seta tey krøvini til barnafamiljurnar uttan samstundis at siga jamen hvat henda við børnunum altso skulu vit hava børnini á dagstovuna hvat tíggju tólv tímar um um dagin altso hvat seta børn verðina til uppgávan hjá okum sum foreldur r eru væl fyrst og fremst at syrgja fyri at børnini koma so væl ígjøgnum tey fyrstu árini í lívinum sum yvirhøvur gjørligt og at og at og at tey har ið mennast til til tað lívið sum sum tey fáa sum vaksið eg haldi at at tað vendir skeivt primissurnar eru bankans í løtuni ella teimum sum læna út og og vit mugu hvussu gera okara uppgávu greiðar sum eg haldi eri fyrst og fremst at standa á liðini standa undir liðini hjá hjá fólki
oygin takk fyri ja takk so er tað brandur samd
tað ger so væl ja takk fyri harra forma frú forkvinnapállarinartíð vísir á at vanliga barnafamiljan noyðist at seta seg fyri at lána upp á fýra til fimm milliónir fyri at seta føtur undir egið borð og har vil eg vísa at tað er ikki ordiliga tráður veruleikan eg kenni fólk sum í dag fyri nøkrum mánaðum síðani hava keypt sær eina lyklahvørvahúsið í havn leivist bygd sær eindsararnir lyklaklár hús í havn fyri tvær komma tríggjar milliónir við grundstykki so tað ber til at at at byggja sær eini hús sum ikki kostar fýra ella fimm milliónir men øh kanska helvtin av tí men so er tað tað at hann vísir eisini á at hetta er ikki kostnaðaraleyst at rentan er so lág nei men tá tá er tað nemliga tað við at tá skulu vit hava luksuskin tá skulu vit hava eitt eyka tá skulu vit hava tað flottasta køkin tað flottasta gólvið og tað flottasta av øllum tað er gjørligt at byggja bíligari enn fýra til fimm milliónir krónur í dag
ja
pollareynatygvu gersovæltakk fyri forkvina tað fari eg sjálvandi ikki afturvísa viðstað eru dømir um tað og tað er bara gott vistu tað ber til men eg haldi mann skal ikki fylgja serliga væl við fyri at staðfesta hvørjir setvusaprísirnir eru í miðstoyðarøkinum tar eru øgiliga fá fólk sum hava fingið bygt sær hús fyri fyri tvær komma tríggjar miliónir tey síðstu tey síðstu árini altso e eg eg síggi tey hvussu ikki og eg rokni tey eru skrødd vekk vist tað var vist tey komu út á á á marknaðina nei tað eri nei nei títíverri er tað soleiðis at at tað hevur verið ótrúliga trupult hjá hjá teimum ungu familjunum ati ati fáa sær taka yvir høvdið og eg haldi eisini at tað er øgiliga týðiligt at at uttan fyri meginøki tá skal upphafdur meira til altso tá sjálvt um tú um tað er tvær familjur við miðal lintøku so so kann tað vera trupult atfáa tær neyðlu lánin til eini hús sum kanska kosta tvær ella tvær komma fimm milliónir krónur og tað er nakað sum vit eiga at gera nakað við
á jú takk fyri forkunna ja takk næstra við
imakir er har joensen ger so væl takk fyri frí fólkina tað hevur kostnaðin upp á eitt hjá einum barnafamilju í dag vit skulu taka eitt rentitilpassningslán í dag sum gongur yvir tretivu ár sum bleiv útskrivað á nýggjárinum til tað rentið sum var galdandi tá við tíggju ára avtróttaðsskoða upp á eina komma átta millión so standa tey fyri í dag við rentustuðlunum sum landi gevur upp á nítjan hundrað krónur í mánaðum tað er fakta tað eru barnafamiljur sum hava keypt hús í ikki í høvuðsstaðnum men í miðstøðarøkinum hetta er altso tretivu ár aftaná at tað kostaði níggju tíggju túsund krónur um mánaðin at seta seg í búgv í vági við einum húsum fyri átta hundrað túsund so umstøðurnar at búgva og kunna liva sum barnafamilja eru veg

ikki væl takk fyri forkvinnan eg fari ikki at siga tað at erhard joensen ikki hevur rætt í sínum pásandi men í tí roknistykkinum so ikki sum eg hoyri tað skuldarstøðuna tí hvussu tekur skuldarstøðuna við so er einki at iva seg og so situr tann sama familjan tað kann gott vera at hon ikki rindar tað sama dagliga ella mánaðarliga sum hon gjørdi fyri fyri teimum árum síðan men støðan í dag er uttan iva soleiðis at summi av teimum tey betala slett ikki niður ballanum tey bara leiða frá bankanum og tað er akkurát tað tað tað tað nýtímans trælahaldi sum eg haldi er sum seigpín av hvørðari hæt eg við einans familju sum vit eiga at sleppa burtur yvir takk fyri
ja takk næsta við
imerkjar annika olsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna eg kann saktans fylgja tankagongini hjá pálla reynatúgvu og eg haldi at tað er óalmindiliga ódámligt tað sum gongur fyri seg innan fyri bankaheimin í løtuni at mann skal betala rentu at hava pengar innistandandi hetta er so óføroyskt sum nakað tí at er tað nakað sum føroyingurin hevur verið vanir við so er tað spara upp og seta føtur undir egið borð og tað sum er ikki hóvar í í øllum hesin her sum gongur fyri síni nú tað er at mann ser sterti avleiðingarnar av tí mann sær ikse avleiðingarnar av hvussu í tann føroyska barnafamiljan kemur burtur úr hesinher kanska fólk hava sett seg nógv fyri at flyta heim og spartsið pengar upp hvussu hart tey verða rakt av hesum her kann gott ver tað er tann vanligi setvuseigarin sum fer ein ein ávísan ágóða men mentey sum skula seta føtur undir egið borð fyri fyrstu ferð tey merkja svaðan av hesum her tað er eingin ivi um tað
ja takk pollardygur
samdur við annika olsen i í síðsta sum hon segði eg haldi eisini at mann kann ikki síggja burtur frá tí mentalu ávirkan tað hevur áit fólk at at hava ein næsta ein næsta av av frælsi e næsta av av sjálvbjargini eitt sindur av ræði yvir sínum egnum lívi og hevur mann hevur mann púrasta givið seg upp fyri skuothil har sum tað er sum har sum tað er bankin sum til ein og hvørja tíð dikterað treytirnar hjá tær so hevur tú mist ein part av tí persónliga frælsinum tað er ótrúliga sterkt signal at at senda til okara okkara ungu familju at at ati at tær hava frælsi til at stjórna sínum egna lívi at tað ikki er ein banki sum stjórna tínum egna lívi men at tað eru túsund stódna tínm egna lívi
takk fyri ja takk og so er tað jaspur
langord ger sovæl ja takk fyri frú forkvina øpollarenatigvur vildi vera við at við verandi rent og støði so kundi ein so láni pengar tríggjar milliónir til dømis betala ta tvær tríggjar ferðirnar aftur men visi eg dugi at síggja tað í dag so er ta ikki óvanligt at fólk taka eina pastviska rentu og taka vit til dømis tað sum er beint nú onkur er ein kmma níggju illag tvey prosent so hevur viðkomandi betalt eina hálva millión aftaná ivuátan á tjúgu ár aftur tað merkir regluligan tú langt tríggjar milliónir og við rentum og avdráttir ettar tjúgu ár hevur tú betalt tríggjar komma fimm altso tavil siga fimm hundrað túsund oman á tær tríggjar milliónirnar sum mandlaants so eg eg dugi ikk orta at síggja hvussu roknisykkið hjá hjá pollarenativu hongu saman

ja takk pállareynatygvu ger sovæltakk fyri forkvinna tað kann eisini vera at eg havi gjørt sov nógv av til jaspur langord tað tað tað tað tað kann eg gott taka taka til mítt men tað er einkin ivasit í at soleiðis sum fíggingarmynstrið hevur verið so hevur tann vanliga barnafamiljan kanska ikki tey síðstu tvey trý árini men men áðrenni frammanundan tað betalt ómetaliga nógv fyri tey fimtan tjúgu ella fimmogtjúgu árini sum tey hava havt lánini poangi hjá mær er meira haldi eg at at tað sum er øgiliga týdningarmikið okkum tað er at vit at vit onkursvegna leggja niður í ta komandi æftarliðið at tað er týdningarmikið at mann byggir upp sína egnu fíggjarligu støðu og at alt ikki bara er ein spurninu umat læna sum mest takkr
ja takk og so var næsti røðari hjørgi niclasen landsstýrismaður ger so væl
frú forkvinna eg fari at takka framsøgufólki fyri orðaskifti og nú er sjálvt uppskotið bara ein spurningur um hvussu ið negativ renta skal bókast men orðaskifti hevur kanska snúð seg um onnur ting um at negativ renta ikki skuldi verið lovðog hvat veit eg men men tað er tað er sum so ein annar spurningur tað er tað ikki tað sum vit viðgera vissu onkur fortaldi fyri mær fyri nøkrum árum síðani at at rentan fór at verða negativ sso so veit iki sm eg trúði viðkomandi altso at vit fara landið út í fjør og taka eitt eitt ára lán og landið sær pengar afturfyri at lána altso tað ljóðar eitt sindur absurd altso rent havi eg hildið tað er prísurin fyri at at lána eitt sindur av pengum men men altso nú fær mann pengar afturfyri at lána pengar tað ljóðar eitt sindur absurd men av ein læra løgnari orsøk so er taks valt at siga at av tí at negativ renta ikki stendur í skattalógini so kann mann ikki bóka tað sum ein av útreiðslu tað skilji eg ikki tí tí altso kopimaskinur standa helur ikki í skattalógini men men um eitt firmma keypir eina kopimaskinu so so kann tað dragast frá roknskapinum so tí tí skilji eg ikki heilt tað men nú taka vit so her og siga at ein negativ renta á einu innláni er ein útreiðsla og skal bókast sum ein útreiðsla negativ renta á einum lánimanni hivir tikið er ein inntøka tað er soleiðis ið ið tað skal skiljast nú hevur verið sagt at sosialistarnir hava fingið sín miðul eisini at endurgeva nú skal mann turka tað upp í føroyingar altso altso eg veit ikki um fólk ikki hava skilt uppskotið eitt felag hevur inntøkur útreiðslur og betala skatt av vinninginum punktum vissu ið mann nú fer inn sum taks hevur gjørt og sagt at her eru nakrir útreiðslur sum tit ikki sleppa at bóka tað vil siga negativ renta so svarar tað til at tú skal ikki bara rinda negativar rentu men tú skalt eisini betala skatt av negativari rentu altso tú skalt tala skatt av einari útreiðslu og tað er tað sum er púra absurd so sjálvandi vilja vit hava at feløg betala sín skatt tær skulu upplýsa hvat tær hava kent og hvørjar útreiðslurnar hava verið og munurin á tí er vinningur og har skal betala skattur av mann skal ikki seppabetala skatt av einari negativar rentu fyrstu fer bankin av staða í pengum og so skal mannbetala skatt avtan afturat so tá ið tað verður sagt her at turka uppí so er tað beinleiðis ósatt tað sum vit tosa um her tað er eitt er tað at negativar rentur er til men so skal mann ikki harafturat betala skatt av tan og so evr eisini verðuð ført fram at hví skal mann gera mun á feløgum og og privatpersónum vit gera ikki mun altso vissi ein fyritøka hevur eina rentuinntøku so er hon skattskyldi og mann skal betala skatt avt vissi ein privat persónur hevur eina rentu inntøku so skal viðkomandi betala rentuskatt avtí vissi i eitt felag hevur eina rentu útreiðslu ja so skal mann ikki betala skattatíð vissi ein privatpersónur hevur eina rentu útreiðslu so skal hann heldr ikkibetla skatt atíð so veruleikanum so javnseta vit burtur sær frá at at privatpersónurin er enn betri fyri enn enn vinnan tí at í teimum førum omanlána til sethús ella mann læni til lestrarstuðul so far man har afturat rentu stuðul taðseða mann fær beinleiðis stuðul frá landinum so tað sum hetta uppskotið ger er altso at javnseta vinnu við privatpersónur hevur tú eina inntøku skalt betala skatt hevur tú eina útreiðslu so skalt tú ikki betala skattaútreiðsluri tað er tað sum uppskotið gongur út uppátakkyra
ja takk her var onkur viðmerking biljustinussen ger so væl
takk fyri forkvøðuna vanligt hevur verið at mann hevur eina serliga sjálvgávu til skatting av kapitalvinningi sum renta má metast at vera kanska hvussu skal ein privatur skatta av rentiinntøku sum hann fær av at hann skyldar pengar og so fær hann rentainntøkugt úr tí hvussu skal hann betala skatta av tí skal skulu øll tey sum nú møguliga koma í tað støðuni í framtíðini at tey hava eini sethúsalán at fáa rentustuðul men so fáa tey eisini rentiinntøku tí at tey skylda nógvar pengar skulu tey gera eina kapitalvinning sjálv sjálvgávu upp tað er ímóti tí sum fólkaflokkurin annars hevur gjørt at nú skal alt vera lætt um mann sleppir frá sjálvgávu yvirhøður tað orðnar seg alt automatiskt

ja tá tað kemur til til negativa rentu so er tað ikki vanligt at tað er á einum láni men eg havi skilt at í onkrum førum er í alkridettlám við negativari rentu men tey hava so gebyrur afturat soleiðisnar at sjálvt um rentan blívur negativ sum koma fólk at betala men tað sum hetta her uppskotið gongur út uppá tað er at siga tað at tað negativ renta er tá tað er av einum láni ein inntøka og tá ið tað er av innistandandi so er tað ein útreiðsla og tað vil so siga at attá ið ein persónur ið til dømis evnir jákrodeteláni hevur negativu rentu so hevur hann gebyrur og tað vil siga so skal mann fáa rentustuðul í mun til tað sum hann rindar tí at frammanundan so hevði mann ikki tikið ta negativu rentuna við tavsiga mann hevði fingið eitt var at mann fekk hefsær negativu rentuna men so hevði mann eisini fingið rentu
stuðil fyri tann partin men mann skal simklara innihyggja hvat hava tey goldið og so fáa tær rensu ja takk næsta viðmerking er
jacomickesenfrú forkvinna eg bleiv eitt sindur skakkur tá ið eg hoyrdi at javnaðarflokkurin og tjóðveldið fráboðan at teir ætlaðu at lóggeva í móti bankunum at teir taka negativa rentu umsorganin fyri øllum teimum fólkumum ella teimum fáfólkunum sum eiga nógvar pengar á bók sær út til at vera fyrstu prioritetir hjá javnaðarflokkinum og tjóðveldsloysnum og tí kundi hugsa mær spurt jørgun niclasen landssýrsmann vit sóu í undanfarnu samgongu at tjóðveldi og javnaðarflokkurin ætlaðu sær inn á detailstýr fiskivinnum okkara høvuðsvinnum og nú ætlaðu teir at fara lóggeva hvussu mann skal áseta rentur og hvat hvat heldur hjørgn niclasen um eina o slíka deteilstýring av okkara bankavinnu
ja takk jørgen niclasen
gersovæm siga at eg bleiv eisini eitt sindur kløkkur at bæði javnaðurin og tjóðveldið her hava verið á tingsins røðararpalli í dag og sligið eitt slag fyri øll tey sum eiga nógvar pengar á bók altso tað er tey eru verjin hjá teimum sum eiga pengar á bók men men eg vil siga tað sum fleiri hava sagt inni her hetta uppnegativ renta eg trúði ikki at tað kundi nakrantíð koma eksistera men tað at tað negativ renta á bankabøkrunum hjá øllum teimum sum javnaður nú er talsmaður fyri betýðir at hini tavilsi at fólk sum hava lán sleppa bíligari í rentu so vissi í í javnaðurnumog tjóðveldi ætla at fara ot lóggeva har tavilseg at skaffa teimum ríkum nakrar pengar afturat so kemur tað ganga út yvir tey sum skulu hava lán
antelsen sethus ja takk so var orðaskiftið enda og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina vit fara síðani víðari til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar seksoghálvfems tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin mvigfrítøka fyri útleiðan av kampingplássi og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkin er tað jakup mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel ve johannesen og fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldið pálla reynatúgvu fyri fyri miðflokkin biljustinussen og fyri framsókn ruttvang og fyrstur at røða er jakop mikkelsen ger so væl
hetta her uppskotið er ein broyting í mvg-lógavuni tað er soleiðis at útleiðan av kømrum á hotellum og gistikarhúsi og líknandi er mvg-frí tað sum mann nú leggur afturat er at útleiðan av kampingplássi eisini skal vera mvg-frí og tað er gjørt fyri at javnstilla hesar partarnar sum mann kann siga liva av at leiga bílið út tað í sær sjálvum kanska mann kann siga er ikki órímiligt hinvegin kundi mann kanska sett spurnatingin við hví vit í føroyum hava gjørt tað mvg-frítt at leiga komur út og og bæði hotellum og gissahúsum øðrum eru við einum biði til dømis er heldur ikki mvg-frítt og tí vit síggja at í danmarknøvnum er mvg álagt á kømur og sum eg havi skilt eisini partvíst í týsklandi og síðari tí kundi tað kanska verið áhugavert at hugt eftir er hetta ætlað sum ein desideraður stuðul til til okkara ferðavinnu ella liggur nakað annað í tí vit vita at eitt hotellkamar kann variera øgiliga langt tað kann fara heilt úr seks hundrað og sjey hálv hundrað níggju hundrað krónur kanska í tí vanliga av tólv hundrað krónur men tá ið nógv pressir á so so kunnu tey eisini kosta átjan hundrað krónur og kanska enda meir men tað er ein vissur rímilheit í at at tað ikki nevndvís er tann ójavnin at tey sum hava kamping at tey skulu gjalda av mg og tey onnur sum gera stórt sæð tað sama ikki spurningur eisini um nú er tað soleiðis at tað eru nøkur privat sum hava kampingpláss og dríva tað og so eru tey øðrum førum kommunurnar sum gera tað og eg haldi eg kundi hugsað mær at vit tóku tað kanska upp í fíggjanarnar eisini um um vit áttu at sett tað sum eitt krav ella ynski ella hvussu mann gjørdi at kommunurnar útveittu hesi her kampingplássin tí at tað er nú ikki ætlað at ein kommunan skal dríva vinnuliga virksemi eg veit gott at í summum førum er tað neyðugt hjá einum kommununi at gera íløguna og at fáa tað framt annars verður tí møguleikin ikki til staðar men tað at dríva hesi kampingplásk átti allarhelst at verið útveitt við at fara viðgera at tey mála í fíggjarnevndum fóru frá hundanum og tað skal fáa eina góða viðgerð
ja takk næstur at røða er akselve johannesen ger so væl
jtakk fyri frú forkvina hetta er aftur eitt uppskot frá landssýrismannumog fíggjarmálum og tað snýr seg um at gera broytingar í morðvirðisgjaldslógini og tað er at um at freistast at siga kanska enn einaferð at gera eitt undantak íenn hvør skal rinda emvig tað er ot undantøk eftir hondini hetta snýr seg so um at tey sum reka oyða og reka eitt kampingpláss at tey skulu verða frítikin firiat rinda emvig øhog argumenti sum sovíðtklokkkann haldast hjá landstýrismanninum tað er at javnseta tey við hotell og gistingarhús tí har er tað ikki álagt emveg fyri gistingar burturtú á einum hotelli ella inum gistingarhúsi sum rindar teð fyri kamarið uttan emvig tað sum sum sjálvt eg gnott skilja tað at fyrr altso at kappingin skan vera í jøvn at t hevdur kampingarplássið skal iki vera øðrvísi enn enn at ørt á einum hotelli men tað sum kanska undrar meg eitt sindur við avskjalvspolitikkinum hjá landinum og tað er ikki ikki bara í hesari samgonguni tað er at vit gera nakrar emvigfrítøkur sum fyrst og fremst raka útlendingar s oma føroyar ferðast vit vilja gjarna hava ferðavinnu í føroyum og tað hava vit fingið og tð hevur nógv positivtpositivar avleiðingar tað skapar størv kanska serligan innan fyri hotellvinnuna og matstovuvinnuna og inanfyr upplivingarvinnuna sum er gott fyri okkum í føroyum at tað er fleiri arbeiðspláss kanska fyrst og fremst kanska til tað unga ættarligu men at tað eisini gevur okkum sum búgva her fleiri møguleikar tí nógv av hesu upplivingunum og og matstovunum høvdu ikki verið um tað ikki var fyri taey útlendsku ferðafólkini aðer ikkisogrundarlag fyri tí veikleikin so við einam ferðavinnu tað er kanska á náttúran og umhvørvi um ov nógv fólk koma og tað verður gingið nógv í haganum og í okkara fjøllum so kann tað gera seg inn á okkara náttúru og á okkara umhvørvi og tað skulu vit sjálvandi fáa stýra upp á ov betri enn vit hava havt men sum vit hyggja eftir avgjaldspotikkinum hvat er tað ein útlendingum sum kemur til føroyar ger sum útgavspunkt so gistir hann á ein hotelli gistingarhúsi ella ein kampingpláss og hann kal ikki rinda emveg og hann leigar ofta ein bil hann skal held ikki rinda emveg av bilinum so at vit gera tað tey útlendsu komandi føroyar som vil helst kul vinna pening burturúr tað gera vit eisini við tað at tey eta og og og brúka nógv tilboð sum er í samfelagnum sum skapar arbeiðspláss í føroyum men tey rinda ikki nakað beinleiðis í landskassan tí vit geva emvigfrítøku harpeint

halda vit í javnaðarfloknum e rættilia ivasamt um tað er rætti mátin at gera tað uppá tí tað er sjálvandi er tað eisini vit føroyingar sum ávísan mun leiga bilar og ein ávísan mun búgva á hotelli í føroyum mog tað er rætiliga lítlan mun tað er fyrst ogfremst útlendingar sum gera brúk av hesum tænastunum tí haldi eg mann eigu at hyggja eftir øllum avtjóvðarpolotikkinum hjá okkum um ikki atkurat tær vinnurnar ella tey tey tey økini sum eigur hava emvige a som kanska heldur hugsa sum skalt gva mvigfrítøku lata seg vera breyð mjólk og grønmeti tað sum barnafamiljrnar føroyum keypa nógv av og so har sum útlendingarnar sum koma føroyar ferðast tað standar vælkomin til men tey mugu sjálvandi vinda eisini í landskassanumko dreym er ein hotelli ella leiga ein bil ella ein kampingplássi men eg veit ikki akkurát hví upprunaliga var tað ikki su gamalt her frítøkan av hotelli ogistingarhús hvat er argumentið fyri tað er tað tí ati hotellini ikki standast viða í kappingini um mvg verður lagt á so framvegis tað loyvir mær ivaðust í nógv fólk sum koma til føroyar og vit vilja so ofta siga taðat vit vil ikki hava mongd ella hvantitet vit vilj hava kvalitet taðvil siga fólk sum hava pengar og brúka pengar um eitt hotellukamar kostar átta hundrað krónur ella túsund krónur hjá einum turisti trúgvi eg ikki er avgerandi ikki sum vit vilja hava kvalitet heldur kvantitet so vit burdu kanska hugt eftir avtjalspotykkin hjá okkum soleiðis at turistar sum ferðast í føroyum rindað í landskassan sum øll onnur skulu vit geva frítøku v emvig so burditað heldur verið har sum neyðsinjarvørur hjá barnafamiljum til dømis mjólkbreyð og grønmeti og annað sum barnafamilgir mugu hava eg veit tat summi londum hevur mann defiriserað mvige er ymiskt tað rike altíð fimmogtjúgu prosent eg havi skilt meg ikkifð hóskoyvi so hldi í fraklandi er tað matvørum sjey prosent bara og so nakað hægri av øðrum vørum sum kanska verða bersagtaðar sum sum luksis vørður í tann mun o tað kanska vit kundi hugt eftir men vit vita at tað at landið skal hava tær pengarnar inn nøkulunda tað sama sum tey far í tag í emvig um mikki sum manglar pengar í landskassanum men kanska skuldu vit sett eitt sindur øðrvísi saman og latið millum annað alt tað sum við ferðavinnu rinda soleiðis at útlendsk ferðafólk eru við til at rinda í landskassan í føroyum tá tey eru her og ferðast og brúka okkara samfelag takk fyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar fyrstur er jóhann
hannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja skilagott sum aksel johannesen fór frá bara hugsa mær at spurt ein spurning er tað hotellkømur og so er tað kampingpláss eg hugsi hvussu er tað so við við smáttum sum vera bygdari er tað tað sama sum hotellkømur er ikki orliga vitandi um tað e veit akselve johannesen tað takk fyri

akselvi johannesen ger sovæleg veit ikki heilt tað roknii lanstýrsmaurkn svara nærri uppá men eg trúgvi tiski nakað við at vist bara oyran á smáttur leiðar út privat so privat persónur so e taðnokk ikki emvigskrásettur tað er nokk nakað við um tú ert vinnurekandi lykki og so framvegis ha men um tú ert vinnurekandi ert tú su sleppur undan mvig eg eri ikki heilt vísur í tí tá tað heavr smáttur tað veit landsýrsmaðurin neyvari at siga frádrokni við enn en eg dugi at spara
ja takk so er tað beinir
ja ger so væl takk fyri nú var akktusat fyri hansæ eis sndur rinnji eisini her at l útlendingar kanska ikki betala so nógv í landskalsavnir av tí g vit hava m gfrítíg av hotellkømrunum og loyvi innum framvegis men um man til dømis leygemerika av tað kundi tað kanska ikki hugsast tað at atta saman so ver tað dýrari ferðast føroyum so velja tey kanska sær onnur ferðalnum og so verður ska kandað ávirka ferðavinnuna neililiga hjá okkum
takk fyri ja takk
tað kann tað avgjørt tí haldi viðgera tað tað betur akkurát tað tann tann spurningin men nú var millum annað jakup mikkalsen framsøgan hjá fólkafils uppi her segði at mvig man ikki evigfrítøka tólv kømar í danmark haldi eghann segði so a vit hava kappingarfyrimunir har í føroyum men spurningurin er skulu vit hava s nógv ferðafólk í til føroyar sum møguligt ella skulu vit heldur hava fólk tá mann sigur sum hava pengar og vilja betala endamálið er at fáa ferðafólktil føroyar sjálvandi suld ty vera vælkomin beahanda tey pent men tað er at tey leggja pengar eftir seg í føroyum tað gevur onga meining at fáa eina rúgvu av ferðafeilki til føroyar som iki gja pengar eftir scepa tí vit sigat tit skul ikibetala nakað í føroyum tað gevu ikki meining her hugsi eg bæði í landskassan men eisini um um privatu vinnulívið ikki minst vanska úti útoyggja og runt um við landinum sum royna at selja okkurt til til tey ferðandi sum eru í føroyum

billjustinussen gersoætakk fyri frú forkvina ja altso tað er uttan iva sjónarmiði sum telja báðar vegir men vit hava hava skipað tað soleiðis at alt sum verður útflutt tað er uttan emvg og ferðavinnan kann í stóran mun síggjast sum útflutningurin við tað at tað kemur fremmantua luta inn í landið ígjøgnum ferðavinnuna og til dømis vissi ein vissu ein eitt ferðafólk keypir eina troyggju ella eitl annað her so kann tað fáa emvigi aftur tá i tað tá ið tað fer avstað á landinum aftur við hesari vøruni so í stóran mun so er hetta ein ein vinna sum er nokk so avgjaldsfrí sum ein partur av øtí heiminum sum vit vit liva í so sær við tí ljósunum so er tað nokk ikki órímiligt at mann
tonhevur slíkar ásetingar ja takk
akselvi johannesen ger so væl ja eg veit at tann er ferðast at tú keypir tá vit eru uttan at tú keypa eitt til annað at mann so fær tað aftur taks frið og sum framvegis at tær skipaðu tað er tað tað er men hava okkurt gamla lond mvg-fýr tøk á leigubilium hava tær mvg-fýr tøk á telukømari og gistikarhúsum framvegis ikki mær vitandi tað kann vera at okkurt meg ikki veit um spurningurin er at vit skulu hava ein ferðavinnur í føroyum at tú ferðavinnan er fantastiskur at stýran er rætt men endamálið kann ikki verða havt so nógv sum møli sum einki betala skulu heldur hava færri fólk til betala bæði til landskassarnar landskassan kommunukassarnar og til privatir vinnuførtøkurnar so vit geva avgjaldsfrítøk allastaðni sær sum ferðafólk til tær tænasturnar tær brúka so veit eg ikki um vit fáa so nógv fyri ferðavinnu sum vit ynskja at fáa
ja takk næstur at røða er magnus rasmussen
ger sovæltakk fyri frú forkvina ja mvigfrítøka fyri ei av kampingplássi mann siga hetta er ikki nakað so langt uppskot men eg haldi t er fleiri tættir í einum sovorðna uppskot allíkavæl undanfarnu samgongu tá tá var mann í andstøðu tá fór mann upp her av til og og líkasum segði hvar er hoyringsskrivog og og nú stendur mann her sjálvur men partur a as samgongu og tað ikki er hoyringsskriv tað tað má eg siga tað tað smakkar man illa eg veit væl hetta er ikki nakað nakar svervektari av einum máli men men eg haldi tað er gott at hetta kundu verðið til hoyring eg veit væl at tá ið tað nú ikki verurtil hoyring so fáa vit kanska eitt sidur meira at gera í fíggjarnevndini við at fáa lýst málið men men eg haldi tað at vit eiga at hava sum mál tað var undantakið at tað ikki fer til hoyrinog at siga tað mann so knappla tíð a síða men so er bara at byrjað fyrr so tað sagt hetta og hyggja vit eftir fíggjarliga so stendur her hetta snýr seg um tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur so kann mann siga ókey tað tað er nú ikki nógv visti mann sigur at landsins fíggjarlóg er einar seks milliardir men men tað eru o tað eru so pengar men tað er so tað er so upplýst mann tosar um at javnseta við hotell og gistingarhús eg haldi at tað eisini vert at siga at bmb er eisini emvigfrítt og eisini vist t leiga nakrar smáttur út emvigfrítt og so er tað líka sum at javnstilla hetta her við við kampingplássinum men har kemur hann inn á eitt annað mál tað er tað at kommunurnir nógvar kommunur í føroyumat hava kampingpláss og leiga kampingpláss út og tæreru ikki emvig skyldogar tað il siga nú nú er nú er tað soleiðsnar at tær begtala kki emvig men fara tað it líta sidur víðari so hava kommununi ikki loyvi at hava mann sigur tað havi ikki loyvi at hava nakrað vinnuligt og og so er tað nøkur sum hava sítt egna kampingpláss ella hava fingið eitt frá kommununi og hava ein sáttmála og leiða so núog og har skal mann so betala emmig og tí tí hongur hetta her ikki ordiliga saman og tí kann eg gott fyrihalda mær fyriahalda meg til tað at mann sigur at vit skulu javnseta soleiðisnar at tey sum hava kampingpláss eru líkastillari men eg haldi spurningurin er eisini áhugaverdur ta er tað at at fara í holt við kanska eg veit ikki um að er okommunala eftirlitið inn og at hugta upp á hetta her ja men at kommunurnar hava vinnuligt virksemi tað er mær vitandi ikki í lagi at at hugtaupp á tað annars haldi eg tað sum eg segði hetta málið fer atkoma í fíggjarnevndina og eg haldi hvussur at taks tað tað stendur hetta her færi umsitingaravleiðingar fyri taks og og sikkurt veru ta itt sinur lættari fyri taks kundi fri kilt mær men taks eru so ein natúrligur partur sum skuldi verið hoyrdur so haldi g eisini kanska at kommunufelagið skuldi koma á gott at at greitt frá um hvussu hvussu tað hongur saman so samanumtikið so skilji eg ordiliga væl hettaher við at mann skal javnseta so at kappingin er jøvn men vit mugu eisini ansa eftir at vit hava eina emvigelóg at vit ikki gera so nógva undantøk at vitholan so at líkasum at at hugt meir yvirskipað upp á emvigelógina og øll hesi eru undantøkini tað haldi eg tað er størri arbeiði sum kanska burdi verið gjørt í landsstýrinum men men visu vit blíva við at koma við undantøkum og undantøkum so so verður hon nútolað men hetta skal so fáa eina góða viðgerðo vit fara at lýsa málið væl í fíggjarnevndini tað skal ikki vera nakar vi
um tað takk fyri ja takk har var ein viðmerking blant
gesæja takk fyri frú forkvina ja tað er hetta her við um kommunurnar skulu í veruleikanum hava loyvi til ati at reka vinnuligt virksemi sum teir gera í dag altso tað er jú í beinleiðis kapping við tey privatu kampingplássini sum eru kring landið at summar kommunurnar rekað eitt kampingpláss í í teirri kommunu eg eri øgiliga ivasamur í tí føroynum eg haldi at at mann burdi simpultar noktað kommununum at havt driftina ella raksturin av einum kampingplássi tí at eg meti ikki at tað er ein kommunal uppgáva at skipa fyri at og so slett ikki at kappast við privatar á økinum o spurningurin er so fær fær fíggjarnevndin at taka tað málið upp og hetta her við við um kommunurnar veruliga hava loyvi illa illa um tær skulu hava loyvi til at kappast við við privat

ja takk fyri frú forkvina ja altso tað er soleiðisar at kommunurnar hava ikki loyvi at hava vinnuligt virksemi og vissi eg hugsi frá mínari tíð sum borgarstjóris so kanska vóru vit við til at etablera at at fáa eitt kampingpláss løgdu lendog til og og brúkt eitt sindur av pengum men so veittu vit út so veittu vit út og so var tað ein ein felagsskapur sum so síðani hevur og og mær vitandi vistit er soleiðis ær sum stendur her so so talið tann felagsskapurin mvig meðan vist tað hevði verið kommunurnan sjálv so bleiv atnikki anveg tað er tað sum ikki er í lagi og tí royni mann javnstilla hitt við um kommunurnar skulu hava loyvi altso eg haldi ikki tær hava loyvi og tá liggur tað faktiskt hjá vinnumálaráðharranum og tað sum hevur við kommunala eftirlitið at gera so sjálvandi fara vit at sat spyrja um hetta her men eg rokni við spurningurin er um ikki er faktiskt bara at hann hevur eina lóg altso eg eri kanska itt sindur har men men sjálvandi fara vit eg hvussu eg skjóti upp at kommunufelagið eg minn a at greiða frá at at at at lýsa hetta her men eg trúgvi ikki tað er endai á fíggjarmálinum tað er meira hjá vinnumálaráðrnum
ja takk næstur at røða er pállareynartúgvu ger so væl
tað stutta av tí langa er at vit taka undir við at gera hesa broytingina sum landstýrismaðuri leggur upp til at javnseta kampingpláss útleiðan við við annað líknandi virksemi sum hotellvirksemi tá tað er sagt so haldi eg tað kann tykjast eitt sindur løgið ati tað sum landsstýrismaðurin beskeftia sær mest við teg er at minka um inntøkugrundarlagið hjá landskassanum tá ið hallið á fíggjarlógini er tvey hundrað og fimtan milliónur krónur s eg hugdirætt eftir tí brisjekteraða hallinum

at skula krevja pengar inn og tað er kanska eisini freistandi visti mann heldur at mann bara ætlar sær at sita trý ella fýra ár g valdi at mann bara spæli ta violinina men men hevur mann hevur mann ein hugburð um at at av ábyrdina av landinum upp á longri sygt so hevði eg onkursvegna væntað at sæð onkur uppskot sum sum peikaðu tannvegin at at altso vit mugu fáa pengar inn so nú eri sær tað út til at onkursvegna fiskar eftir eftir forskelljum samfelagsøkjum sum sumsum kunnu fáa lættar og og og tað skilir mann væl altso øll vilja øll vilja gjarna sleppa lættari men ððtað stutta at langa er at vit samlaða roknistykkinum so vendi tað nokk so nógv tann tann skeiva vegin eg sigi ikki at hjørgun niclasen einsamallur hevur hevur ábyrgdina av hann arvar sjálvandi hann arbeiðir sjálvandi eftir roknistykki sum sum undanfarin eisini hava verið við til at gjørt men men í hesum førinum so so kann tað tykjast løgið at mann at mann ikki hevur meira fokus upp á at at vit skulu altso fáa roknskapin at passa tað nýtist ikki at passa akkurát í dag men men málið má vera at mann fær eina passa upp á sigt og vit hava eina uppaftur størri ábyrgd sum eru á á sjálvbjargnesleiðini tí vit hava jú uppgávuna at lyfta sum eitur at vit skulu fáa samfelagið at bera seg eisini uttan heildarveitingin ú danmark og har plagdu fólkaflokkurin at at vera við hvussur í retorikkinum eg veit ikki tað er tað er blivi eitt sindur meira tað er blivu eitt sindur meira spjatt ímillum millum tjóðskaparrøddirnar í fólkaflokkinum eg hoyri tað ikki serliga væl væl í politiska landsravinum longur tað kann vera at ta at tað at tey virka meira enn tey tosa men menmen men tað hevð verið gott eisini at at at fingið ein ein ein landsstýrismann fyri fólkaflokkin í fíggjarmálinum sum sum hevði tað sum málsetning at mann vildi hava ein sjálvberandi

til nú var tað fólkaflokkurin sum komi í emvigenum vist eg minnist rætt eg haldi at jógan sunnsteiness kom við tí tað skuldi vera tað tað tað heilt stóra og og góða og eg rokni við at tað er øgiliga nógvir føroyingar sum hava ynskt tat har sum piparigrør síðan men sjálvandi er tað ein inntøkumøguleiki sum vit í dag hava inkluderað tikið til okum sum partur av av mátanum vit fíggja okkara samfelag uppá sum eitt brúkaragjald

emvigskipanini og og spurningurn er um um undantøkini eru tey sum tey skulu vera tað er ein skipaðusr í at á hesum økinum tá tað snýr seg um um ferðavinnuna sum heild sum heildur verið undantikin so hevr tað nokk verið tí at mann frá byrjanini av vildu royna at hjálpa eina spírandi vinnu men nær fer tú frá at verða ein spírandi vinna til at verða ein berandi vinna og tá ið tú fer frá at vein spírandivinna til ein berandi vinna merkir tað so ikki eisini at tú tá fær tær somu n skyldurnar sum restina av vinnulívinum og eg ætlaði mær at viðmerkja júst tað sama sum sum aksel v johannesen nevndi at tað gevur ikki so øgiliga stóra meining vissu vit hvíta okum við at hava mvigfrítøku á tænastum sum sum útlendingar skulu gjalda tá ið teir eru í føroyum tað snýr seg sjálvandi um hjá okum at royna at fáa so nógvar pengar burturúr tlendingum sum yvirhøvur gjørligt tá ið teir koma her at vitja okara vakra land tí tey finna ikki vakrari land nógva aðrastaðni í heiminum skal eg heilsa og siga so kanska landsstýrismaðurin kundi ístaðin fyri at at vit viðgera alla tíðina kanska landsstýrismaðurin kundi komið meira við einum sovornum einum hugsjónarligum útspæli um hvussu vit skulu fíggja samfelagi við við avgjøldum við við brúkaragjøldum m ter leiðin a fara heldur enn at vit bara fáa onkran lítlan dóttin her ella tað er samanumtikið er hetta sum sagt ikki tann tann heilt stóra broytingin og sjálva broytingina haldi eg kann siga a vit taka undir við meg vit fara sjálvandi at viðgera tað við vælvild í fíggjarnevdiinikk

ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna summi røðar sigur so er tað nokk so áhugavert at mann helst vil hava at mann kanska tað tykist móðir nær um landsstýrismann sum ikki leggur so nógv í um mann onkursvegna verjir inntøknar ella onkursvegna bara koyra út so eg haldi at sum røðari sigur eisini mann má vísa vísa eitt sindur av ábyr tá mann situr og stýrir takk fyri

a pállareynatgesætakk fyri eg veit væl ati tað hevur verið eini tendensur í retorikkinum at at høgra flokkarnir hava last tað okum sum sum kanska hella vinstrumegin miðjuna til til ikki at vilja taka ábyrgd av av inntøkunum í í í landinum men tað haldi ikki er eitt argument sum sum heldur egvs eg minnist rætt so er tað tann útreiðsluvøksturin sum var á fíggjarlógini í fjør ein tann hægsti ein tann hægsti sum eg veit um í í í nýggjari tíð og tað er meðan tað situr ein ein ein nokk so nokk so sokalla ultraborgarligu samgonga so so tað er meira tann vegin haldi at at mann onkursvegna rennur undan ábyrgdini soleiðis sum signalini venda nú altso eg hevði hvussur sæð at mann tók ta støðuna har mann hevur tvey hundrað og fimtan milliónir krónur í í halli í eitt sindur størri álvara en mann ger takk fyri

takk fyri frú forkvina ja kanska skulu vit líka tikið afturí aftur tráðin frá pállareynatúgvu og onkur annar hevur eisini verið inni á hesum við inntøkum landskassans tað eru tveir mátar at síggja tað uppá tað er at fokusera upp á tær ítøkiligu beinleiðis inntøkurnar ella at fokusera upp á møguleikarnar sum átøk skapa fyri at skapa aðrar inntøkur og eg eri eg eri sannførdur um at ein lykil til at ferðavinnan hevur havt so veldigan vøkstur seinastu árini tað er at vit hava havt nøkur átøk eisini frá politiskari síðu sum hava gjørt tað at ferðafólk hava kunna komið til landið fyri ein eini kappingarføran prís og hava kunna uppihildið sær í landinum fyri kappingarførar prísir og onkur hevur nevnt hetta her við mvig av bilum og leiðubilum og dittodatt altso eg haldi nógv átøk sum verða gjørd sum kanska tykjast at gera tað at landið missir inntøkur tey kunnu vera við til at lokka fleiri ferðafólk til landið sum síðani leggja pengar eftir seg tí at tey brúka eisini tænastur í okkara landi sum kasta av sær bæði mvg og vinning og virksemi í landinum uttan ferðafólk so so verður eingin inntøka av nøkrum frá tí síðuni so tað snýr seg eisini um eina javnvág millum at lokka ferðafólk til landið fyri síðani at fáa tey at kasta pengar av sær av sær í landinum grundgevingarnar fyri hesum uppskotum eru einfaldar hetta snýr seg fyrst og fremst bara um at javnseta kappingina soleiðis at tey sum eru í hesari nokk so smølu branskini sum kampinkvinnan er at at tey eru undir somu treytum sum tey sum leiga út gisting á annan hátt hotellkømur so eg haldi at tað er sum so ikki ikki so øgiliga nógv sum er neyðugt at siga um hetta uppskotið onkur hevur verið inni á at mann útholar emviglógina eg vil siga at tað er hon langt síðan er gjørd gjøgnum nógv ár hava vit vit vi skuldi brúka ta negativa orðið úthola emviglógina og tað er næstan eingir bókstavar eftir í í bókstavarraðnum til at gera undantøk vit hava undantøk heilt frá a allan vegin b c d ef g h i j k l m n o p k r s t vit koma heilt niður til t í undantøkum í emviglóggávumi til dømis t har er tað søla av ljóðbókum ið hoyra undir vørum nummar eittlannað í tállskránni s tr søla av bókum at hoyra undir vørumnummar tað og tað r t frímerkir q er pengasemyntir p er sølaumvæling av føroyskum træbátum o taer gjald fyri ferðing um flutning gjøgnum tunlar ella brúgvbrúm og vegum sum hava samband almenna vegakervi útleiga festin er eitt annað reseptiskildur heilivágur í eitt annað nú var aksel johannesen inni á breyð og mjólk og so víðari men altso her eru eisini ting inni í í gásareygum útholandi av mvigelóggávuni sum venda sær til tey sum veruliga hava brúk fyri tí vvt brúka retorikking hjá aksel johannesen so og kringvarpsgjaldið er so eitt annað eisini hevur eisini sín egna bókstav her eru í alt sjeyogtretivu sum eg dugi at síggja undantøk tí at inni í hvørjari av hesum her hvørjum av hesum bókstavunum eru jú eisini fleiri ymisk so ati tað er langt síðani hent vistu vit tosa um at úthola mviglóggávuna hetta er ein avleiðing av at mann nokk so tíðlig tíðini valdi at gera útleiga av kømurun emvigfrí og so sigur mann fyri ikki at seta fólk ójavnt í kappingini so er mann komin har til nú at kampingvinnan eisini skal verða fevnd av hesum hon hevur verið lítil hon er vaksandi og tí er tað uttan iva skilagott at gera tað nú takk fyri
takk fyri
sretar ein viðmerking hon frá edvur jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg hoyrdi sum í røðu í áðni tað bleiv sagt at í staðin fyri at hyggja kanska møguligt kamping og annað so kundi mann kanska hugt eftir eitt nú mjólktarproduktum til barnafamilju men tí tað var nógvir útlendingar men akkurát tá tú kemur til kamping so so vildi eg sagt ein rættiliga stór prosentsassur av teimum sum eru tim ymisku kampingsplássunum eru teir føroysku barnafamiljurnar sumi sum fara runt alt føroya land tað er kanska nøkrir heilt fá prosentir sum sum eru útlendingar sum eru so tað tað haldi eg har fenr manneitt sidur skeivur tað kann vera tað eru nakað meir kanska innan fyri hotellveru sær men akkurát hetta her at fara vikuskiftir við allar familjuni og nógv kanska eisini av teimum sum ikki hava so øgiliga góð møguleika at fara alla aðrastaðni uttan landa sum sum velja at ferðast í føroyum tíso eg haldi tað at tú rakar væl væl við hesum her til at tú gevur barnafamiljuni lætta at kunna kunna njóta tí føroysku náttúruna og ferðing
takk
biljustinsenja ja hatta var eisini áhugavert sjónarmið tað er nokk uttan iva rætt sum ha sigur at tað eru nógvir føroyingar sum sjálvandi eisini fáa gagn av hesum at at mann ger hesa her broytingina í lóggávuni takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og tanna
fyri frú forkvinna hetta er eitt lítið uppskot má mann siga um eina broyting í mveglógini og eitt uppskot til enn eina mvg frítøku í sínum egna logikki so er hetta uppskotið væl grundað man samanber kampingpláss sum hetta snýr seg um við útleiðan av kamari og hoteá hotelli og gistingarhús og tað er jú púra rætt at tað eru tvær líknandi vinnur sum kappast við hvørja aðra so hví skal tann eina sleppa undan mveg meðan hin skal rinda tað er í sær sjálvum eitt gott argument fyri eisini at frítaka kappingpláss fyri at skula rinda mvg hinvegin sum undanfarni røðari vísti á so er mveg lógin hevur hon øgiliga nógv undantøk og tað var nokk so lýsandi hetta sum biljustinussen vísti á við afabetinum at vit eru komin upp til te hetta er so enn ein eitt ískoyti til bókstavin j har sum kampingplássini koma afturat so tað er ikki ein gong afabeti sum fer at seta avmarkingina á mvegfrítøkur undir viðgerðini er eisini komið fram hetta við markinum og marka mót í emveglógina at tá ið vit nú siga ja men tá ið hotellkømur eru mvegfrí so skulu kampingplássa eisini vera mvegfrí so er næsti spurningur hví ikki e bmb hví skal tig ikki vera emvegfrítt hví skal útleiðan av summarhúsum til dømis ikki vera emvegfrítt tað er avbjóðingin vit koma ongantíð til eitt natúrligt mark sum sigur her til og ikki longur hetta uppskotið er mett at kosta landskassanum tvey hundrað og hálvtrýss túsund so tað eru ikki nógvir peningur tað fer nokk ikki at merkjast men eg haldi prinsippið í tí eisini eg haldi at at hetta landsstýrið kanska gjørdi vit tað eisini ein ávísan mun kemur við nógvum smáum uppskotum sum kostar landskassanum bæði á inntøkusíðu og útreiðslusíðu og mann heldur at tað er lítið alla tíðina

og tað virkar sum um ati eg havi sagt tað fyrr og eg fari at siga tað eina ferð enn eg haldi eg havi hoyrt landsstýrismannin siga onkuntíð ja men jú jú jú færri inntøkur landskassan hevur jú av sær sjálvum vil tað virka avmarkandi upp á almanna forbrúki tí at so hevur mann ikki pengar til at brúka men tað passar jú ikki otað hevur hetta landsstýrið demonstrerað væl og virðiliga við at hava hæll á fíggjarlógini sjálvt tá ið tú tekur koronaútreiðslurnar burturúr so tað passar ikki at mann tilagar útreiðslurnar til inntøkurnar sum annars kundi verið eitt borgarligt fígjarpolitiskt prinsipp tað heldur mann ikki framsókn hevur eitt uppskot í morgin annars sum nemliga snýr seg um hetta her við at fáa eitt fíggjarpolitiskt regluverk sum ásettir at tú kanst ikki uttan avleiðingar økja um inntøku í landskassans uttan eisini at gera nakað tilsvarandi fyri at fáa javnhuga í eitt annað sum hevur verið uppi í hesum orðaskiftinum tað er hetta her hví skal mann blíva við at sleppa ferðavinnuni undan avgjøldum nú vísti edva jacobsen at at tað er jú eisini og tað kanska hevur serliga verið galdandi seinasta árið at ferðavinnan í føroyum er jú eisini føroyingar sum ferðast sum velja at ferðast í føroyum heldur enn uttanlands so tað er ikki bara útlendingar sum fáa ágóðan av hesum men eg haldi at tað er ein týðandi spurningur vit eiga at taka upp altso hetta her við ívit síggja jú at ferðavinnan hevur hevur við sær neyðugar íløgur í samferðslukervi at vit mugu tryggja okkum at ikki ferðavinnan ikki bara verið útreiðslurar fyri landið men at vit eisini fáa inntøkur so tað onkursvegna javnvegar til seinast og helst eitt sindur meira enn tað

øhetta her uppskotið kemur í fíggjarnevndina og eg gangi út frá at vit fara at hava nakrar hoyringar har og sum sagt eg haldi í seinum egnalogikki so er ta hetta eitt gott uppskot eg haldi tað er rímiligt at kampingpláss verða síðustillaði við eitt nú kømur o gistingarhúsum meni eg haldi eisini hetta her uppskotið útloysir aðrar spurningar sum vit eiga at viðgera nærri
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin í fíggjarmálum jørgen niclasen sum fær orðið
ger sovælfrú forkvinna heg fari at takka framsøgufólkunum sum eg haldi øll vóru positiv hóast tey royndu líkasum at koma við onkrum negativum tingum á vegnum so so vóru tey positivt við sjálvum uppskotunum men kanska meira negativur fyri okkum persónum h ja hetta uppskotið er eitt rímiligt uppskot tá mann hugsar um kampingpláss í mun til hotellkømur og vistu vit hugsa okkum at eisini leiga av fast ogn altso fara vit út og leiga okum eini hús so er tað eisini emvige frítt ø og so er so spurningurin ja men hví leggja vit ikki bara envege á alt tað er so ein møguleiki sum eg bara ikki halda vera rættur og eg sletti ikki halda vera rættur tá ið ið ferðavinnan liggur tí andaleypi sum hon ger nú tað verður sagt hettaher við kampingaplássinum atað er til útlendingar og og har má eg so geva edvu jákobsen rætt altso kampingpláss í føroyum verða í nógv nógv størst mun brúktar av føroyingum og føroyskum barnafamiljum tað er er er tað má vera eitt ógvuliga lítið tal sum tey verða brúkt av útlendingum so so at her er serliga meint upp á føroyinga so tað sum vit gera her tá vit vit hugsa útlendingar útlendingar sum eiga ein bil ein leigubil teir skuldu betala envige á leiðini men men har valdu so løgtingið aftur at vera eitt sindur saspíri við teirri lóggávun í leiðubilum at allur eingin leigubilur er størri enn ein miðal bilur mann var bangin fyri at vist teir komu dýrar bilar tað skuldi eg ikki vera men ein dýrari bilur um útlendingurin kom her og leigaði tann dýrari bilin som eg havði betalt nógv meiri í ennveg enn sum nú at hann stórt sær bara kann leiga bíligar bilar útlendingurin sum kemur her ærtaksfrið tað vil siga at keypir hann troyggjur ella annað jamen so tá hann fer av landinum so so sær hann tað meir viðsgjaldið aftur tað er so ein skipan vit hava valt að havt og spurningurin er er hon røtt at hava ja onnur lond hava tað sama tí her er jú talan um um útflutning hin avbjóðingin sum er í hesum uppskotinum tað er at í dag eru nøkur kampingpláss mvegfrí meðan onnur har krevja vit emveg og tað er tí at kommunur í summum førum reka kampingplássið sjálvar og tá ið kommuna sendir eina rokning jamen so er einki emvege á og eg skilji ikki at kommunala eftirlitið e ikki hevur verið inni á tí økinum altso kommunala eftirlitið hevur til dømis verið og sagt at sum dømi at teir sumna kommuna sleppur ikki at reka kafiteriuna í svimjihylinum tí tað er vinnuvirksemi at tað skal út til seterast til privatar men av kappingplássinum hevur so kommunala eftirlitið í einki gjørt eg veit ikk um tæir brúka alla tíðina upp á onkrar nevndarsess til javnaðarflokkin á tvøroyri ella hvat tey brúka tíðina uppá menen eg vildi hildið at mann burdi farið inn her og sagt við kommunurnar hoyr tað at kommunur eru við til at at gera eitt kampingpláss sum kann vera dýrt í nógvum førum tað er so sýnsøk men so eigur mann at úttl sitera tað aftaná tað so tað eru so tvey sløg av av javnseting bæði millum kampingpláss í føroyum sum ikki er eins edag og eisini millum kampingpláss og til dømis hotellkømir e men eg takki sum sagt fyri eina góða viðgerð og vóni at mann á fíggjarnevndini fara at arbeiða væl viðtá ið tað skal atkvøðast sum hon hevur verið her í dag
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um um orðið í hesum málinum og málið verður beint í fíggjarnevndina næsta mál á skrá eru fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar av løgtingsmáli uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um raði á málinum um málsøkjum at taka loftrúm og flogferðslu undir føroyskt ræði og hetta málið tað verður beint í uttanlandsnevndina og eg skal biðja um framsøgufólktað verða fyri fólkaflokkin annika olsen fyri javnaðarflokkin aksel willemson johannessen fyri sambandsflokkin jaspur langaard fyri tjóðveldið sirið stenberg og fyri framsókn bjarni kárason petersen og tann fyrsta røða verður annika olsen ger so væl
takk fyri tað frú forkvinna ja til viðgerðar er yvirtøka av loftrúmunum tað er uppskot frá tjóðveldi frá formanni tjóðveldsins høgna hoydal

tað sum mnn kann siga um hetta uppskotið tað er at umsitingin og alt tað sum gongur fyri seg í loftrúminum tað verður umsitið avíslendskum myndugleikum og tað vil siga at allar inntøkur og tænastur og arbeiðspláss við meira fella tískil til íslands heldur enn til føroyar lat tað vera púra greitt at akkurát hetta málið og hendan yvirtøkan eg haldi hon hevur verið á valskránni hjá fólkafloksinum tey síðstu fýra valini løgtingsvalini so tað er eingin ivi um at fólkaflokkurin hevur í hvørsfall ein øgiliga jaligan innstilling til at hetta her kemur á føroyskar hendur men sum tað nú einaferð er so er mann jú í ymiskum konsirlatiónum og ymiskum samgongum sum ikki hava hesi viðurskiftini í í í samgonguskjalinum og í í tí arbeiðsskjalið sum mann gongur eftir politiskt og tað er tað so sjálvandi heldur ikki í hesari samgonguni saman við sambandsflokkinum og tíverri kann mann siga tí ati í mínum huga heimi er tað einki annað enn en sjálvfylgja at tað eru føroyskir myndugleikar sum hava eftirlit og sum hava ávirkan á hvat gongur fyri seg í loftrúminum upp yvir okum okur hava faktisk onga hóming av hvat gongur fyri seg hvat er ta fyri flogferð sum flúgva í føroyskum loftrúmi og so framvegis

regulerað virksemi sum sum gongur fyri seg í luftini tað er regulerað undir tí sokallaða ekavosáttmálanum sum ásetir øgiliga neyv gjøld fyri flúgving og loftrúminum alt annð up á veðklássa og so framvegis men allíkavæl eta eitt sindur ymiskt hvussu í londini áset hesa gjøldini bretland hevur eina áseting av av gjøldum meðan meðan eu hevur eina aðra áseting okur vóru herfyri á vitjan uppi á sórnfelli saman við uttanlandsnevndini og eg má siga at tað var ein øgiliga upplýsandi virkisvitjan vistuman kann kalla tað soleiðis har okur fingu nógv at vita um hvat ergentiliga gongur fyri seg í í loftinum uppi yvir okkum og okur fingu hvalfa eitt nógv betri innlit í viðurskiftini bæði av sornfelli og hvat hogur verðið har og hvat hvat fyri møguleikar sum liggja í tí virkseminum sum sum er og kanska sum eisini kemur at vera okur fingu millum annað upplýst at tað dagliga flúgva tvey hundrað flogfør í føroyskum loftrúmi og í hesum her uppskotunum er so gjørd ein leyslig meting av hvat ið inntøkur kundi fella til tað føroyska samfelagið vissi mann hevði loftrúmið á føroyskum hondum og sambært hesum yvirlitinum sum er í uppskotinum so so metir mann at at inntøkurnar sum kundu koma til tað føroyska samfelagið liggja á leið hundrað hundrað og hálvfems til tvey hundrað milliónir krónur tað eru sjálvandi eisini útreislur sum standast av hesum og sambært uppskotinum sum fyriliggur eru tær sum mettar at vera átta milliónir krónur táið ið undirgrundim kom á føroyskar hendur var tað ein stór hending tað at føroyingar kundu fáa ágóðan av tí sum var í undirgrundini at okum sjálvur høvdu avgerandi ávirkan á hvat hvat skuldi takast upp og hvussu tað skuldi handfarast tað haldi eg er nokk ein av teimum størstu frambrotunum í føroyskari sjálvstýris rørslu at t tað kom á á føroyskar hendur og tí er tað einki meira enn rímiligt ati loftrúmið eisini kemur á á føroyskar hendur skjótast gjørligt tað er nóg sum sagt ikki í hesari samgonguni at tað fer at henda tað vanti eg ikki men hetta burdi verið eitt málsøki sum allir flokkar á tingi sóu ágáðan av kom á føroyskar hendur bæði tá tað kemur til inntøkurnar ikki minst men eisini arbeiðsplássini og allir teir møguleikarnar sum sum liggja í har tað sum eg skilji á lanum tað er at tað er øgiliga trupult at koma íí samráðingar við danir um hesa yvirtøkuna og fáa eitt greitt innlit í hvat fyri forðingar liggja í hesum og hvat fyri inntøkur og so víðari tað er akkarsum t er sornur eitt sormburøðringsansktur og danir hava ikki serliga stóran áhuga í ati at seta seg við samráðingarborðið at ati at greina hesi viðurskiftini og at lata føroyingunum loftrúmið málið verður kanska eisini meira aktuelt nú tá ið prátið kemur inn á tann radarin sum hevur verið nógv umrøddur í seinastuni at at mann fær eitt betri yvirlit við seg í hesin radarin verður settur upp á sotnfelli at mann fæ eitt betri yvirlit yvir hvat eta fyri flogfør sum flúgva í føroyskum loftrúmi at at tað kanska kundi verið ein ein møguleiki við við tí radarunum sum sum eg untra skal setast upp á á sornspelli men hetta málið tað fer so í uttanlandsnevndina og tað fer sjálvandi eina bæði posiktiva og konstruktiva viðgerð í í uttanlandsnevndini eins og og øll onnur mál sum koma í í nevndina
takk fyri ja takk fyri tann næsti at røða verður aksel willemsson johannesen ger so væl
frú forkvinna hetta er eitt uppskot frá ja eg vetikium tað er frá tjóðveldi ella um tað er frá formanninum í tjóðveldi høgna hoydal umboðandi tjóðveldi er tað so tað snýr seg um at yvirtaka loftrúmið yvir føroyum sum í løtuni ikki er yvirtikið tí er tað felags málsøki og tað er danmark sum hevur ábyrgdina av tí men tað er soleiðis í dag at danmark hevur valt ati gera eina avtalu við ísland soleiðis at ísland umsitur í praksis umsitur okkara loftrúm og tað flogferðslu sum er í okkara loftrúmi hevur tað eftirlitið og fær eisini inntøkurnar av tí men sum eg skilji á lagnum so er tað soleiðis at tær inntøkurnar sum koma av at flogferð flúgva ígjøgnum okkara loftrúm á størsti parturin endað nokk hjá íslandi men ein partur endar í danmark se eis havi e skilt tað og so skal eg ikki leggja høvdið á flokkinum siga skilta rætt men tað havi eg forstaðið og hvussu fongera so eitt loftrúm tað er soleiðis at mann hevur ein altjóða felagsskap sum eitur ekao sum føroyar ikki eru limur í tí vit eru hava ikiikki yvirtikið loftrúmið og har er tað so nakrar reguleringar feð gjørdar um ein sáttmáli hvørj gjøld mann kann taka rímiligan standargjøld men tey tey eru eitt sindur sindur ymisk gjøldini í temeropeisku londunum tað ikki so stórur munur á og vist mann tekur eitt einfalt roknstykki sigur kusigar flogfør flúgva gjøgnum føroyska loftrúmið dagligani ella um árið og hvussu nógv eru í gjøldini í øðrum londum so vildi tað givið eitt stað ímillum sambært hesa uppskotini her millum hundrað og tvey hundrað og álvfjerðs milliónir árliga í inntøku frá loftferðsluni í føroyum øh men tað er ikki soleiðis at mann kann taka eitt gjald fyri at flogfari fýra gjøgnum okkara loftrúm og so koyra tað í landskassan gjaldið skal svara til tær útreiðslurnar mann hevur av at umsita loftrúmum kann ikki vera hægri enn tað ne hvat liggur so í tí um man hyggur eti ísland so er tað nógv ymiskt sum liggur í tí millum annað hava eg skilt á lagnum at mann hevur bygd eitt sjóverjuskip sum er fíggjað av hesum inntøkunum soleiðis vit hugsa okkum og spæla okkum við tankan at vit yvirtaka loftrúmið og tað kunnu gera upp á at siga at vit umsita tað sjálvur men tað verður okk trupult tí tað eru rættiliga nógv lond sum hava avtalur har taðeru nøkur fá lond sum umsita loftrúni eisini fyri sínn grannalond tú kundi verið vúð kundi kanska umsita sjálvir men hin máluri kundi verið við key vit gera eina avtalu ví íslandi tit halda fram við a umsita tað men vit fáa ein partur av inntøkunum so kundi vit brúkt tær inntøkurnar til at tryggja trygdina við flogvinnu í føroyum og tað er ikki bara sjálvt trygdin á flogvøllinum alt gott um tað tað eru eisini nøkur størv men taðer kanska eisini ð mann sigur at tyrlutænastan altso bjarging við tyrlu at mann kann gera íløgur og kanska eisini rakstur innan fyri tað og tað sama vg at sjónunum bjarging um eitn flogfar dettur niður í føroyum at mann kanska kundi bygd eina nýggja eitt nýtt vaktar o bjargingarskip fyri tjaldri til dømis og kundi verið fíggjað av hesum inntøkunum so tað eru nógvir fyrimunir við at yvirtaka loftrúmið og og tað kundi eisini fíggjað altsom veðurtænasta tað er upplagt at tað hoyrir eisini til flogvinnunaa so tað er nógv sum vit kundu fíggjað av hesum inntøkunum og undanfarna samgonga hevði tað í samgonguskjalinum at vit skuldu yvirtaka loftrúmið tað var eitt sindur eitt sindur meira kompinserað enn ein upprunaliga hildið men tá var hvussu vit tosað um við millum annað danskar myndugleikar og eisini vóru umboða fyri embatsfólk also embatsfólkastigi áá fundi hjá ekao sum eygleiðarar at vit skuldu yvirtaka tað niðara partin í loftrúminum fyrst tí tað var meira einfalt og so tann ovara partin seinni so hetta ber til og tað eru inntøkur í tí og kanska ikki inntøkur beinleiðis í landskassan men inntøkur kunnu við til at fíggja ymisk tings landskassa ígjadag og nøkur spennandi g kanska vitanartung størv millum annað á flogvøllinum sum sum ikki eru her í dag men eg kanska eri í íslandi tí at vit ikki sjálvi hava ábyrgd a okkara so vit í javnaðarflokkium eru faktiskt jalig til hetta uppskotið her og vitfara ivi um tað at vit halda at at fyri tretivu árum síðani a yvirtóku vit tað sum eg undr okkum undirgrundina at vit eisini eiga at yvirtaka tað sum egpi yviri okkum loftrúmim og tað er eingin ivi um at tað eru nakrar inntøkur í tí hvussu stórar tað eru heta itt sindur óvist og at vit eisini megna tað vilda hava fólk til tað og um vit ikki skuldu megna tað her og nú so kann ann altíð gera eina avtalu sum danmark longu hev gjørt útav við ísland at tey fyribils umsita tær fyri okkum og so fáa tergam part av inntøkunum og føroyar ein part av inntøkunum og so skipa vit tað harfram so javnaðarflokkurin tekur undir við hesum uppskotinum her at vit yvirtaka
takk fyri frú forkunnug takk fyri johannes joensen
eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvina ja púra samd við aksend johannesen vit eiga at taka yvir loftrúvnum hjá okkum og taka reyða tíð tað sum er berst spennandi tað er tað er hvussu nógv arbeiðspláss kunnu skapast tí at hetta er vitanartung størv eg trúgvi at hetta kundi verið gagnligt fyri fyri føroyar og gagligt fyri framtíðina hjá føroyum tí vit sjálvandi megna vit sjálv at stýra okara loftrúmi tað ivist ikki í sjálvandi í samráð við við okkara nábúgvar men men men men eg haldi sjálvur at eg ætlaði kanst ær spyrja aksev johannesen um mann veit hvussu nógv størv kann skal liggja ella kunna hugsa sær at upplýst hvussunógv størv kanska liggja í tí at yvirtaka loftrúnur

honum sær so væl ja eg veit ikki ordiliga hvussu nógv mann kann betala beinleiðis á rakstrunum men eg síggi nógvar íløgur til dømis í tyrlur og í sjóverjaskipu sum við at kundi verið fíggjapartænasturnar men har er nøkur størv millum annað ætla vit akkurát nú at seta eina føroyska veðurtænastu stovnseta eina her í føroyum sum er upplagt sum ein eina fiskivinnu og sum tjóð ein siglandi tjóð at vit hava okkara egnu veðurtænastu tað kundi upplagt verið fíggjað av og snarð tí at flogførini og flogvinnan hevur avgjørt eisini brúk fyri eina føroyska veðurtænastu tá tey flúgva flúgva í føroyskum lofstrúmi og tað vildi vera ein partur av trygdini hjá flogferðsluni so tað kundi upplá yvir at tey stóðu við fíggjað av teimum ímdøgum
takk
anga olsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna tað er gleðiligt at hoyra formannin í javnaðarflokkinum taka undir við hesari yvirtøkuni ø og tað er rætt sum aksel ve johannesen nevnir at hetta her skal vera útrerðslurneutralt men kann ikki laka meira inntøkur enn tað kostar at reka hetta spurningurin bara hvat kann mann koyra í at hetta her raksturin av hesum her og nú nevndi aksels so sjálvur nøkur ting og tað er so upplagt men tað sum eg kundi hugsað mær at spurt aksevi johannesen um tað er hvussu upplivdið aksel johannesen samráðingarnar við danir tá ið mann samráðist um at yvirtaka hetta tí tað sum mann hevur hoyrt tað er at tað øgiliga trupult at fáa líkasum teirra tal og fáa gjøgnumskygdini í íhesi viðurskiftii sni sum sum okur tosa um so hvussu hevur hevur tann samráðingartilgongdin gingið hevur mann vert nakað positivan vilja um hesi

jnnssoleiðis sum eg skilti at undanfarna landstýrismanninum sum hevði ábyrgdna av hesum málsøkinum í seinasta valskeiði pál mikkelsen sog haldi ikki tað var beinliðis illvilja ímóti at yvirtaka tað men tað ar aðvar itt sindur trupult at fáa tøl heittpresis hvat inntøkur vóru av hesum her og kar inntøkun fekk í danmark og hvat fekk ísland meni meni at tað ikki bar til haldi eg ikki var á borðinum men at tað var vóru nakar konfirsatiónir um mann kundi la tá valdu távra lasbashusi deila teg tvey at taka tann niðara partin fyrst tí er nakað sum navi er umsitur í dag haldi eg altso ein privat donsk fyritøka nær vitandi kanska er tað almenn partafelag tað kum at yvirtaka og so kunu tay yvirtaka hin partin seinni men í ringasta føri so kunnu vit bara gera tað sama sum danmark og siga at ísland heldur fram at umsita tað tay íslandsm umsita í dag vegna danmark sum umsita tær vegna føroyar og so fáa vit ein part av inntøkunum sum danmark fær í dag og so kunnu vit brúka tað millum annað til at útbyggja útbyggja trygdina í sambandi við flogferslu í føroyum og tað liggur í tí veit eg ikki heilt men ísland hevur millum annað bygt á sjóverjuskip fyri tíleiga
pengar
fakt fyri steinbergersvøll takk fyri frú forkvinna ja tað er púra rætt sum tað verður sagt at tað er eisini inntøkur í hesum málinum báðir kann mann siga reinir pengar men eisini størv vitarnar størv so tað kann kasta nakað av sær aftur til samfelagið og sjálvandi er innsjókur eisini at mann hevur ræðið á loftrúminum og tað er positivt eisini at hoyra at javnaðarflokkur frá taka undir við málinum so skiltu tey hvør fall og tað bleiv eisini arbeitt námsnógv við tí í seinastu samgongu men tað var okkurt við at tað var bundið á nokk so nógvum konfensjónum sum gjørdi tað tá ið sindurin dró út men tað eigur hvør fólk at liggja nokk so nógv av tilfari so at tað skuldi verið nokk so lætta fær eftirsmálunum aftur
takk at
seljohannesen gersuvæja tað ereingin ivi umtað er at gjørt eitt forarbeiði í táverandi vinnumálaráðnum og tær konfirnirkatiónirar sum vóru vera kanska akkrát tað at tað vóru nógvar altjóða komfernsiónir ella sáttmálar sum vóru bindandi á hesum økinum øhmen ta ereingin ivi um at javnarfloku tekur undir hesum hugskotinum tað tað gera vit tað tóku vit eisini undir í undanfarna samgonguit í samgonguskjalinum vit halda ett skilagot at yvirtaka hetta her eitt eitur um nakað inntøkur sum an knni brúka nakrar íløgur men taðer esini spennandi størv sum kunnu verða skabdr í føroyum sum ikki eru í føroyum í dag og so fær bæði land og kommunur oa tær skattainntøkurnar frá teimum størvunum sum sum fella annaðhvørt í íslandi ella danmark í dag
takk fyri forimorkun tann næsti røða verður í jaspur langaard
takk fyri frú forkvina ja til viðgerðar uppskot frá høgni hoydal um ræði á loftrúmi og flogferðsla oh sum túð eisini er komið fyri fram so kan man at siga hetta er ikki eitt nýtt mál hetta eitt mál sum hevur verið javnan við uppi tey síðstu tjúgu tretivu árini og onkur nevndi eisini at tað hevði verið í valskránni hjá teimum onkum flokki her í í tey síðstu fýra árini so mann kann siga at vara hettar beinleiðis til høgra boyini so kann mann ímynda sær so hevði tað nokk langt síðani verið gjørt

bleiv arbeitt nakað við hesin her síðstu samgongu og eg haldi mann hevði sett sær fyri at gera tað so einfald sum til bar soleiðis at mann bara vildi yvirtaka tornið og tað hevr nokk bara ein lítil brøkpartur av tí sum sjálvt málið nrhetta málið snýr seg um og vit kunnu so bara staðfesta at tey sótu øll fýra árini og onkursvegna kom tað so ikki á mál so mann kann siga at var hetta eitt einfalt mál so hevði eg roknað við at so mikið sum at bara skuldi yvirtaka hen ikki loftrúmið men bara sjálvt horni tað bar heldur ikki so so eg haldi hetta er ein spurningur um at altso eg eg kundi sjálvandi ynskt og man far inn segði tað men vit burdu kanska farið inn og og útgreinað meir hvat liggur í hesum og hvussu nógvar inntøkur eru einaferð n hoyrdi tú altso vit líkasum yvirtóku loftrúmið eghaldi tað er ikki sera langt síðan tjóðveldið var frammi við tí so var tað nokk til at fíggja blokkin nasto tal sigat vit kuu suppa av vit kundu sleppa undan blokkinyvirtøku loftrúmnuim og ja tað tað er so stuttligt men goss nú nú er sohøvd verið á tal frammi sum eitur hundrað hundrað til tvey hunrað og tjúgu milliónir og eg eg veit ikki hvat tað rætta talið er eg veit her fylgja nógvar útreiðslur við og kanska tað sum er summi flokkum nokk so vant tað er at vit hava øgiliga stórt fokus á inntøku síðuna men vit gloyma at sum regul tá ið vit hava eina inntøkusíðu so fylgir eisini ein útreiðslu síða við og vit kunnu siga ati fyri nøkrum árum síðani so yvirtóku vit flogføllin vááfloghavn flogvøllin har har vesturi og hví skuldu vit gera tað jú tí tað var ein so heilt fantastisk inntøkumøguleiki í júst hesum og nú kunnu g so hyggja aftureftir vitað men hvat hevur nú inntøkan verið jú har heverið nógvar inntøkur hyggjast upá útreiðslu síðuna so kunnu vit staðfesta at útreiðslusíðan hevur eitt stað millum tíggju ellivu milliónir um árið sum vit hava betalt úr landskassanum síðani vit yvirtóku og á floghavn eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit sum samfelag ikki fyrigigla okkum at vit bara skuldu yvirtaka nøkur ting og harvið blíva tingini betri og so konnu siða spurnin men men hvat var so úrslitið av at tað nú í dag kostar tíggju ellivu milliónir meir at reka vága floghavn hvat er úrslitið jú tey sum brúka flogvøllin mugu gjalda tær milliónirnar meir hvat er meir rímiligt altso pengarnir koma ikki inn áv sær sjálvum og brúka vit meir pengar so skal tað koma inn aftur og nú fara vit út aftur til tey sum brúka flogvøllin eina sendanar rokning til tey fyrimynda vit okkum at nú gera vit tað sama við hetta luftrúmið sum skal vera so heilt fantastiska

visi tað var tað so haldi eg so er tað verur øgiliga skilagott og so haldi eg eisini at eg bombusikkur í at sambandsflokkurin eisini vildi vera við upp á tað men eg havi eisini tosað við nógv fólk í vinnuni og tey eru øgiliga bangin fyri nummar eitt sjálvandi hetta er hetta er nakað við trygd at gera hyggur mann eftir grannalondunum so sær mann eisini um at tað eru fleiri og fleiri øki har mann sigur mann vil ikki hava for smá økir akkurat innan fyri hetta her tí tað er eitt komplekst øki hetta er ikki sum eitt hvørt annað tað s man roynir at gera størri og størri øki fyri at skapa eina betri og tryggari vinnu innan fyri hetta her øki visti tað vísir seg at vit knappligani skulu betala aftur einir tíggjuogtjúgu milliónir um árið eyka fyri at fáa flogvinnuna ella eftir her loftøki og flogrúmini ella flogferðsluina yvirtikna men hvussu hvussu fíggja vit tað jú men tað fíggja vit sjálvandi við at vit leggja eitt eyka gjald oman á ferðaseðilin hjá teimum sum reisa er tað úrslitið sum mugu bara siga at vit mugu ikki fyrigygla teimum sum brúka flogferðsluna at vit yvirtaka og so er alt øgiliga gott og vit hava fingið hundrað milliónir meir í landskassan nei tað er ikki r sikkurt at tað er soleiðis tað vendir og eg trúgvi tí at kunnu vit hava at visti tað gevið meining og vit kunnu tryggja okkum at hendan yvirtøkan eisini er eitt gott íkast e hadi ereisini kom upp fleiri ferðirnar fram og aksel johannesen nevndi eisini at møguligt kundi havt partur av sóvinnuni eisini ella sjóverjuni eisini verðu fíggjaður av hesum eg spurdi so eisini ein ein myndugleika í gjár um júst tað sama tí tað var eisini nakað sum kom fram uppi á sonnfelli hevði tað høvdu sæð fyri okkum ein partur av tí sum vørn í dag sum vit fíggja vørn kundi verið brúkt til hettar og tá fekk at vithanna tað er sera ivasamt allarhelst veruð tað ikki møguligt at fara inn og fíggja tað virksemið sum vørn og og mmrcc og annað at gera innan fyri hetta har og jú í dag visti vit taka vága floghavn so er meginpartin av teimum sum arbeiða har føroyingar tað vil siga teir tjena t teir eru andsettir tila teir hava sítt andsitsbræv hjá nav er men teir betala skatt í føroyum teir fóra sína eftireftirútbúgving ígjøgnum tað virksemið sum navi er hevur so teir eru allar tíðirnar tryggjaðir at tey tey viðurskiftini sum teir skulu har men samstundis hava teir so tilknýti til voga floghavn og taka so partvís lut í tí arbeiðinum sjálvur haldi eg at skulu vit siga men men hvussu kunnu vit komandi tíggju árini veruligani fara inn at broyta okkara loftviði samferðslu eg trúgvi tað er nakað sum vit øll ynskja so haldi teg nógv meira interessank hjá okkum at siga men er tað ikki ein altjóða flogvølli vit skuldu snakka um hava vit ikki veruliga brúk fyri at fara inn og siga men vit skulu hava eg veits um teð glyverisnesi ella ella onkursvegna eri eg akkurát líka glað við tað men erliga ikki nógv størri týdning fyri okkum at vit fáa ein altjóða flogvøll soleiðisat við sum samfelag komandi árini veruligani kunna gera mun og brúka pengar upp á nakað sum gevur meining nakað sum tryggjar bæði fólk sum koma inn til landið og sum fara út av landinum tryggja okkara ferðavinnu trygja okkara vinnulív og tryggja okkara borgarar nógv betri so eg haldi at ein altjóða flogvøllur vildi verið nógv betri íløga og eg trúgvi eisini t hevði verið lættari hjá okkum at fara inn og hugta upp á um tig ikki hevði verið nakað vit heldur skuldu brúkt pengar uppá tíðin gongur øgiliga skjótt taka vit beinleiðis eitt sindur í tráð við tað sum er í dag vist vit snakka um um altjóða flogvøll so er tað soleiðsnar at at breyti nummar eitt hava vit bara einav breyt har vesturi og nummar tvey so hava vit bara tretivubreytin har vesturi eg bara tretivu metrar taka vit í dag ein altjóða flogvøll so er hann uppi á eini fimmogfjøruti metra og vit skuldu helst havt ein eina breyt sum gekk tvørgangandi altso tað vil siga eg haldi at at visti vit skuldu fara inn og siga men vit ynskja at gera nakað innanfyri hetta økið so er tað nógv betri at vit hyggja upp á hasi viðurskiftini heldur enn at vit skuldu fara inn og hyggja upp á at yvirtaka eitt øki sum eg meini vardað so til høgra beini so hugsi at vit høvdu langt síðani gjørt tað eg kundi gott funnið up á at sagt sum øll hini jamen vit skuldu fara inn og kanna hetta her eitt sindur meir

haldi fekk onkur nevndi eisini at vist mandbara tosar um at yvirtaka yvirtaka tornið sum mann ætlaði síðstu samgongu um kompleksitetin í at yvirtaka júst tað málið er fimm prosent í mun til e sum taka alt loftrúmið og tey kláraðu ikki tey síðstu fýra árini at yvirtaka tornið og nú skulu tey í andstøðu forvænta at vit skulu fara inn eðan lógaruppskoti og at nú skulu vit fáa hettaupp á pláss eg skilji tey væl eg veit væl skal tað koma up á pláss so er tað sjávandi sitandi samgonga sum skal frita upp á pláss tí tey kláraðu teg ikki tað var ein sovorðnev eg vetikum n onkur kalla tað ein ætlanava samgonga tey ætlaðu eina rúgvu men royna sjávandi kunnu tit núgisi hjálpa okkum at koma á mál við hesum eg trúgvi akkur at sum er eg vænti ikki eg vænti ikki at tað hvera undirtøka fyri tí men eg eg sigi allíkavæl til endans haldi eg fari at takka fyri álitið at tit hava biðið okkum roynt takk fyri
ja tað eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta er frá siri
við stmber ger so væl takk fyri fri forkvinna tíverri eg kann ikki takka fyri álit í hinvegin tað var ikki serliga stórkt tað má vera soleiðis í einum parlamenti at mann má kunna arbeiða við málum yvir tí og eisini yvir fleiri samgongur tí nøkur mál er kompleks g og krevja tí og tað er búra natúrligt at mann fylgir upp í hvør all við nøkrum av teimum og og málið um loftrúmið skuldi so verið eitt av teimum ta bleiv eisini sagt hett her við at flogvøllurin vit mann sama líknatar av flogvøllinum sum mátti mann rokna við at tað koma at kosta og at tað fór at blíva lagt oman á prísin mær vitandi hevur tað so ongantíð verið bíligari á flogi enn nú eg veit ikki um um jaspur lang flíu fyri enn annan prís eg dugi helski a skilja hví mann ikki hevur álit á at mann hevur skiktaði starvsfólk í føroyum til at røkja tær uppgávurnar sum skula til og sum hoyra eini samfelagi til tí her kundi ligið nógv vitanar strv í vit má ætlar at byggja ein altjóða flogvøll so tað heilt annað mál tað kann sambands til okkum sjálvandi leggja fram men so eiði sum eg hoyrdi taluna so hevur jaspurangayurgt niðurlagt
jaspur langoard gerv
ja takk fyri frá forskránni fyrst í sambandi við flogvøllin nei á ongan hátt vit hava brúk fyri bæði flogvøllin av vesturúrvágunum og vit hava eisini brúk fyri einum altjóða flogvølli so latið okkum líkasum sláa tað fast tað eina útlukkar á ongan hátt hitt so nevndi sirið vit hava ongantíð havt so góðar og so leygðaligar prísir sum beint nú og so kann mann venda seg men hvat er problemið er tað ikki júst tað sum vit ynskja at bjóða okkara borgarum í samfelagnum tað er tað vit ynskja og tað er onkursvegnað eg veit ikki um eg skal siga ávarið ímóti altso vit seta gevur góðar pengar til samfelagið so er jú heilt sikkur upp á at sambandkum at eins gangur við gangur við uppá tað men eg veit áðrenn var tað soleiðis hevur mann langt síðani havt gjørt tað og eg veit áðrenn at hetta vil leggja eina eyka útreiðslu á tær billettir sum fara at verða brúktar til og frá landinum
takk fyri hara formaður tyr forkvinna jóhannus joensen
gersvæltakk fyri frú forkvinna ja jaspur langaard er øgiligur serfrøðingur í flogvøllarvikjifinum tað má mann ásanna eg haldi hata ein forferdiligt tvætl hn kemur við tað má ikkj akkurát sum her altjóða flogvøllur er í vágum í dag tað veit nakað kaska ikki av men ístaðin fyri at at tosa í blindum um ein rúgva av flogvøllunm í føroyum so mátt mann heldur gingið við til at styrkt flogvøllim í vágum og útbygda tí har eru ríkis lil at fara í gongd við tað er br at játa pengarnar og so eisini tað at mann ikki torir at yvirtaka loftrúmið tí at man er bangin fyri at tað vera nakrar útreiðslur sjálvandi eru útreiðslur í øllum yvirtøkum men tað er eisini inntøkur tað tað sampakkar oftani í sandvíhar t tað er rættindur í skyldi men altjóða flogvøllur er vágum bara staðfest at
afturattað er nokk soleiðis at tingfólk tvætla ikki
jaspur langoyer so vælja takk fyri frá fólkum hinnaneg veit væl hetta er eitt eymt øki og serliga hjá tykkum har vesturi og tað við stóra virðing fyri eg vil ikki fara at hála upp á nakað sum helst mála at hála teppið undan tykkara tilverkundarlagið men hinvegin so haldi eg tað er viktig at vit tora at síggja sannleikan í eyguni og sannleikin er tað at vit okkara flogvallar viðurskiftir eru góð men tey eiga at vera nógv betri og tað gera vit vit vit standa frammanfyri nú kanska brúka fleiri hundrað milliónir har vesturi ommugenn upp á ein nýggjan flogvøll og eg haldi ikki eg fekk at siga tað øgiliga ljótt men eg haldi eitt lívsindur at tað eru burturspiltir pengar pengarnir sum vit skulu nú teir má tryggjast upp á ein altjóðan flogvøll sum tryggjar okkum eina góða framtíð langt ár fram
jatakk fyri frú forkvina takk annika olsen ger so væl
na nú kenni eg sambandsflorki sum ein rættiligan konstruktivan flokk eisini tá eittar ræður um yvirtøkur og fólkaflokkurin hevur eisini yvirtikið fleiri málsøki saman við sambandsfloystinum og eg ivist á onga løtu í eisini soleiðisat mann hoyrir jaspur languard tosa at visti ein yvirtøka sum gevur meining so er mann positivur yvir fyri tí og hetta her er ein yvirtøka sum gevur meining bæði mun til inntøkur í mun til vitanarstørv og í mun til aðrar tænastu sum mann kann fáa burtur úr hesum her men tað sum eg kundi hugsað mær at spurt jaspur spurt jaspur langaad um tað var hetta her við ferðaseðlaprísinum og og tað sum hann var inni á í mun til flogvøllin kann hann ávísa jaspur langaard at tað er blivi dýrari aftan á at mann hevur yvirtikið hetta og og stýrilig sjálvur kann jaspur langaard vísa á tað at tað er blíva dýrari
takk
spurlangurd gersovæja takk fyri frú forkvinna ja altso sum eg byrjaði við at siga so segði mann fyri nøkrum árum síðani eg haldi at vistu vit yvirtóka okkvart loftrúmi ella danir fingu eg haldi at tað var mann tosaði um ein seks sjey hundrað milliónir ela okkurt vovorðdu um árið og haldi at teir fingu burturúr tað at teir høvdu okkara loftrúm í dag er mann so komið niður til at í dag í í besta føri melur tað runt so eg eri sikkur uppá tá ið vit so eina ferð á vyður sríggja so síggja vit tað at tað verður ein stór eyka útreiðsla tá ið tað so kemur tileir spurningur um kostnað hvør er tað sum skal gjalda gildi ja vit hava fingið nakrar nýggj flogfør tey flogførini eru effektivari tey brúkað minni um vit hava eisini har fingið ein longri flogvøll sum vit eisini hava gjald goldið vit hava brúkt hessar her eg veit ikki hvat tað kostaði hundrað og fýrs milliónir la nógvir betaltu tvey hundrað milliónir ela hvat betaltu fyri tað og tað gevur nakrar nýggjar møguleikarog vit hevi givðokum nýggjar prísir tað er ikkiat vit hava yvirtikið flogvøllin vit hava brúkt hundraðtals milliónir upp á flogvøllin men tað tilsamans hevur so givð okkum flogfelaga at tí tey givun
nýggjar møguleikar og har vit bíliga frægar frá einum flokkalagi har takk fyri so var hetta umfarið at endakoma og tann næsta røða verður sirið stevnbóg gjørt so væl
takk fyri frú forkvinna tað er høgni hoydal sum vegna tjóðveldið hevur lagt uppskot fram um at yvirtaka flogferðslu og loftrúmi og yvirtøkan er sett til at koma í gildi fyrsta juni í tveyogtjúgu og tað bleiv arbeitt faktiskt rættiliga nógv við hesum málinum meðan pál mikkelsen sat við tí so har eigur eisini at liggja nakað av tilfari til at kunna fara í í gongd við málið g í viðmerkingunum stendur at umsitingin av føroyska loftrúminum er í dag líkt til íslendskar myndugleikar umsita og ísland og danmark hava avtalu um hetta og tað er inntøkur og tænasturútreiðslur sum eru av at umsita loftrúmi fella til danmarkar og til íslands og bara bara tann viðmerkingin átti t at fingið okur komin øll upp á einlanna máta at vakna tí at tá ið tað er soleiðis at okur ikki hava ræðioslnir økinum sjálvi men danir hava ræði og teir hava biðið íslendarar umsita tað fyri seg so dugi eg ikki orilia at síggja hví okur skuldu kunna gjørt tað sjálvi samstundis eru stórar broytingar í ferð við at henda á øllum ferðeftirlitunum um okra leiðir bæði viðvíkjandi sevilar flogferðslu og ikki minst í sambandi við hernaðrarmál hjá stórveldum tjóðum og altjóða felagsskapin um okra leiðir tað er eingin orsøk til at føroyar lata danmark gera avtalur við onnur lond um okra loftrúm og danmark tykjist als ikki hugsa um føroysk áhugamál ella hava nækran nakra ætlan fyri leiklut føroya í tí gongdini okur kunnu eins væl sjálv taka ræði í økinum og síðan hava okra egna leiklut við samráðingarborðið og á henda hátt kunnu okur vinna okkum bæði innlit og vitan um hvussu loftrúmið kann gerast eitt fakligt tøkniligt og møguliga fíggjarligt tilfeingi eisini fyri føroyar at vinna okkum altjóða støður og royndir sum áhugaverdir samráðingarpartir og okur kunna fara undir at velja okra egnu strategi og loysnar til framan fyri føroyska samfelagið so mikið stendur íviðmerkingunum tað er eisini upplýist undir viðgerðini í dag at í sambandi við at uttanlandsnevndin eisini hevur verið verið á vitjan av samferðslunum at tað flúgva á leið tvey hundrað logfør í okra loftrúmi um dagin og tað er eitað er rættiliga nógv so sjálvandi gevur tað eisini inntøkur og soleiði sum eg havi hvussur skilt tað so er tað eit sindur ymiskt hvat londini taka av inntøkum tað er ikki akkurát ísland kanska eitt og og bretland tekur eitt annað og sovíðari so tað er ikki tað er ikki ein ein bestemt upphædd og tí er metingin eisini ymisk av hvussu nógvar inntøkur eru í hesum her men tið hvørfall víst á eisini í miðlunum at inntøkan liggur frá eitt stað ímillum hundrað og kanska upp til vey hundrað og hálvfjerðs milliónir og so er tað tað at tær inntøkurnar eisini eru
partvísi hvør fall markaðar tað er altso øgiliga nógv prátmðau stendur hvøri orðið s tingkvinnan kundu havt orðið í frið ger so væl takk fyri fyri forhvinna tað er inntøkurnar skal mann brúka til serliga til tilbúgving og til at bøta um flogtrygd og flogferðslu sum heild og í einum sovoninum pakka liggur jú ein røð av vitanartungum størvum sum bara kunna vera við til at menna okkra samfelag og harvið eisini byggja á land og tað hevur verið víst á báði at mann frá íslendskari síðu kunna brúkt tað tilsjóverju og til sjóverruskip og tað hevur eisini verið víst á at mann kundi kundi tikið verðutænastu og tærligt tænastu og onnur ting sum sum hava tilknýti til hetta her økið so at tað eigur at vera øgiliga stórir møguleikar í seg heri yvirtøkuni eitt er inntøkur og eitt annað er tað vitan sum tað eisini kastar av sær og tað traða er sjálvandi tað at tað gevurokum eina heilt aðra samráðingarstøðu eisini altjóða tá okur sjálvi kunna sita við borðið og tí er hefta her eini sera áhugavert yvirtøka okur sígga hoyra eisini nú tað kjakið sum er frammi um eftir máli við radaranum hvønn týdning tað hevur eisini sum tjóð hava ræði á sínum egna øki so eiðis at at teir vera okum sjálvi sum kunna taka avgerð um hvat skal henda og ikki onnur lond men at allir avgerðarrættir kann liggja hjá føroyingum og at tað ikki verir soleiði sum mann hevur upplivað nú um at mann verður kunnaður ígjøgnum kanska útlendskar miðlar um hvat skal henda í føroyum pá mikkasaini arbeiddu nógv við hesin her í málinum so har liggur heilt sikkurt nakað av tilfari í málinum sum skuldi lætt um hesa heri yvirtøkuna tað var í hvørfalli upplýst fyri landsstýrinum tá at hetta málið var bundið á nokk so nógvur koma á sjónum og tí tóku ta tíð og dró út men gokur høvd at so við í samgonguskjalinum og hetta hevur eisini verið partur av valskránni hjá fleiri flokkum har ímillum eisini fókaflokkinum visti ikki fleiri ferð haldi eg haldi fleiri hava havt táð frammi so eg haldi at tað er rættiliga nógv sum duga at síggja meiningina í hesi yvirtøkuni men hon hevur verið trupul nætt upp á grundav húsum kommensiónunum og har mugu okur eisini kunna koma til eitt eitt støði kann mann siga í okra politikki at mann eisini kann arbeiða upp á tvørs av samgongum við teimum málum sum eisini taka tíð so eiðisnat mann ikki altíð skal ginna form frá hvørja ferð ein nýggj samgonga kemur til við líknandi málum sum hetta tí at eg haldi at at tað er rættiliga tann gott fara sambandsflokkum er ikki við ísini her men ella sær við hvussu er havt varhugan av at tað er verðuð rættiliga breiðir meiriluti um at hetta er rætt at gera so at vónandi fugur meiriluta fyri somálinum og um ikki so er at vóna at landsstýrið tekur málið sjálvt og leg tað fyri og tá skal tað ikki skoyrta upp á at oku fara at taka undir við tí takk fyri ja nakrar viðmerkingar eru
tann fyrsta frá jaspur langoar ger so væl ja takk fyri fráforkina nú hava vit hoyrt hvat inntøkur hetta gevur og trúggannar rúgvu til danir eisini mín spurningur er nú vitau vit at tær íslendingar sum umsitaðiti her fyri danir kann sigu nú og u og páá mikkosem ber ksu er nógva tíð uppá at kanna eftir her kann sirið í semberg upplýisa okkum hvussu nógv navi er og danir fingu býrt fáa býrtur úr sjálvtmálanum árliga soleiðis sum tað eg sett saman í dag
takk fyri rúforkvina takk siri stenbarg
ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til jaspur langaard nei eg kenni ikki tey í tølini og eg veit heldi ikki hvussu alment teg eru men eg gangi út frá tá ið nevndin fór at viðgera hetta her málið so fer mann teir upplýsingar fram sum eru neyðugir men eg haldi at prinsippið í tí at danir hava ræði á einum øki og at teir so bara lata tað víðari til eitt annað land at umsita altso tað burdi sagt okum so mikið sum tað at sjálvandi skulu okur gera tað sjálvi altso eg dugi ikkiat síggja nakað sum helst meining í at mann hevur eitt málsøki sum er á donskum øhondum og sum verða umsitað v íslendarar og so sita okur sum ein triðjur partur við ongari samráðingarstøðu og og faktisk ikki ein gang atgongd til tað sum hetta her elnars kann skapa bæði o vitan og førleikum í føroyum tað haldi eg púra púra skeivt og tann hugpogur mugu koma burturúr so tey tølini gangi bara út frá ið koma fram í nevndum
takk fyri beinta løguð ger so væl
sum sitar í stemberg nevnir so er tað øgiliga umráðandi at vit yvirtaka hetta økið tí sum vit sóu fyri nøkrum fáum vikum síðani so fáa løgtingið og føroyafólk at vita gjøgnum danskar miðlar at nú hava danir gjørt ein ella aðra avtalu viðvíkjandi føroyum tað eigur ikki at koma fyri tí skulu vit eisini yvirtaka hetta her málsøki her eitt annað sumta eisini snýr seg um tað er vitanarstorv sambandsflokkurin tykist ikki at hava álit á evnunum hjá føroyingum og tað haldi eg er rættiliga óheppi eg havi fult álit á evnunum hjá føroyingum tað eru føroyingar sum mann sigur stýra skipin og flogførinum kring allan heim sjálvandi duga føroyingar eisini at hava skil á loftrúvnum sum skal vera okkara egna tað haldið er øgiliga umráðandi í hesum her i málinum takk fyri fyri for
hvønn ár takk sigri eg
stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg havi eisini fult álit á føroyingum tað haldi okur síggja hvønn einasta dag okur hava jú ræði á teimum allarflestu økjunum og skulu sjálvandi hava ræði á øllum økjum ja eg haldi at tað burdi víst fólkið nokk so týðiliga tað sum hendi bara fyri nøkrum døgum síðan at okur faktiskt blíva kunnaðir ígjøgnum danskaravísur um at nú hevur mann gjørt semju um at seta einræddar upp í føroyum tað tað kanst tú st slett ikki bera til men tað vísir bara tað at har sum okur ikki hava ræði sjálvi har verða avgerðir tiknar uttan um okum og okur hava einki at skula sagt so visti tú ynskir at hava avgerðarrætt so mást tú sjálvur taka ábyrgd tað er ikki longri enn tað í tí løtu tú hevur tikið ábyrgd so fært tú alla vitan og og og kann samráða seg til tað sum er tað besta fyri føroyar sum tað er nú so er tað faktisk eingin sum ordiliga kann taka hond um føroysk áhugamál ísiniher tí danir hava ræði men teir hava útdeligerað táð til eitt annað land tað er ikki
takk fyri takk áh nicols
gersovælja takk fyri frú forkvinnan soleiðis sum eg síggi hetta málið so er eitt ein nokk so góð samanbering vis tað var at ta føroysku havnirnar vóru undir donskum myndugleika tað hevði so merkt at allar inntøkur tað vil sað brúgvagjøldini vørugjøldini havnargjøldini hevði dan danska staldskassan tað hevði eingin av okum viljað upplivað í dag tí at tað eru inntøkur sum hava gjørt tað at føroysku havnar hava kunnað bygt út millum annað skansabryggja nú her í havnini og eisini inni í runavík og soleiðis sum havnarløgini hjá okkum eru reguleraði so e silag inntøkur og útreiðslur javnvega yvir ár og soleiði sum eg síggi hetta málið so er tað tað sama við við tann sáttmálan sum regulera hetta økið at inntøkur og útreiðslur skula javnvega yvir ár tað var seg hildia iki óánaðar mongdir av møguleikum í at at menna ja mann kann taka bæði sørgin resky og alt møguligt annað veðurtænastu og so framvegis sum sum liggja í hesum her so
sirið stenberg ger so væl
og takk til annika olsen ja eg eri púra samd eg rokni við at um nøkur ár fer mann at siga tað sama um loftrúmið at hví himmasturnavn gjørdi mann tað ikki fyrr og eingin kann yvirhøvur forstilla sær tað at at danur til dømis vildi ræða havnum í føroyum tað trúgvi ikki eftir teir eini livandi sáli í føroyum sum sum hevði tonkt at tað yvirhøvur bara til og hvussu nógv heldur mann hevði bygt út so tað hevði neyvan verið nakað tað trúgvi eg einki uppá okur vita tað at at vitan og førleikar saman við hørðum arbeiði tað er tað sum byggir land og tí skulu okur sjálvandi eftir tí og ongantíð fórt skjótt og tað yvirskifjóðarfólkaflokkuni við uppá takk
ja vit takka fyri og tann næsti røða verður bjarni
brasum petersen gersætakk fyri frú forkvina

øh til viðgerðar í eitt uppskot frá tjóðveldinum um at yvirtaka loftrúmið og tað er eitt mál sumsum framsókn faktisktlíka síðan flokkurin bleiv stovnaður gekk nokk so høgt uppí sum mál øhundanfarni tingfólk hava víst sjónógvin á tí vit eru farin væl upp á tað undir fleiri umførum og eisini undirundanfarni samgongu tá ið poul mikkelsen var uttanríkismálaráðhari tá arbeiddi hann rættiliga í herdiga við at vit um mann kundi fáa eina avtalu upp í lag tað er soleiðis í dag at atdanskir myndugleikar og íslendskir myndugleikar hava gjørt eina samstarvsavtalu um ati hava eftirlit við og kontrola yvir tað føroyska loftrúmið og tað er ein prosess sum mær vitandi hevur gingið fyri seg uttan at føroyingar hava havt tað heilt stóra skula sagt í tí málinum tí at tað í sínari náttúru ikki er okkara mál tí tað eri ikki okkara undir undir føroyskum raði

mann hevur tosað nógv um at yvirtaka loftrúmið tey seinastu árini og tað eru nógvar góðar orsøkir til at gera tað hví skal mann yvirtaka loftrúmið tann kanska innlýsandi parturin sum ikki altíð eri líka aftraktivur at tosa um tað er tað at tað eru eitt mál í sjálvum sær altso tað er ein natúrligur partur av tráðanini eftir at hava ræði á egnum landi tað er ein spurningur um suveraniteshond hevur seg egentiliga í so máta kann mann gott siga at tað hevur eitt íborið virði óansæð um tað erinntøkur ella útreiðslur sum avleiðing at vit yvirtaka loftrúmi tí at loftrúmið er okkara ábyrgd sum politisk skipan øh so er tað sjálvandi tey argumentini sum eru meira av einum búskaparligum ella fíggjarligum slag tað tað verður tosað nógv um at tað eru rættiliga stórir inntøkumøguleikar við at yvirtaka loftrúmið og tað er ivaleyst rætt tað eru mennandi tað kann vera mennandi fyri føroyar í sínari heild tað kann merkja fleiri hálønarstørv tað kann merkja eini markant útbygging av føroyskari tilbúgving tað merkir keyp av materiell og tað merkir størri avleitt virksemi og tað merkir sjálvandi eisini at íogv at vit yvirtaka málsøki sum hevur ein øgiliga altjóða karakter globalan karakter sum kemur tað at merkja alsamt størri altjóða samstarv til dømis við altjóða flogfelagsskapinum ikao øh mann skal ikki síggja loftrúmið sum oljuna í undirgrundini ella ella ella gjald fyri at ganga í haga tað er ikki soleiðis at mann mann sigur at hetta er nú ognin hjá føroyum og nú fara vit at taka gjald frá øllum flogførunum og brúka ta til vælferðu hvørt á sínum tað er ikki ordiliga tankin við tí haldieg tankin við at mann kann taka gjald inn fyri fyri flogferðslu gjøgnum loftrúmið ta er fyri at fíggja alt ta allar tær tilknýttu tænasturnar sum hoyra til at hava ræði á og ábyrgd av loftøkinum ella loft rúminum tað er altso ikki eg haldi mann má ansa eftir við at siga at hetta her er ein inntøkukelda til landskassan sum skal brúkast til at byggja tunlar ella útbyggja heilsuverki ella at ella koyra út í sosialari vælferð eg haldi at tað er kanska ein ynski og hugsan men vit mugu fyrst og fremst hugsað um at tað sum hetta elvi til er ein ein ein rúgva av inntøkum sum skulu brúkast til alt tilknýtt virksemi sum hevur við loftri um at gera tað kann vera søkn veskyog tað kann vera veðurtænasta tað kann verar radarayvirlit og so framvegis men tað í sær sjálvum hevur eisini positivar búskaparligar avleiðingar tí at tað merkir at mann fær fólk í arbeiði tað merkir at mann fær keypt inn materiell tað merkir at mann fær avleitt virksemi og tað sjálvtum tat ikki er ei beinleiðis inntøkan ti landskassan er statvekk við til at økja undir búskaparligu ringrásina sum í síðsta enda merkir at landskassin kann fáa fleiri inntøkur øh tað tykist til at vera ikki so greitt hvussu nógvir pengar talan er um øuppskotssetarin hann hevur eina talvu sum vísir á at upphæddirnar kunnu vera rættiliga stórar men eg veit ikki um tað eri púra gjøgnumskygt enn hvussu nógvar pengar talanir um undanfarni landstýrismaðurin í utanrikismálunum hann royndi at fáa tað útgreina nærri eg eg eri ikki veit ikki hvussu langt hann kom við tí ig veit eisini at edmun joensen fólkatingslimur hann hevur eisini spurt avvarandi málaráðharran í danmark og tað tykist ikki at vera so ræðuliga stórt gjøgnumskygni í tí so tað hevði verið áhugavert at fungið nøkur tøl á borði sum vóru útgangsstøði fyri okkum øll soleiðis at tað ikki blívur hendan her miskommunikatiónin um at hesi tølini er rótt ella hasi tølini e rótt men at mann faktiskt finnur nakað sum er til at lena seg uppat og sum kann geva eina sakliga viðgerð framyvir ømen sum sagt tað er jú í sær sjálvum eitt mál at yvirtaka loftrúmi tað er ein moralsk skylda onkursvegna tað ein spurningur um politiskan sum renitet tað haldi eg at vit politiskt hava ábyrgd av og skulu tryggja óansæð um tað merkir meira pengar ella minni pengar í landskassan men harafturat kann mann eisini fegnast um at tað allarhelst merkið í einari yvirtøku at mann fær pening inn sum kann brúkast til virksemi sum hevur nakrar nøkur bilproduktir við sær øh eg haldi serliga at tað hevur verið átrokandi at tosa um yvirtøka av loftrúminum leingi eg haldi mann hevur tosað um tey tey seinastu tíggju árini kanska longri enn tað men akkurát nú havi eg eina kenslu av at tað sum vit ikki megna at hála heim nú meðan mann krita banan upp her í arktis og í norðuratlantshavi tað fara vit aldrin at fáa fatur á um mann ikki tekur kampin tey næstu fáu árini tí ati so hvørt sum stórveldini og og danska ríki og arktiski staturnir byrja at krita banan upp hvat ber til og hvat t ikki ber til í tí kaosinum um mann so kann siga hava vit ein møguleika at gera krav upp á hvat rættmessað er okkara og tað er loftrúmið eitt dømi uppá vit hava ábyrgd av og ræðisrætt yvir natúrligan ræðisrætt yvir loftøkið tann politiski veruleikin er kanska ein annar men so hvørt sum hvør ka taki eg táttar í havi eg hug at siga so mugu vit standa eitt sindur meira saman ta tl tá vit gera slík krøv ikki bara innan fyri ríkisfelagsskapinum men eisini útá til at vit standa meira saman enn vit hava gjørt kanska fyrr nú er hetta sjálvandi eitt internt mál skilt soleiðis ati tað er statins luffarsvesin sum hevur gjørt eina avtalu við íslendarar men tað er ikki bara tað sum er galdandi mann skal eisini fáa avtalur í dag við millum annað í kao og tað er ikki bara bara teir hava allarhelst nakrar treytir og nakrir standardir sum mann skal lena seg uppat áðrenn mann kann tosa um at mann reelt vil handa ábyrgdina til føroyingar tí snýr tað seg eisini um at at at vísa ta vælvildna og eisini vísa at mann er viljgur til at taka uppgávuna upp á seg og gera tað sum er neyðugt fyri at kunna taka ábyrgd av økinum nú hugsi eg til dømis um tað at føroyar eru eitt øgiliga isolerað øki og vit hava eitt ómetaliga stórt havaøki og vit hava eitt ómetaliga stórt loftøki av tí sama skuldi ein vanlukka hent í føroyskuminnan fyri føroyska landamerkini so áttu vit eisini at havt ta neyðugu tilbúgvingina ið skal til fyri at kunna ganga eina slíka avbjóðing á møti um vit hava tað í dag tað er tað er tað havi eg hug at seta spurningartekin við eg haldi at mann átti at raðfest tað meira víst tí vælvild og sagt at vit játta pening til søgin reðskivi og játta pening til veðurtænastur ið hjátta pening til eftirlit sum hevur við loftrúmi at gera øhog so kann mann fara við tí vælvildna og forhandla og fáa kanska tað álitið sum skal til fyri at danir og fyri at ikao kunnu siga ókey tað sær út til at kapasiteturin ella ella førleikarnar fyri at hava málsøkið undir egnum ræði tað er allarhelst uppnáiligt og tí kunnu vit fara til faktist reellar forhandlingar øh so eg haldi tað kanska perfekt eitt dømi um um umhetta her málið er kanska tann nógv umrøddi radaran eftir hondini sum danir hava ynski um at fáa sett hann upp á softfellið tað er har hevur mann sett rammurnar sum at vit hava gjørt eina avtalu um ein radara og tit kunnu takka ja ella taka nei eg erikki ordliga við upp á ta primissuna at tað er ein spurningur um at antin góðtaka ella vraka tað uppskotið sumdanska stjórni komi við eg haldi saktans at tað ber til at byggja upp sítt egna og tað sigur tí at tað ber til aðrastaðni mann kann bara hyggja at lýtslan til dømis har hevur mann eina avmarkað bjargingartænastu um mann hevur statlyttara radarar og mann samstarvar altjóða tað ber væl til at gera tað í føroyum tað sum krevst er at mann hevur ein politiskan vilja til at gera tað og eisini í summum førum at mann vil játta tann neyðuga peningin til endamálið øh eg taki sjálvandi fult undir við at yvirtaka tað føroyska loftrúmið að hevur framsókn gjørt líka síðani tað bleiv stovnað
og eg hopi at uppskotið fer at fáa eina góða viðgerð í í nevndini takk fyri ja takk so eru tað viðmerkingar
rhøgni hoydal ger so væl harra formaður eg eri fegin um at hoyra røðuna hjá bjarna kárasin petersen har ið hann bæði tekur tað prinsipiella í tí sjálvandi kul vi virtaka loftirinm í øllum umstøðum at eg sá eina yvirtøka sum eisini kann geva stórar inntøkur umvegis tænastu og arbeiðspláss og nýti tað so eisini at teirri støðu vit eru í sum eftir eftir mínum tykki sum ja sum sum miðdepilin í norðatlantshamu so tað finnast fá argumentir ímóti at gera tað ø og eg haldi eg fyrstu ferð tjóðaldi legði uppskot fram eftir tað er meira ntaðer meir enn tretivu áru síðani og eg sjálvur havi lagtað hetta faktikt fjórði ferð og eg haldi tað byrjar at líkjast nú og eg far at spyrja bjarna kárason petersen umakann vátta fyri fyri tinginum at vit fingu eina framløgu uppi á sondfelli hendan dagin og har bleivr tey somu tølunim nevnt altso alt frá millum hálvfjerðs og tvey hundrað og hálvfjerðs milliónir krónur í avleiddum inntøkum er tað rætt
ja
ger so væl bjarni kárasa petersen takk fyr hara formaður takk løgna hoydal tað er rætt at t tað vóru upphæddirnar sum vóru umrøddar tá nú eru nú er loft ferðsla eitt øgiliga torskilt og torgreitt málsøki tað er ræðuliga tungt regulera og tað eru nógvar ásetingar um altjóða standardir og gjøld aftur og fram hendaveg g handaveg og kompensatiónir og hvørta síðnum men eg haldi at niðurstøðan er at óansa hvat so er øgiliga nógvar inntøkur í at hava loftrúmið tað at flúgva ígjøgnum tað er sum eitt navnargjald tað er tað snýr seg um stórar upphæddur mann skal bara ikki fyrigigla sær at tað er líkasum visti tú ert ein bóndu tú sigur eg vil gjarna taka trý hundrað og hálvtrýss krónur fyri at fólk ganga ígjøgnum her uttan atð nøkur tilgnýtt tænasta taðtaðer tað primara hjá okkum má vera at vit taka pengarnir inn fyri at menna tað sum skal til fyri at hava málsmálið undirføroyskum ræði og so tað sum so má leypa av tað kann mann kanska brúka til okkurt annað men eg loyvi mær at at ivast í um tað er so nógv sum loypur av aftan á tað men tað er eisini til íløgur og hálønarstørv og hvørt á sínum so ta

arformaður og takk fyri bjarni kárasum petersen eg eriliga fegin um at tú kallar ein spaka ein spaka at tú ert øgiliga ærligur og at tað snýr seg um idealismu og hetta er tað mann ynskir óansak a tað kostar tað haldi eg er er tað rætta orðið at brúka og tá er mann ærligur um tað sum mann er í gongd við so tað takk fyri tað vissi tað nú vísir seg at hetta henda her yvirtøkan ger at kostnaðurin av flogfarðarseðlinum hækkar tjúgu prosent er bjarni kárasom petersen statvekk sinnaður í at gera hesa yvirtøkuna og leggja rokningina út til føroyska skaltborgarin
takk fyri har varmaður
gevst við tær bjørtin hvørvur sum petersen er ein eupetetiskur spurningur sum eg havi nokk so torført við at svara uppá tað sum mann skal minnast er at tey seinastu eitt fimm tíggju árini so eru flogfaraseðlarnir hjá atlantic airways teir eru hálvveraðir sum teir dyrka tjúgu prosent tað er tað er ikki ein stór hækking í mun til hvussu nógv tey lækka ígjø tróndstíðina men eg veit heldur ikki hví mann ger ta niðurstøðuna at hetta skuldi elvt til at flogferðaseðlarnir ella prísirnir fyri flogferðaseðlarnar skuldu hækka tað eg veit ikki hví tað skuldi verið soleiðis men eg havi ikki so nógv at leggja afturat tí tað er øgiliga hypotetiskt og sum eg eisini royndi at siga við hesum málinum í sínari heild her er ráðan nógv sum er ósvarað og nógvar avláingar vit kanska ikki vita av bæði positivar og negativar men ja eg haldi ikki at fólk kunna svara upp á handan har spurningin nøktandi
ja takk so eri næsta røða jóhannes joensen
gersvælfyri ara formaður ja nú var ikki ætlanin at taka orðið men ffólkið hjá okkum í hesum málinum hevði sagt a alt skal sigast um má yvirtaka loftrúmið og har vit taka undir við stórum partin av uppskotinum men tað sum fekk megat taka orðið tað var ein sambandsmaður sum kom upp her og segði at tíð upp á var at flyta flogvøllin tí vit høvdu ongan eitt altjóða flogvølli í føroya og eg kundi ikki verið meira ósamdur og sjaldan hav gan hoyrt meira ella eg havi sjáldan hoyrt so slíkt øðrvitis tos sum tað so leingi sum eg eri á tingi her so verður flogvøllur ongantíð fluttur í águm æ eg skilji sletikki hví oð jaspur langaard kemur upp í sovorðnum eg vil siga eg keg skal iki siga tað tvætl men mínari era tvætl men altso at mann at mann at mann sijgur tað at loysnin upp á at yirtaka flogrúmið er at flyta ein flogvøll r vágum og at vit ongan altjóða flogvølla vað føroyum ogvjaspur langaard ger seg til serfrøðing í flogvøllim flogvallar viðurskiftum sum hann gjørdi í hesum førunum so skilji eg ikki at han ikki veit at vágá floghavini er ein altjóða fhavn ella flogvøllur í staðin fyri at koma við einum rúgva av pástandum um hvussu viðurskiftini er á flogvøllinum og hvat man hevur gjørt loftrúmið so kundi hann heldur roynt at bygt upp undir hvussu mann kann útbyggja flogvøllin til ein betri flogvølli tí tað er eingin loyna at køvini vera størri on størri í framtíðini og tað verður neyðugt at bygja út og tað evr mann longu eisini sett út í kortið og mann hevur eisini bygt nógv út men tað at koma við útsagnum sum eg veit ikki um sambandsflokkuri stendur aftan fyri heta her ella unda bara jasum langord sum sum kemur við tí men hetta er púrasta øðrvísi tosa mínari verð og eg kundi aldrin í verðini verið samdur í einum slíkum útalisi eg haldi sletiki at sølin skg at koma upp her og koma við sleingja út við útsagnim sum ger g siga tað at heldur burdi mann bygt ein annan flogvølli okur aðrastaði eg veitsk hvat jaspur langer ælar at fáa pengarnar frá fyri tað fyrsta og hví mann skal brúka dupult íløgur til at byggja fleiri flogvøllir í einum lítlum landi sum føroyar vit hava ríkilig við einum altjóða flogvølli einum góðum flogvølli vælvirkandi flogvølli og heldur burdi hann stunga etir kortið hvussu mann kann styrkja flogvøllar viðurskiftini í vágum so eg veit ikki um jaspur langord umboðar sambandsflokkin ella um sambandsflokkurin nú hevur lagt eina nýggja linju har hann sigur at flogvøllin skal flytast úr vágum púra óskiljandi í mínari verð og sjáldan eri eg illur men sovorðni úttalur sum hatta gera meg rúkandi rúkandi ósavn eg nú veit eg ikki oriliga hvat ið liggur aftanfyri um mann hevur sambandsflokkin hvur tosað um um mann ætlar í framtíðini at leggja flogvøllin aðrastaðni í føroyum eg trúði tá var bara øðrvígisi tosa frá summum einstøkum løgtingslimum men kanska er hevur mann havt onkrar samráðingar í flokkinum tað veit eg ikki eg hopi ikki at er liggur undir hesum her at fólkaflokurin eisini er við í tíð og um miðflokkurin men men tað kemur ikkiuppá tað so leingis sum eg á tingi ant nakar flogvøllu verður flutturtakk fyri
ja takk so er tað jaspur
langursen viðmerking er so væl ja takk fyri teir formaðurjohannes joensen vil vera við at flogvøllurin har vesturi er ein altjóða góðkendur flogvøllur og mær vitandi so er eitt krav fyri at lúka tað sum eitur altjóða treytir er at vit skulu hava at breytin skal hava eina broytt sum eitur fimmogfjøruti metrar og eg havi inntrykk av at johannes joensen er væl vitandi um viðurskiftini har vesturi kann hann upplýsa mær hvussu breið tann breytin er í dag á tí breytini sum sum er á flogvølli takk fyri at forma

eg veit ikki skal vera flogvøllar serføðingur fyri at kunna svara upp á um tað hann altjóða flogvøllur men hann gongur runt fyri at vera í manna eygum og tí altjóða heimi í tí heimi er vág á flogin ein altjóða flogvøllur og tað er bara hjartan langur sum ikki sigi tað er so um hann er tretivu metur ella fjøruti metur breiður ella um hann skal vera eitt ávíst tað veit eg ikki men í øllum førum hann hevur hvussusker altjóða mát í øllum førum tað sum verður kravt í tí heimi tað sum eg veit í øllum førum
ja takk
geri sogvæla tosa lsø takk hvari formaður nú kann eg ikki lata vera t koma ní eftir kjakið um hvar flogvøllur skal vera ikki men eg kann upplýsa johannes joensen tað at tað er ikki viðgjørt í sambandsflokkinum a flyta nakran flogvøll hvat ið hvør einkeltar tinglimir sigur tað haldi eg ikki mann skal kóka suppu av og soleiðis tað at tað er sambandt flokkurin send aftanfyri tí tað ger hann avgjørt ikki ikki leingi eg eri her hvussur

ja ger so væltakkfyri hara formaður ja so fekk mann vussu staðfest at tag e iki øll sum taka undir við tí men í øllum førum tá ið mann kemur upp og sigur slík ósannhindir ella hvat mann skal kalla tað tá loypur mann í í grindina so tá má mann eisini fáa væntað at mann færa eit sindur av av av skotum aftur so eg hopi bara at hatta er ein ein útsøgn sum er komin skeivt fyri vit fáa at síggja hvustað vera í framtíðini
takk fyri ja takk ger so væl
svi vimerking ja takk fyri harra formaður bleiv hetta líkassindur stuttligt kjak nú nú nú kom lokalpolitikkur upp í upp í kjakið í vestur í vágum men eg kann í øllum førum forsikra jóanes jens jóanes joensen við at eg taki so ikki undir við at leggja nakra á flogvøllnakrað aðrastaðni eg haldi han ligur fínt í vágunum øh eg haldi at vit hava ein øgiliga góðan flogvøll vit hava ein regularitet sum er næstan hundrað prosent so tað er í mínari ver eingin grund til at flyta flogvøllin vágum nakrastaðis o tað tað trúgvi eg ikki verður rundirtøka fyri í politisku skipanini takk fyri
ja takk
gersovæl johanes joensen takk fyri ja tað er gottat hoyra frá bradsandoy at hann bakkar upp um sjónarmiðið hjá mær men eg hugsi heldur í staðin fyri at keglast um at byggja fleiri flogvøllir í føroyum heldur má mann semjast um hvussu mann skal útbyggja verðandi flogvølli og finna millar til tað tey samsið nógv betur og tað verður nokk eisini ein partur av framtíðar kjakinum hvussu mann skal fíggja eina breiðkan og eina leinging á flogvøllinum og eina nýggja komuhøll so vónandi verður tað ein semja í tinginum og at ið tær fáu útsøgnirnar sum sum vilja inakað annaðtakkfyri
ja takk so er tað næsturða røða tað verður billius tinesen ger so væl
takfyriharaformaður gerso væl ja eg eri ikki ikki s ikki so heilt ósamdur við johannes joensen umant eg haldi at flogvøllin liggur væl sum han liggur og vit skuldu heldur brúkt orku upp á atig at fingið hann longdan og breiðkaði hann tí tað er bæði tingini sum hava týdning tá ið vit tosa um hesar ymsu kategoriirnar fyri hvørji flogførð kunnu lenda og ikki verandi flogvøllur eru seytjan hundrað o níggjuoghálvfems metrar og skal mann longur upp so setast á so so gevur tað aðrar møguleikar og seti onnur krøv og tað haldi eg at vit eiga alla tíðina at strekkja okkum longur nú vit hava útbygt okkara samfelag so sera væl og eg framvegis útbyggja tað við við tunlum og undirsjóvartunlilum so eru vit øll nær uttan mun til hvar ein flogvøllur liggur og tí haldi at øll tann vitanin og alt tað umhvørvið sum er knýtt afturat flogvøllinum í vágum øll tann søgan og alt sum er afturat tað hoyrir heimivágunum og eg haldi at vit gera rætt í at halda fast í at vit skulu bara hava eini ein góðan flogvøll og góðar umstøður og har haldi at váðarnar vága fólk og alt tað milioið hevur hevur víst stórar dygdir vit hava eisini megnað sum sum fólk at at seta okkum á øll størv sum eru innan flogvinnuna altso vit hava útbúgvið flogskiparar og flog personali í nógv ár og og sita á øllum tí sjálvi vit hava okkara egna flogfelag sum hevur havt frálík úrslit nógv tey seinastu árini og hevði eina stóra vakstrarætlan fyri framman áðrenn hetta her hendan her heimskreppanir rakti okkum men vit koma víðari burtur úr tí og eg ivist so onga løtu í heldur at tað at sita fyri restini av hesari branskini sum eitur loftrúmi tað kunnu vit akkurát sum einki eisini sum føroyingar tí vit eru vit eru væl ment upp á allar mátar og vit hava tikið av øllum teimum avbjóðingum sum vit hava so sum vit hava staðið yvirfyri so hvørt sum vit hava sett okkum á tey ymsu økini og tí rokni eg við attað at yvirtaka loftrúmið tað er bara ein spurningur um tí inntil vit øll eru samd um tað eg trúgvi eisini at sambandsflokkurin er væl á veg tann vegin tí hetta er meiri ein spurningur um um um praktiskt um praktiskan politikk enn tað er um um spurningurin um ríkisfelagsskap og ikki og her er nógv her nógv góð áhugaverd spennandi størv í hesari vinnu og uttan iva so kann hetta vera eisini eitt gott bein at at gnaða av í framtíðini fyri at gera føroyska samfelagið upp aftur meira fjøltáttað enn hvat vit eru so eg haldi at hetta uppskotið frá tjóðveldi eru eitt uppskot sum sum er áhugavert at viðgera vit hava ikki nakra avtalu í hesum samgongutíðarskeiðnum um at yvirtaka loftrúmi og tí vænti eg ikki at tað vera í hesum samgongu tíðarskeiðnum at tað verður gjørt tó skal mann ikki avskriva allar møguleikar men tá eini flokkurin haldi hevur verið nokk so týðiligur í sínum sínum boðskapi men generelt so haldi eg at yvirskipað so so haldi eg at tað er ein góð ætlan at vit eiga at yvirtaka loftrúmi og alt tað sum hartil hoyrir bæði inntøkur og útreiðslur og er tað so at tað er inntøkur upp á út móti tvey hundrað milliónum í hesum so merkir tað eisini at tað er nokk so nógv størv og nokk so nógvar spennandi uppgávur sum fylgja við og tað haldi at tað eiga vit øll at fevna og og og hetta snýr seg praktiskt um at flyta nokk so nógv størv úr íslandi og úr danmark og kanska aðrastaðni og til okkum sjálvi soleiðisnar sum eg síggi málið og tað haldi eg at tey allarflestu eiga at blíva samd um takk fyri
har ja takk ger so væl høgni hoydal
víðingin har formannarin var líka væl røðuna hjá hjá bíligu stinussen so nevndandi at tykkast á trupulleysar samgonguni ja tað tað kann eg væl skilja hinvegin vil eg siga tað tað er eingin avtala um hetta er í samgonguni tað er heldur heldur eingin avtala um at danir nú fara aftur at brúka føroyska loftrúmið tey hevur komið um tey sum í sínum samgongum skeiðnum fram og tí haldi eg tað málið er so so serstakliga viðkomandi eisini akkur núvit víggja hann hinum at tað verða at mann kann skapa størv á eina tærri dámar vælini røðuna hjá brúdleypsdegnum men eg fari at spyrja hann um hann samdur við mær tí at støðan í dag er tann at danskir myndugleikar hava so gjørt eina avtalu við íslendskar myndugleikar um at yvirtaka ella umseta hvussu tann ovara part av loftrúminum sum vit rópa tað hevur tað avtaluna hana kundi føroyar tað sama gjørt meððan vit byggja okkara egnu upp er eitt brindisins samdreiv tí tað krevur ikki nógv tað krevur nokk eina hálva á fýra síðu

bilistinussen takk fyrihara formaður ja eg eg kenni ikki ordiliga til hasa avtaluna hvat tað inniber og so víðari so tað er eitt sindur trupult hjá mær at siga tað men tað kunnu vit sjálvandi fáa eitt sindur nærri útgreinað í nevndini og innkalla fólk sum kunnu greiða okkum nærri frá hvat tað snýr seg um men vit hava eina yvirorðnað avtalu í samgonguni um at vit skulu vera samd um tað sum vit gera sjálvsagt og tí verður einki gjørt uttan at vit eru øll við upp á tað og tað er tað er tað sum eg sigi til tá eg sigi tað at tað verður neyvan nú at hetta verður verður aktuelt
takk fyri ja takk so er tað enn viðmerking afturat tð el hendriko
gald ger so væl ja takk araformaður øh nú steði onkra røðarum í dag bjarni kárasson at millum annað á hvart mann kundi brúka alt til sum leypur av altso í hesum viðurskiftum hevur tað verið soleiðisr at tað sum mann tekur avgjaldið skal brúkast til vaktarhald og bjargingarætlanin altso mann kann ikki bara fara fara og og játta tunlar tunlar pengar til av tí sum loypir av visti mann yvirtekur loftrúmi øhog hatað ar eisini veru brúkt dømi um íslandi tað er ein spurningur um altso í síðstu viku var eitt vaktarskip úti í íslandi vista hevur givið so nógvar pengar hetta loftrúmið í íslandi hví er bara eitt vaktarskip úti og hinir hava ikki olju at sigla við yvir alt ísland tað var røringer í allari fiskivinnu í íslandi í síðstu viku tí tað var eitt vaktarskip tað ljóðar øgiliga løtið og hvussu nógv størv eru í loftrúnunum íslandi
ja takk
gersovæl biljistinsentakkfyrihara formaður íminnis eitt sindur um so poppkwis hjá henni hennrik old tá ið hann sigur at hann veit tað men hann vil ikki upplýsa tað nei eg veit ikki hvussu nógv størv eru í í íslendsku loftvinnuni eg veit heldur ikki hvussu nógv størv er í donsku loftvinnuni sum er knýtt at hesum meir ella minni formaðurin hjá hennik old nevndi sjálvur tað at íslendarar høvdu fíggjað ein part av sínari tilbúgving á sjógvi við pengum sum komu frá hesari vinnuni men sum hennik old nú vísir á so hevur tað kanska ikki verið tað heilt stórar tá ið teir bara hava hava møguleika fyr t hava eitt vaktarskip úti í senn sjálvandi altso fantasterar neyvan nakar um at tað skuldi skal vera avlop á hesum mann kal taka eina rúgvu av pengum inn og sum fara at byggja tunlar g annað fyri tað men tað sum eg haldi e áhugavert er at her eru størv og tá ið mann sigur at tað kanska er ein inntøka sum liggur ímillum hálvfjerðs og tvey hundrað milliónir so merkir tað tað at tað er útgerð og størv fyri teir pengarnar sum fylgja við hesum soleiðsnar at inntøkur og útrórðslur fylgjast
ja takk so er tað løgmannssupur orðið gjør so væl
ja takk harra formaður eg skal prøva at koma við nøkrumkann man siga meira faktá tingum um hetta her kjakið hetta hevr verið eitt kjak sum hevur verið í nógv ár og fyri at gera tað greitt so kann mann siga hevur mann verið við allan vegin at sambandsflokun var við til at yvirtaka vága floghavn í fyrsta pfyrsta januar tvey túsund og sjey í tí pakkanum gjørdi mann eisini tað eina avtalu um at man niðurkapitalra kapitaliseraði íleggingargrunnin og teir pengarnar brúkti mann so til at modernisera og annmann siga dagføra vágafloghavn tá bæði við at gera vøllin longri og atbyggja nýggjan terminal og parkeringspláss og so víðari so tað hevur alt við ein tilgongd har ið kan man siga sambandsfokkurn r við allar tíðirnar og tað eru ongar ætlanir í sambandsflokkinum um at gera nakað annað og eg kann eisini siga at vág á floghavn hevur í hesi her serligu tíðini vit hava havt nú har ka man siga talið á flogførum og talið av ferðafólkum er drasla niður í nærmast einki í hesum koronuárinum so hevur mann hóast tað arbeitt víðari við einari ætlan um hvussu mann skal framtíðartryggja vága floghavn tey næstu ja haldi tað vara tíggju ella fimtan árini og tað er ikki smávegis ætlanir kann mann siga sum mann arbeiðir við har og við tí vøkstrin sum hevur verið í flogferðsluni til úr føroyum tey síðstu árini so er eingin ivi um at tað eisini verður neyðugt í komandi tíðum og vónin er sjálvandi atsamfelagiðverður normaliserað aftur soleiðis at vit fáa gongd á aftur flogferðsluna umboga floghavun bæði við ferðafólkatali og við flogførum um dagarnar og at tað kann tryggja ferðavinnuni í føroyum eisini lívið tað komandi tíðina tá tað kemur til hett her málið um yvirtøkur ikki so var tað soleiðisinar at mann hevur gjørt nakra analysir eg haldi tann fyrsta frágreiðinginsum ein arbeiðsfólk upp á ein nýggju fólk millum føroyingar og danska danskar myndugleikar bleiv gjørd tað var tveytúsun og trettan tá gev mann ein rættiliga grundia lýsing av hesum málunum hvat ið hetta inniber við loftrúmini í føroyum og hvørju møguleikar liggja í tí og hvat kann mann rokna við at fáa burturúr einari slíkari yvirtøku og hvat liggur arbeiði liggur í tí og nú var hennika old inni á tí at tað er ikki serliga nógv størv til dømis sum í íslandi og ísland umsitur eitt øgiliga stórt umráði altso ísland hevur ikki bara kann mann siga fingið ligað upp á hendir frá dønum at umsita eitt øki í tí danska kan man siga kongaríkinum yvir føroyum og grønlandi og sovíðari men teir umsita viðsókk eisini nakað fyri kanada og kanada nakað yvir tí grønlendsku økinum so tað er eitt sovort samstarv sum koyrir millum partarnar og tað sum framgongur í teimum frágreinum sum eru gjørdar og teimum kanningunum sum eru gjørdar eisini kann mann siga gjørdi undanfarna samgonga eitt ávíst arbeiði har og millum annað yvirtóku teir afistænastuna á flogvøllinum og yvirtóku tað niðar á loftirinu til arbeiddu við tí og tað tað sum mann fekk púra greitt at vita har frá ekao sum er tann sum skipar ta internationalu loftferðsluna er at pengarnir sum tú tekur inn fyri at flúgva í loftrúminum skulu brúkast til umsiting av loftrúmum og eitt sindur av kjakinum í dag við koyrt uppá jamen so kunnu vit brúka pengarnar til sørgjan resky og keypa tyrlufyrihaldið onkur fór yvir til og kunnu brúka tað til ymiskt tað vil eg siga tað kunna vit ikki men tá tað er sagt so og eg haldi eisini fyri at líka taka aftur í aftir søguna eitt sindur so var janus rein øgiliga nógv inni í hesum málinum inn iður efta málið og royndi at finna lýsingar í norrø hvuss tað var har og sovíðari og hansara uppruni var at hann helt at mann kundi byggja flogvallir fyri hesar pengarnar og tað framgongur púra greitt av øllum tí tilfarinum sum fyriliggur og teimum responsum sum koma aftur frá ikao at tað kann mann ikki tað sum mann kann gera og tað er bara í ein rættiliga avmarkaðan mun tað er tað at vista er disidera at tú mást hava okkurt eyka av onkrari sørgjin reskyos víðari og har er grønland eitt serligt dømi tí grønland er jú ja heimsins størsta oyggj sum vit vita og tað kann vera nøkur tilfali har at har kann mann møguliga hava brúk fyri onkrum heilt serligum materielli fyri at tryggja sørjunreskyo har har kann mann kanska begrunda fyri at ein partur kemur frá teimum inntøkunum eitt annað element sum eg trúgvi um mann skal eisini halda sær fyri eyga tað er tað at gongdin út í heimi er at hesi økini i k ella fyri økini blíva størri og størri og tí er tað man tava tættari og tættari har ísland hevur umsitur ein stóran part av okkum her uppi í norður vestur ætlanshavinum og orsøkin til tað er bæði trygdarmessia men eisini kostnaðarmessia tað vil sig atmann roynir at fáa driftina so langt niður sum gjørligt á hesum at tað skal vera driftast so bíligt sum gjørligt og eitt sum framgekk av einum hesum her lýsingunum sum var eg minnisk sum tað var av tíhjá janes rein ella seinni aftur var at mann ikki kundi rokna við at mann bara kundi seta ein prís tí so fara flogfeðiløgin at flúgva ein annan veg tí hetta hevur altso nakað týliga fyri tann kostnaðin tað hevur hjá flogløgunum at flúgva og tí velja tey sjálvandi tað loftrúmið sum er ja bíligt og ómakasleyst og ikki minst trygt at flúgva ígjøgnum so her eru hent nøkur ting tey síðstu árini mann er farin víðari mann yvirtók vág á floghavn mann arbeitdir við at yvirtaka niðar á loftrúmið og yvirtók var fyrsta januar tjúgu altso tvey túsund og tjúgu tá yvirtók mann afistænastuna á flogvøllinum og tað stendur púra greitt í samband við ta yvirtøkuna at ja tað kemur at kosta nakað meir tí at tann kann mann siga grund útbúgvingin ella tey skeiðini og annað sum afistænastan á flogvøllin annars har navier stóð fyri tí hon var kann mann siga ein partur av av starvsfólkahópinum hjá navoer og suvíðari og nú tá man skuligjar tað sjálvur so skuldi mann keypa sær ta tænastuna so tað var tann fyrsti meirkostnaðurin av at yvirtaka tann partin og tað er so nakað sum sjálvandi ferð lagt upp á tey sum ferðast tí at tað er bara ein sum skal gjalda um flogvøllin og tað er tey sum ferðast tað vil siga at avgjaldið á ferðafólk verður tað fóru á sígs hægri at tú skalt fíggja teir tær meira útreiðslurnar sum eru á tí økinum so eg vil siga tað soleiðisnar at tá tað kemur til pengarnar og tað pengaríkisdømið sum ríður so tað sum liggur í tí tað er nokk nøkur størv at føroyingar kunnu fáa nøkur størv og møguliga til dømis ein radara nú snakki eg ikki um radaran friðaradaran á somfelli men ein radara sum skal brúkast til kommersiella flúgving og har er mær vitandi ein radari endurnýggjaður ja minni ski um tað er eini fimm ár síðani lítla annað og hann er allarhels fíggjaður av hesum pengunum men tað er ikki soleiðis at mann kann fíggja eina rúgvu av materielli og flogvallir og tyrlur og sovíðari sum kanska onkur hevur givið útrúgk fyri tað haldi eg allar teir lýsingarnar sum eru í hesum málinum hava víst nokk so greitt so eg vildi bara geva nakrar inú ansur inn í hetta kjakið sum dag fyri at fáa nøkur faktar fram nú til fyrstu viðgerð á málinum nú fer hetta málið sjálvandi í nevnd og og eg ivisktki í at tað fer at fáa eina góða grundi av viðgerð sum tað oftani hevur fingið í nevndini men hendan samgongan hevur sum so ikki brúkt arbeiðsorku upp á at gera nakrar yvirtøkur á hesum økinum tað arbeiði haldi eg meira ella minni bleiv gjørt nakað av vegnum í undanfarnu samgongu og steðgaði so við tað at mann tá tók seg til sættis við at mann fór at yvirtaka tað niðara loftrúmið og harav harundir eisini afinstænastuna á flogvøllinum o tað er har sum málið liggur í dag
ar takk harra formaður ja takk so tað viðmerkingar
joensen ger so væl takk fyri formaður ja eg ætlaði bara at spyrja løgmannin um hann visti hvar ið hvussu tað gekk við við ætlanini at umbyggja ella útbyggja flogvøllin um hann veit hvat ið hvat fyri áramaður snakka um og hvussu mann ætlar at fíggja tað takk

jatakk ger svælja ø takk harra formaður ja sjálvandi hetta her koronaárið kann mann siga hevur jú gjørt tað at tannakutti tørvurin sum var á at fáa útdbúg flogvøllinhann var faktiskt rímiliga kuttur tí at tá ið mann útbygdi flogvøllin og terminalina á sinni so útbúgvin termunalin soeiðist hann skuldi klára at taka fýra hundrað túsund ferðafólk og tað vænta at mann var nokk til tey næstu tíggju árini og tað sær longu út til at vit raka málið longu nú aftaná hvat er tað seks ár síðani hann bleiv liðugur terminalurin haldi eg og tí var tað rímiliga kutt og tann tíðarætlanin sum um eg minnist rætt fyrilág so hevði mann longu ætlanin um at terminal økið skuldi verið útbygt longu í tjúgu og fimmogtjúgu fýraogtjúgu g fimmogtjúgu smnis rætt og tað var tað fyrsta stigiaað at taka og síðani var tað eisini útbyggja sjálvar fasilitetirnar til flogvallir tavil siga ja tað kann vera hangar og tað er parkeringsøki til førini at standa uttanfyris víðari tí at tað er ikki kur loynað at tann góða gongdin í ferðavinnuni hevur eisini gjørt tað at tørvurin á plássið til flogfør annað er munandi øktur í føroyum bara tey síðstu fimmogtíggju árini

ja takk so tú ert í hoydal sum ein viðmerking gjørt so væl ja formaður fyrsti er at fevgd hann sum var løgmær tykur orðið sum málinum tað skal hann hava hava eina viðurkenning fyri at hann so nú fyrst hevur gjørt danska kolonialismu til ein friðarætara og nú ger hendan herr rætaran til ein undirskotsrætara tað má standa fyri løgmannins egnu rokning men tá hann hevur ferð inn á tað forarbeiðið sum er gjørt og tey ivamálini sum eru við viðgjøldum so kunnu vit hugsa mær at spurt løgmann um hann kann upplýsa fyri tinginum hvussu nógvar inntøkur fáa danskir ávikavist íslandsmyndugleikar av teimum flogførum sum flúgva ígjøgnum føroyskt loftrúm dagliga og árliga bara eitt tal
ja takk
ja takk harra formaður tá høgdi spyr soleiðisnar so giti hann vil hava a meg at nevna tað talið sum stendur í uppskotinum frá høgna hoydal men eg má siga at eg má har má eg vera ærligur og siga gjøgnum formannin at eg havi ikki tað talið men tey tølini sum eg havi frá tí frágreiðingini partís frá tvey túsund og trettan og og einari nýggjari kunningí sambandi við kaofundir har eru ein sovorðun fíggjarligtikam mann siga forð um sett sum lýsir millum e halda kanada ísland jukey og danmark danska loftrúmið har er upplýst at teir pengarnirsum koma inn verða í allarstørsta muni fyri tað føroyska loftrúmið golnir til íslands danskararnir fáa ein lítlan brøkpart tí tað er eitt sindur tvíbýtt akkurát hvør umsitir hvat danskararnir umsita opimbært ein lítlan part av tí og fáa so pengar tann vegin men tað er ikki nógvar pengar vit snakka um vit snakka í besta føri um nakrar heilt heilt fáar milliónir um árið og tað er fyri at umsita øki og ikki sum tað eg haldi er framgingið eit sindur av skjakjinir í dag er til at innvestera í mat
siellur og annað ja takk so eta hendiga
pusen va viðmerkingformaður nú haldi eg tað er eitt gott við hesum her at hetta kjakið eg komi eitt sindur niður á jørðina aftur fyrri vistu fók faraei lítað sindur aftur efti nøkur fá ár aftureftir so vóru tað fólk sum segði at vist ukurd yvirtaka teg so biginna pengar at dala niður yvir føroyaland altso óavmarkaðar milliónir men tað hevur so líkasum útløkna seg nøkulunda so fólk eru komið meira ja eg vetikki ma kann siga niður á jørðina men eg haldi at uttanandsnevndur burdi farið ein túr til íslands hví ikki fari til íslands og og kanna hvat kostar hvat hvat hvat fáa tað fyri hesar fýra radararnar nú nú er eitt sindur trupult at at flúgva men mann kann sigla norrøni farin at sigla aftur hvat fá íslendaran fyri hesin radaranum sum hann snakkar um her skal gevast soer revsomar pengar at seta iradar upp á ein stein uppi á uppi á samfelli og at leingja flogvøllinu okur snakkaði í seytjan ár um at leingja flogvøllinu og skal okur gera nakað við haðn nú so giti eg meg til at okur fara at snakka í fimtan ár hara lei lat okum siga tað tað sum eg havi ð

ja takk harra formaður nú komi eg ikki til at svara heldur floksfelag hjá hennihennika oldjohannes joensen um fíggingina ar hennikold komin nakað inn á tað sama tilfar sum fyriliggur frá ekao og tí fíggjarforrøðinum sum er har so víðari so er tað einki sum tíðir á at tú kanst fíggja nakað stórt materiell altso nú nevndi hennikold her gjøgnum formannin etta her við kanska eina tyrlu til krussskipa og annað tað haldi eg tori at lesa burtúr isni her at tað kemur kemur ikki tað kemur ikki henda sigerpá tann mátan tá tað kemur til fíggingin av útbygigina á flogvøllinum um mann hugsar at mann skal fáa pengarnar inn hendan vegin til at fíggja tað so haldi eg at tann niðurstøðan sum janus rein arbeiddi nógv við at mann fíggjaði flogvøllir norrur og annað hon haldi eg burturvíst ella avvíst av ika og eisini so tað leti seg ikki gera men seinast fíggjaðu vit útbúgvingina vága floghavin við n niðurkapitalisera íleggingargrunnin tað kundi við ein møguleiki ein annar møguleiki er so einkult sum tað at ferðavinnan er vaksandi at brúkarin fíggjar tær útbúggingarnar sum skulu til tí tað trúgvi eg upp á eigur hhatta seg gera eins ut tað gera í øllum øðrum heimum og at vit skulu bíða í fimtan ár henikold tað vænti eg ikki tí tað havi eg simpulten ikki tíð til tí at flogvølella flogvinnan er vaksin so nógvtað síðstu árini at eg trúgvi tað hastar meira enn so takkhara

bjarninetersen dor ger so væl takk fri formaður ja løgmaður brúkti øgiliga nógva tíð upp á hvat ikki passaði afturvístu tær myturnar sum eru rundanum og eg eri faktiskt atliga samdur í at mann ikki skal fyrigikla sær ar hetta eru ein spurningur um at heinta pengar inn til stóra pott er tað ikki um nakað so eru tað til at fíggja tað tilknýtta virksemið sum hevur við loftlofteftirlit at gera og so framvegis øh tað kann gott vera tey ikki vera nógvar pengar til at byggja skipað og flogvallur og sum framvegis men tað hevur statvekt rættiliga nógv avleitt virksemi altso navi er í danmark tað hevur seks hundrað og hálvtrýss starvsfólk g umsetur fyri eina milliard g og og eg kví valenturinn í íslandi hevur eini eini trý hundrað starvsfólk ella hvat tað er og tað er nógv virksemi tilknýtt tað at mann hevur eftirlit eftir loftrúminum altso føroyingar hava sett sær fyri at vit skulu vera ein maritimur miðdepil so við ella uttan inntøkur frá loftrúminum skulu vit til at gera íløgur í sørgiin resku u og tað sum hoyrir
ja takkfr
ger sovæl løgmaður ja takk hara formaður ja eg eri samdur bjarna kárassum petersen at tað hevði verið ynskiligt at vit høvdu kunnað finguð ein stóran part av hesum kakuni finguð og umsitið ein stóran part av loftrúminum og fingið fleiri av hasum firðunum sum eru ja uppi í himmlagóvunum at umsiti fyri onnur lond tí tað r har pengarnir eru tað er tað sum íslendararnar hava dugað so akkurát ársverkini í hesum her til føroyingar um vit sjálvur skulu umsita tað fyri tað fyrsta so er tað ein avbjóðing í mun til kao tí ekao sigur tað at vit ynskja størri fyri at vit ynska ikki minni firðar altso luftøkir at tað verða fleiri umsitingarligar smærri oyndir vit ynskja tvørturímóti at fáa tey samanløgd so tað verða umsitin av einum heldur enn av fleiri smáum pettum tað er nakað við trygdargera og tað er nakar við kostnaðim at gera tað er tað sum e kao sum varar av hesum her tilmælur og legga upp til og skal tað broytast so skulu øll londini í kao taka undir við tí og sovíðari so tað er ein langur vegur um vit halda tað at vit skulu kunna fáa umsitið hetta loft rúmið oman fyri okkum her í føroyum so tað er bara soleiðis avbjóðingarnar eru eg royni at halda meg til fakta í teimum lýsingunum og teimum frágreingum su eru givnar tað er tað eg havi tikið orð her til í dag takk harra formaðu
ja takk so er tað høgni hoydal sum fer orðið ger so væl
harra formaður eg fari at takka framsøgufólkunum sum og løgmanni fyri at hava viðgjørt hetta uppskotið haldi eg her øgiliga sakliga g nágreiniligt tað er sjálvandi ikki øll viðurskiftir sum semjur um kanska serliga frá umboðnum hjá sambandsflokkinum so eg skal kanska viðmerkja okkurt av tí men tað fyrsta eg fari at siga harra formaður tað er ati at tá ið eg vaks upp vogvussu hr tað seyði mann vanliga tá ið tá ið mann seldi jólaheilsur ella tá ið løgmaður tók orðið í útvarpinum at til allar føroyingar á sjógvi og landi men fyri nógvum árum síðani áttu vit sjávandi at lagt afturat til allar føroyingar á sjógvi og landi og í luftini tí at tey síðstu tretivu árini kanska fara frframum tað eisini so er tað í veruleikanum ein einastandandi søga sum er hend við okkara flogferðslu við ætlantsflu og við flogvøllinum í vágunum har tú bara fyri fimmogtretivu árum síðani kanska helt tað vera ógjørligt og tað kundi skrivað langar frágreiðingar frá donskum myndugleikum umat tað bar star ikki til hjá føroyingum at flúgva sjálvur tí tað dugdi mann ikki og tað var so trupult og har vóru frímerkir uppií og mann gjørdi allar forðingar mann kundi men løgtingið tá stóð saman um at stovna á attanslov og taðrn vegin einastandandi menning av okkara samband við umheimin av førleikum av starvsfólki og av einum felag sum í veruleikanum er altjóða kappingarført og eg takki ølum teimum eisini sum her inn og sita sum hava við til av gjørt tað bæði sum landsstýrisfólk løgtingsfólk nevndarformenn og annað at vit hava uppbúgvið so nógvar flogternir mekanikarar flogskiparar eftirlitsfólk dygdareftirlitsfólk fólk sum arbeiða á flogvøllinum við tilbúgving og annað tað er ein tað r tað er einastandandi og eg noyðist sjálvandi at nevna her tá ið eg havi møguleikar fyri tí at tí harmamáti harma tað meg upp á teg meira g sigrurstenberg harsn eina fyrispurning um tað at vit ikki hava víst hesum fólkunum størri virðing nú undir korona og hava íhvussur latið tey fólkini bæði merikanikar og flogtarnir og onnur flogskiparar og onnur sum skulu endurnýggja sínar førleikar sum eru so stórir at tey ikki hava fingið møguleikar fyri tí undir korona tað er tað er tað fara vit at mótmæla til dennadag men tað vísir bara hvussu væl tað eydnaðist og parturin av tí eisini at menna eina flogvinnu og eitt flogfelag og eina flogferðslu og altaná førleikan sum vit hava tað er eisini at umsita okkara egna loftrúm og tað er eingin ivi um tað og eg vóni t eisini at vit fara at fáa tað a vátta í nevndarviðgerðini við atkalla fólk inn sum hava sum arbeiða á flogvøllinum o torninum aðrastaðni sum arbeiða uppi á sonnferli í dag allar flogskipararnar at vit megna sjálvandi fullvæl eisini at umsita okkara egna loftrúm og kunnu skapa nógv vitanartungstørv her og á flogvøllinum í vágum hr han fer at verða verandi í vágum tatað tað ganga vit fult innfyri og útbyggja ein altjóða flogvøllu upaftur meira og mann kann eisini spyrja seg sjálvan sum eg haldi fleiri hava gjørt her í dag eg hvar sera fegin um framsøgurøðurnar varð tann einfalda spurningin sum vit kanska ofta at gloyma tá vit viðgerast slík mál og tað er ikki at spyrja hví skulu vit hava ræði á loftrúminum tað er at spyrja hví skulu vit ikki tað hví skal danmark taka avgerð um føroyskt loftrúm hví skal danmark gera eina avtalu við íslendskar myndugleikar um at hava eftirlit við tí vit kalla fyri tað ovara loftrúmið umvegis tærr ta útgerina sum íslendingar hava og eg skal bara siga viðringina í mun til tað sum løgmaður segði at ekaoreglurnar eru ikki so neyvar og tað er eingin ivi um tað og tað kunnu tingfólk fáa vátta við at tosa við sínar íslendskar starvsbrøður at ísland hevur fíggjað útbyggingina av sínari land helgsgeiðslu sum altso er tilbúgvingina á á á sjógvi og landi tyrlur útbyggingar flogvøllin í keflavík tí tað er eisini týdning fyri trygdina hjá flogferðsluni í norðatlantshavi at vit hava flogvallir har størri flogførikonu lenda so er ivist onga løtu í at tað ber til at útbyggja flogvøllini í vágum eisini partvíst við inntøkuna av hesum tí at sum fleiri hava víst á so skulu inntøkur av at umsita á loftrúmið standa á mát við tær tænastur sum føroyskir myndugleikar tá eisini veita flogfeløgum og flogførum í føroyskum loftrúmum og tað kann altso verða alt tað upplagt er sjálvandi bara ferðslueftirlitið og og tey boðini sum sum flúgva her tað er veðurtænasta ta vil siga tað er raddaratænasta veðurtænasta tað er øll tilbúgvingin um nakað sum gingið galið og tað er eisini møguleikin at kunna hava eina neyðhavn her mitt í norðratlantshavi sum eisini hevði verið ein eykatrygd hjá teimum mongu mongu mongu flogførum sum flúgva gjøgnum føroyskt loftrún og tí má eg gera eina lítla viðmerking egfari ikki at at fara eg fara ikki í víggj við sambandsfólkini nú men jaspur lanborg hevði nakrar eitt sindur løgnar pástandur sum eg sum løgmaður endurtók hog tað eina var hetta við at tað skuli vera so trupult il tað skuldu enn tá blíva dýrari hjá føroyingum at yvirtaka hetta tað haldi vit mugu blangt at afturvísa at sjálvandi eru inntøkur í hesum tær tanda hvussu er mát við tær útreiðslur vit hava um vit yvirtaka hata tað er eingin ivi um tað vit vita eisini at íslendingar hava stórar inntøkur av hesum sum teir sum hava brúkt til at útbyggja sítt tær hava jú fleiri sum vit sum vit uttanslendalimirnir vita hava fleiri radarar sum bæði hava tað mær dámar u aktivar radarar og fyri passivar radarar sum bæði hava eftirlit við sivilari og aðrari flogferðslu í hesum stóra loftrúminum sum íslendingar umsita vegna á danmark teir umsita bæði tann fjørðurin ella tann geiran sum gongur sum gongur í ein landnyrðing í føroyum og í ein suður móti bretlandi og bretskaoyggjunum og eisini heilt yvir móti størsta parti av aveysturgrønlandi so tað gera teir og sjálvandi geva ta vitan arbeiðspláss førleikar og um vit halda tað ov trupult at gera tar tað fer at sjávanditaka tíð at byggja upp so er tað eingin forðing at føroyingar í dag altso her og nú samtykta her í dag so bara at siga tað frá nú av hava vit sraðkað inn og gjørt ta avtaluna sum danmark hevur í ísland í dag harvið fingu vit alt innlit allar upplýsingar og kundu samráðast áfram hvussu mann so spakuliga ella skjótt fekk bygt upp tær tænasturnar í føroyum og eg eri sannførdur um at eins og tann eina standandi søgan sum ætlantsflog og føroysk flogvinnu er so fer hetta eisini at vera ein ein ótrúliga góð søga fyri menningina av okkara samfelagi okkara førleikum og øllum teimum størvunum og førleikunum sum tað gevur at umsita loftrúmið vit fara at fáa betri samstarv við okkara grannalond bæði umvaktari bjargingartænastu altso sørkin reyðskrúv um tænastur sum veitast skulu flogførum tað verðu tann tøknin menni seg hvønn dag hog sjálvandi eisini umhvørvistilbúgving og annað tílíkt um tær um sum vit ikki vóna hendir men um vanlukkur skuldi hent bæði á sjógvi og í loftrúmunum at tað eisini er ein partur av teimum førleikunum vit kunnu menna í hesum uppskotunum frú forkvinna so hava vit gjørt roynt at gjørt hesar metingarnar av kostnaði og eg eri samd við teimum sum havan sagt vtskulu ikki gykklana nøkur fyri hetta bara er ein ein pengakassi sum oysir el til føroyar men við teimum flogførunum sum flúgva í føroyskum loftrúmi dagliga vit fingu váttað tað so seint sum í seinastu viku uppi á samfelli so flúgva í miðal beint oman fyri tvey hundrað flogfør í føroyskum loftrúm og dagliga og alt eftir hvussu setir tað gjaldið sum bæði bretar taka í sínum loftrúmi sum íslendingar taka ella vegna danum taka vegna tey sum flúgva her so kann tað geva eina inntøku bara teimum gjøldunum sum eru í dag alt eftir hvørji flogføri tað eru í mun til vekt og slag um tað er frakt flogføri ferðafólka flogfør eina inntøka árliga millum sjeyti og tvey hundrað og sjeyti milliónir krónur og árliga so lat okm bara seta tað lukt men at siga ta tað er sjey ti ella sindur minni enn tað jeme tað er eisini ein inntøka sum kann skapa ótrúliga stóra vitan í føroyum og sum uttan iva fyr at geva okkum betri møguleika fyri flogvinnu flogferðslu og eg meini eisini tað heilt vist eisini kann brúkast til at útbyggja flogvøllin vágum um hann tá verður ein altjóða góðkennin flogfar til t uppaftur størri flogfør so at tey mongu flogfarini flúgva uppi yvir okkum hvønn dag eisini kundu lænt í føroyum

so segði aspur langoard eitt sum undraði meg eitt sindur tað var at at at um tað var so gott hví havi g ikkilongu gjørt tað ja tað er ein góður spurningur hetta er fjórði ferðat eg havi lagt uppskotið ram vegna tjóðveldið og tað hevur fingið betri betri undirtøku hvørja ferð eg haldi framsókn legði uppskotið og fram eina ferð og hvørja ferð hava fingið meira meira at vita og tað er rætt sum taðhevði sagt at undanfarna samgonga royndi at yvirtaka tað og poli nikkasen royndi at samráðast í danskar myndugleikar tað gekk ógvuliga trekt men mann hevur so yvirtikið tað sum eitur sjálvan innfluvingageiran til til til vága floghavn men ikki tað størra loftrúmið tí har vórðu har vóru sett tær túsund forðingar upp og taka vit øll onnur mál it kunu eisini taka atlanstovsa dømi ella á fiskimarkið ella skúlan hvørja ferð vit hava roynt at stremba tecsinir ella á sso so heur tað verið mótstøðn og mótstøðun mótstøðu og mótstøðn og mótstøðu og tað hevur ofta tikið millum tjúgu og tretivu ár áðrennað er hent og tað er ikki tí at tað ikki verður skilagott tað er tí at forðingarnar eru har og eg skilji ótrúligavæl danskar myndugleikar eg skilji eisini væl at tað vildi tosa um at at vera í luftini at at løgmaður og danskir mynduleikar eru í luftini tá ið føroyigarnir vilja yvirtaka tað her tí hetta er ein ómetaliga týdningarmikil inntøku og førleikakelda og tað er eisini so týdningarmikið fyri ta samráðingarstøðu sum lond hava mótivegis øðrum at umsita sær egna loftfrúmu ja hví skuldu vit ikki gjørt tað hví skulu danir gera tað kann onkur geva mær eina grundgeving hví hava danir ræði áokkara loftrúmi eg hevi ynskt at onkur kundu svara mær tað eg finni onga grundgeving og tað er so vendur við og siga hví skulu vit sjálvur gera tað ja so finn a ast bara fyrimunir anika olsen segði tað øgiliga væl vit høvdu aldrin góðtikið at danir framvegis umsita havnirnar í føroyum ogtað e tað saman við luftu
nei takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar
bjarssamuelsen gersovæl ja takk fyri altso eg haldi í øllum førum vit skul fegnast um at í hesum tinginum í dag vissi mann skal lurta eftir framsøgufólkunum so er tað ein greiður meiriluti fyri at yvirtaka loftrúmið javnaðarflokkurin formaðurin har lagði ikki fingrandi í millum tey gjørdi anikuolsen vegna fólkaflokkinum heldur ikki og saman við tjóðveldi ja men altso vit hava ein meiriluta so tað er hvussur eitt gott útgangsstøði so er mein spurning til høgna hoydal ja men vit hava jú eisini alt hetta við við við sattlittum og á alt tað altso sum er ein ein stór vinna sum er also sum er eitt øki sum vit onkursvegna eisini eiga at byggja førleikara upp rundanum hvat hugsar høgni hoydalum tann partin vistu vit ikki bara tosa
flogferðslu takk fyrija takk høgni
hoydal gersovælfrú forkvina eg skal viðganga tað at at at eg havi ikki nakar nakar serligt nakað serligt innlit í í íannað avlagt virksemi sum er alt havið yvir høvur hava loftrúmið heilt upp í í tann partin av loftrúmin sum hevur sætt lyttar og annað men tað er uttan iva ein partur av tí øhog tað hevur verið lýst smávegis vjá onkrari frágreiðing hvat tað er øhso eg havi fyrstugfremst t hugsað her um tað tað sum eg kenni í dag til sevila og ikki minst hernaraliga flogferðslu sum verður eitt ovurstórt trýst á okkum nú tel at taka avgerð um at vit vinna teir báðar fyrimunirnar beinanvegin og tað minnir meg á eitt sum jaspur langaard segði í løgmaður eisini jamen um vit seta gjøldini ov høgt so so flúgva flogfar mara uttanum førist loftrúm altso stórur partur av øllum ferðafólkangi tvørt túm afta frav ferð gjøgnum okkara loftrúm so vit seta gjaldið lægri ella á hæddi við tað tað er í dag hvør skuldi so forðingin verið fyri at vit fingu inntøkurnar men tað eru heilt sikkr aðrir møguleikar í tí teir fara teir eru tir kunnu bara at vaksa við at taka avgerðina
ja takk næstra viðmerki er hendri
gold ger sovæltakk frú forkvinna vist nú okur skuldu hava jú man sagka um affa radar upp a standa her og annað slíkt og og kunnu hoydal vil at hava tað til at vera eitt bombumál visti mann má ferða mistankoða um mann ætlar ein einelannar ætlar at bomba radaran uppi á samdfelag hetta var ein fríggjadag kanska mann fær mistankoð um tað biljustinusen o formaður í uttanlandsnevndini hvussu langa tíð hevði høgni hoydað at við sabar kisnistari havt um at sagt okur trýsta á knøttið senda naka kettastað hevði tað verið mánadag ella hevði tað verið týsdag ella hevði tað verið vðbiljustinusen havt eina tríggjar fýra nevndarfundur ella ella hvat hvat hugsar høgni hoydal hvussu skjótt hevðimakunað tikið hesa avgerðinam meðan á kettin kom hendan vegin nigja hei hevði tað verið týsdag til dømis tá ið nendan fundur var ferdigur illa ella gangitað kanska fjúrtan dagar eg veit ikki nú nú snakkar billun um at at biljustinusen um at tað gkanska ganga tríggjar vikur afturat áðrenn radaru áðrennmann kemur at snakka úr raddarum aftur
ja takk
høgni hoydal ger sovæl harra formaður høgni hoydagar krígsministara sot eg haldi eg haldi føroyar skuluikki vera land sum eurhøvurat tosaður um kríggj vit skulu vera eit friðarland so heði han handla í hvussu her langt skjótari og eg eg handlað beinanvegin men danskir myndugleikar sum umsitatað í dag hvussu skjótt handla teir heldur heldur hennrik old at beskuttur hendan veddari verrir føroyar ella heldur hanna at nakrir danski o dátar sum geva upp so skjótt sum tær vera hóttir ið einum við einum øðrum gera nakað vit mugu tosa veruligaga um hattar her at sjálvandi er tað best at vit sjálvi hava innlit og vit kunnu handlað nógv skjótari bæði bæði til at verja okkum og til at sleppa undan at koma eftær støðuna at nakar skuldu lopið á okkum tað tað sigur seg sjálvt hennrig old var eisini inni á haldi hann eg veitk e eg trú i at fór t spyrja meg um tað at hvussu nógv starvast í íslandi ja tað kann eg kora uplivusi hennigold eg skal ikki eta neygu tølini men í landheilgu heldur skeiðslini hjá íslandi starvast í minsta lagi trý hundrað fólk við radarunum sum har teir umsita har sar starvast nógv fólk við tyrlutænastu í íslandi starvast nógv fólk við flogvinnu o íslandi starvast nógv fólk so har er her eru hvussu líka nógv arbeiðsplássi í hesum her vildi eg mett sum tey sum í dag starvast við flogvinnuni sum heild í føroyum so nógv so nógv er tað og tað tað kann eitt gott fáa vátta í nevndarviðgerðna
ja takk so er tað bjarni kárason peter
senn ger so væl takk fyri fyri forosvinnar ja eg haldi tað er tað tykist at vera sí ein ein broyt semja um at tað er tað átti at verið á ábyrgdini hjá okkum føroyingum at havt eftirlit við føroyska loftrúmi og øll hava hvør sína tyorið um hvat tað merkir í arbeiðsplássim og avleiddum virksemi og inntøkum og sum framvegis men tað er í prinsippunum undiróðrana altso um tað so gav eat undirskot appá tvær milliónir ella tíggju milliónir tað skuldu statveck verið undir føroyskum ræði í og við at tað er natúrliga føroyskt mann kann gott gera samstarvsavtalu við grannalond vit kun gott varðveita eina avtalu við íslendara við suman metrar ta etna rætta loysnin tað er ikki ein spurningur um at mann skal isolæra seg og mann skal kradda til sín tað er at syrgja fyri at ábyrgdin liggur hjá tí rætt mestseg á myndugleikanum sum er føroyska landsstýrið og tað føroyska løgtingið tað er tað prinsipiella í hesum her um tað so dreppar á degnin við at vit fáa nakrar inntøkur í í tolli frá teimum flogførum sum flúgva ígjøgnum tað má
ja takk høgni hoydal
gersvæfrú forkvina eg havi sera stóran virðing fyri at sjónarmiðini hjá bjarna kárasom petersen sum eg eri púra samdur í hog sjálvandi siga at vit skulu sjálvandi taka ræði undir øllumumstøðumtað ikki bara tí um tað gevur undirskot til yvirskot ella annað horsøkin til at vit lýsa teir fyrimunirnar her tað er kanska ofta tað at tey sum vit vit tka taka sambandsforkin fyri at fáa tey við eisini ha at tey at síggja fyrimunirnar við tí tí tað er so øgiliga oftani við bara at síggja forðingarnar við at taka ræði sjálvi men søgan vísir jú tað at á einum og hvørjum øki vit hava tikið ræði sjálvi og tað er alt frá um tað er fiskimars sum øll eru samd um í dag er okkara størsta inntøkukelda tað seði mann eisini fór einki at geva at vit fáa víst at tað etað er har ið menningarmøguleikarnum liggja fyri eina tjóð og tað færtað eisini at gera við loftrúmini tað er tað er hundrað prosent sikkurt og eftir mínum tykki tar esin tuv uppskotið liggur her og bjarni kárasom petreresan tosar vá polimikkesen um tað eg segði alla tíðina at tað nyttar ikki at samráðas ví danska myndugleikar vit mugu taka avgerðina fyrst tí so hendi tað annars fara tær bara at finna forðingar her og frá og til evstadag
ja takk so er tað annika olsen til eina viðmerking
igger sovæljatakk fyri frú forkvinna eg hugsi at høgni hoydal og eg bæði eru púra samd um hetta er ein av teimum yvirtøkunum sum sum veruligani geva meining fyri tað føroyska samfelagið hyggur mann søguliga sæð tá ð tað snýr seg um yvirtøkur so hevur mann hoyrt her á tingsins røðararpalli at hetta her er ein útreiðslurtung yvirtøka og hetta fær ikki at klára herhevur mann ikki fungið pengarnar á fíggjarfíggjarlógini so framvegis men nú hevur mann eina yvirtøku sum kanska kann geva tí føroyska samfelagnum ja millum tvey trý hundrað milliónir krónur um árið sjálvandi skal mann ávísa hvat mann skal brúka tær inntøkurnar til sambært altjóða sáttmálanum og so víðari men men nú standa okur við einari yvirtøku sum sum veruligani gevur meining fyri tað fyri tað føroyska samfelagið men mín spurninur til høgna hoydal tað er hvussu hevur hann upplivað samráðingarnar við dani hvat hevur tann veruligi knasturin verið hví hava tað verið so nógv ímóti hesari yvirtøkuni øsum hesari tatað virkar eitt sindur undrunasamt og mistteinkiligt
ja takk høgni
nhoydal gersoælja frú forkvina eg eg haldi eg eri øgiliga samdur við tí sum anika olsen fóri fram efta og eg havi ikki verið beinleiðis samráðingum um loftrimið uttan tá vit samráðast um fullveldi og annað tílíkt og og eg fari ikki vi tað o at at lasta dønir fyri at danir danir halda seg vera eitt ríki sum eigur føroyar í grønlandi og tey eru tey eu sjálvandi hundsbangin orsakað orðini fyri at missa tað ræði á tí tí at t at tí at danmark hvhevur jú hevur jú gjørt eina avtalu við ísland um at umsita hetta lofróðini úma vegna danir sum røkkur allan vegin allan vegin eystanfyri hjá okkum og heilt til grønlands so tað er ikki tað e ikki akkurát tað tað tað er meira fer at hava ræði av tí tað gevur teimum eina so øgiliga sterka støðu mótvegis í øllum øðrum londum í øllum altjóða samstarvi tað gevur teimum betri handilsavtalur geva teimum tað geva teimum tygn og virðing til noroyndar koma inn í eysturtrygdarráðiðtí hevt strdik gjørt uttan føroyar ogrønlandi so tað er óttin fyri at missa raðið á sínum sum tey halda vera síni lond í nor ætla sær danmark hevur einki at gera her skulu vera púra ærlig hví hví er danmark í arktis taðhevureinkiat gera her hetta e heta er leivd frá eina kolunitíð so tað haldi eg eri høvuðsorsøkin til at at mótstøðan er so stór og tað havi tað hvi g møttu øll merkt í øllum samráðingum mann er bangin fyri at missa ta ræðu tað valdu
ja takk næst at røða er bjørt samuelsen
gersovæltakk fyri frú forkvinna fær fyrsta at takka formannin floksins fyri hann vegna r flokkin hevur lagt fram hetta uppskotið sum tjóðveldi heu lagt fram eg veit ikki hvussu ofta men í øgiliga øgiliga nógv ár hevur tjóðveldi arbeitt fyri hesum málinum og vit høvdu øgiliga stórar vónir undir undanfarna samgongu at tað fór at koma á mál táumsæti uttanrirkisráðharrin tá men tað kom so íkkja mál men hetta er so eitt mál at yvirtaka loftrúmið sum tjóðveldi hevu arbeitt fyri øiliga nógv ár framsókn hevur so eisini arbeitt fyri tí aftaná framsókn bleiv til og umsæta so í undanfarnu samgongu tað sum eg orsøkin til a takið orðið tað er at fyri tað fyrsta vil eg ordiliga fegin fegnast um attað er velu ett gott orðaskifti haldi eg soeis samanumtikið serliga fegin um at fólkaflokkurin og javnaðarflokkurin so greitt søgdu seg taka undir við hesum nú fekk g ikki alla røðuna hjá miðflokkinum við men sum eg skilti tað so var miðflokkurin eisini fyri tí men væntaði ikki at tað fór at henda í hesi samgonguni og eg haldi at tað atiat tjóðveldi og fólkaflokkurin og framsókn og javnaðarflokkurin og miðflokkurin vislir teir flokkar taka undir við at mann arbeiðir fyri at yvirtaka loftrúmið so er tað eitt øgiliga stórt framstig tað má eg siga tað sum eg sakni sum heild frú forkvinna tað er at vit eru ov lítið sindur meira ideologisk at vit hava nøkur eg veit ikk um eg skal kalla tað seriøst mál sjálvandi eru tey flestu politiskt mál seriøst men at vit hava nøkur hugsjónarliga stór mál sum vit klára at at kjakast um sum vit klára at at at skaffa okkum vitan um soleiðis at vit vit kunna kjakast á einum upplýstum grundarlagi vit hava jo sikkurt øll fingið við hett her við at sketland fer a at senda onkrar rakettu upp í ár og mann hevur hetta her spey sentir har í í í sketlandi á hesæri oynni uns sum ikki liggur so øgiliga langt frá føroyum altso hetta her við at vit hava nakrar hugsjónir um hvat er tað vit kunnu síggja fyri okkum av førleikum sjálvandi í mun til loftferðslu í mun til flogferðslu í mun til alt tað sum tað inniber av vitanarstørvum at umsita okkara loftrúm men eisini at mann hugsar eitt sindur víðari altso vit livaðust altíð í einari sendisveina øld ella satlyft øld altso hví hví eru vit ikki kanska eitt sindur meira hugsjónarlig í okkara kjaki millum flokkarnar um hvat kunnu vit sum land vit vita væl at tað eri ikki afturhaldskreftirnar í føroyum sum nakrantíð hava bygt hetta landið altso tað tað vita vit og og og tí eru tað eisini eg havi sagt tað fyrr altso eg sakni at serliga ein sum føroya løgmaður fer upp og heldur nakrar hugsanarliga sterkar røður um møguleikarnar forðyingarnar kunnu vit altíð finna tí altíð forðingar í stórsa øllum málum altso tá i tey eru avbjóðandi og stór mál so eru nógvir forðingar men men hugsið og hugsið tykkum um um føroyar høvdu verið tað fantastiska framkomna landi sum vit eru í dag um hugsjóninar vit allan lótu okkum bremsa av øllum teimum forðingumum sum eru so vóru vit veruliga ikki komin langt hvørki í mun til samferðslu ella sum vit forrestini vóru ótrúliga aftur úrsildi bara ja dátá ið eg bleiv fødd altso men hvar man hevur virkuliga gjørt nøkur risa framstig nýggjari tíð og vit høvdu verið komin stutt í mun til mál og mentan og skúlaskap og øll møguliga onnur ting altso vit eru noydd til at hugsa hugsjónarligt og stórt og hugsa at her eru nakrir møguleikar og tí eri eg eri virkuliga virkliga glað fyri altso atfframsøgufólkini hjá sonógvum flokkum her í dag hava tosað positivt um um møguleikarnir sum liggja í tí at yvirtaka loftrrúmið og ja pál mikkelsen landsstýrismaður í uttanríkismálnum arbeiddi øgiliga seriøst við hesum og tað eru ting sum skulu upp á pláss men eg haldi at tað fyrstu tað týdningarmesta tað er at flokkarnir á tingi ganga saman um og siga hetta skal fremjast og so má mann seta sær eitt mark fyri hvussu langa tíð halda vit at tað kann taka at fáa hesi tingini upp á pláss og so fær mann í gongd og so fremur mann tað so men eg havi ikki s eliga nógv at leggja afturat eg haldi at tað er sagt gott í dag eg vildi bara líka fáa sagt hesi tingini tí at eg vóni ati at tær góðu kreftirnar inni her í dag sum hava sagt seg viljað arbeiða ella ella halda hefti eitt gott uppskot at at at at vit taka nógvar tegg saman og og fara undir eit fyrireikingararbeiði sum so kann vísa seg í kanska tí næstu samgonguni at fara at bera á mál
takkfyri ja takk fyrsta viðmerkið er anna
nca olsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna mer dámdi øgiliga væl røðurnar hjá bjørt samelsen um teir møguleikar sum sum liggja í hesum her og og ta ta vitanar tunga okur tosa um loftrúmið sum jú er høgt og výtt tær størstu førðingarnar teir eru inni í høvdinum á hvørjum einstaka av okkum fyri ikki so langari tíð síðani var tað ein føroyingur sum ja fekk eitt kamra á einum einum einum vogni sum sum koyr á mars nú okur hava so nógvir føroyingar runt um kring sum eru ekstremt dugnaligur valútbúnir sjálvandi skulu okur eisini skapa møguleikar hjá teimum at koma aftur hendan vegin og skapa nakrar starvsmøguleikar og um menningarmøguleikar til teir eingi grund til at teir skal liggja og arbeiða ánasa ella onkur aðrastaðnis úti í heimi vistu okur sjálvur kunna skapa teimum umstøðurnar her størsta avvark sum tíverri bjørt samuelsen er her inni gjógnum
sjálv ja takk bjørt samuelsen
ger sovælja eg kann ikki vera meira enn samd við annik olsen tí tað er eingin ivi um at fylgja man við í søguni hjá okkum soafturátt kreftirnar viðhvørt verið so sterkar ati eg fái ikki um tit hoyrdu sendingarnar um um altso um um sandfaraflotan ella okkara okkara samferðslusøgu í veruleikanum hvar hvar sjálvt tað at ein trillubøra kom bleiv gjørt til ein trupulleika fyri summi tíma mon bangin fyraat tað fór at avmarka møguleika hjá fólki arbeiði at tær fór a taka arbeiði frá mommum altso jameg meini at viðhvørt kunnu afturhavt kreftirnar vera so so stórar at mann mann fær seg illa til at trúgva tí men men sjálvandi hin vegin mann skal eisini hav jørðforbindu seg og og og og hetta eru stór og alvorlig ting og akkurát hetta her farið sum lendi á mars eg haldi er á leið fjúrtan dagar síðan tað var jú eina standandi spennandi at fylgja við og tað eru fleiri føroyingar sum arbeiða innan fyri ymiskt sum hevur við rúmdargransking at gera og menning og tað er jú mann kann stórsa alt teimum
set sær tað fyri takk fyri ja takk
høgnihoydal ger sovælja frú forkvinna eg adi bjørt samusen lýstir nógv væl efta her við at kanska eru størstu forðingar altíð inni í okkara egnu høvdum ella í okkara okkara væntandi samanhaldi um at taka nøkur stig og eg komi bara hugsað umí mun til at tað við við við við rúmdartiltøkum annað sum bjørt samelsen nevndi at at vit hava eisini ítøkilig dømi í føroyum sum eg gloymdi at nevna og tað er tyrligt tænastan altso eg eri heilt eisini ein heilt annan standandi søga kat okara tyrluskipar nú hava kunnu flúgva her í øllum okkara øki millum oyggjarnar hava kortlagt hvønn einasta jør hvørn einasta turbulens og vindviðurskiftir og osjóvarsamanhangi og jóvarfallan á tað er eisini ein eina eina standandi søga vísokuldu eg hugsa um hvussu hvussu ofta høvdið hjá okum er løgið tá ið vit skuldu gera grindalógina tá søgdu danskir myndugleikar ot vit kundu ikki seta forðingar fyri dronum tí daninir umsódu føroyar omanfyri tíggju metrar tað vl si at vit hva stetkki ræði a tí sum omanfyri nei nær omanfyri tveir metrar var tað tað siga at vistu vt mastu manmeir enn tveir metrar langur so eg mann í donskum loftrúmi í føroyum í dag
ja takk eg bíða saman
poelsen ger sovælja tað herer ikki hugaligt at hugsa at tá mann fer upp á slættar tgnn tá man mann næstan siggur høvdið upp í í danskta øki men men nei men tað eru akkurát hattar altso nú havi eg hoyrt fleiriumboð fyri kanska tey sum ikki ynskja etta her siga í dag at at t at tey vita seg halda seg vita hetta verður at tað verður dýrari við loftferðslu og ymiskt annað visti mann yvirtekur loftferðsluog og alt loftrúmið og tað tað haldi eg heilt einfalt ikki at mannp á nakran máta kann prógva tí tað er jú ein spurningur um í hvønn mun mann hevur møguleikar fyri atfáa tær inntøkur sum eru knýttar at hesum og tað er har eg meini við at vit mugu hava tá ið tað eru sovorðni ting sum e hetta so mugu vit hava vita ein at panserað kjak a so vit mugu samla okkum alla ta vitan tað ber til at skaffa okkum og so viðgera seriøst eina tíðarætlan fyri hvussu skjótt kann mann yvirtaka loftrúmið og í tí sambandinum hvussu knn mann fáa alt tað upp at standa sum skal til av førleikum sum okkum tørvar fyri at
av tað ja takk hendrik aard ger so væl
haldi at hetta her við at taka eina støðu til tað tað hevur ikki akurát vera tan sterka síðan hjá okum her at starta upp á eitt annað eg minnist tá ið mann var inn í samgongu í sunnari tíma fór at snakka um at stovna eitt flogfelag so vórð klino aftir dane til danmarkar tár vóru tveir dagar vekk og so start tað okur eit flogfelag og tað var eingin sum danskaran setti ongar her til váðarnar at a at niðurberja nakran ella naka í tannrættingin tað gekk rímiliga friðarliga fyri seg so kom okur seinni í eina samgongu ka manst kuldu yvirtaka undirgrundina so vórðu teir niður í ígjøgnum havn odn ólavsøkun og attudam og aðrir og so komu sløttar heim her so g yvirtóku ekur undirgrundina so at tað yvist ær men nú forstandi eg at at ein parturi hjá tjóðveldini tað r at tey siga tað tað fara niðan frá at so eru tey danskum luftrúmi nú forstandi eg betur tá tey standa niður í mølið og síggja bíliga at átey standa niður í mølini hat høgnuat hoytast tendur g peikar niðaneftir grundi til at at eg standa so niðarliga forstandieg tað er tí at mann vil vera í føroyskum luftrúmi tað má rokna eftir tannrættingi men tað er eisini ein fínur máti
ja takk so fær
bjørt samuelsen orði ja sum hennrik old sum er serstakliga væl ílatin søguliga veit so var tað eitt av hjartamálunum hjá ellindi patersini sála eisini at yvirtaka yvirgrundina og uttan ta øgiliga stóra og tunga arbeiði hann og sjóðandi avnirnir eisini hava gjørt so hevði tað ikki hent og tað er eitt sindur sum vit vístu á fleiri ferð nú áttanda í mars var at tey kvinnurættindini vit í dag taka ferð givið ella tey rættindini vit í dag taka fer givið tey sjálvsøgdu javnrættindini tey eru ikki komin av ongum og tað er tað at vit hava yvirtikið málsøkir heldur ikki tað er altíð komið av at fólk hava arbeitt leingi og væl fyri at yvirtaka og hvør so sum akkurát sitið við valdi tá ið tá ið fongurin kemur í pottin tað er so tað er so viðhvørt eitt sindur tilvildarligt men tað stuttata ír langa er og til hennrik old hóttverda tingmann eg fegnist serliga nógv um at formaðurin og javnaðarflokkinum hevði so greiða talu í dag um at hann stuðlaði og á javnaðarflokkinum stuðlað hesum uppskotinum fult út
takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti er enda og hetta málið her verður beint í uttanlandsnevndina vit fara so undir fyrstu viðgerð av mál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um ognarn av fastogn í føroyum og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin christian andreasen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi høgni hoydal og fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrstur at hava orði er ckristian andreasen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina tað er uppskot frá høgni hoydal vegna tjóðveldi um løgtingslóg um ognanar fastogn í føroyum hetta er eitt mál sum hevur verið fyri fyrr og tað var í fjør eitt løgtingsmál nummar hundrað og eitt frá tvey túsnd o nítjan uppskot til samtyktar sum snúði seg um tað sama og har var ta so eisini tjóðveldið sum skeyt hetta her upp við at avmarka útlendingar í at ogna sær fastá oknum í føroyum eg haldi tað at hettar við útlendingum og hvussu hetta føroyska samfelagið skal innrættast er ein rætiliga prinsipielur spurningur eg haldi at tað er elítisindi for nógvar av hesum her at mann ger útlendingar til ein trupulleika og kanska er hetta her við at vera ímóti útlendingum kanska einum altfá góð politisk søluvøra pá onkran máta tí at vit eru í einum vit eru í einm vi liva í inum heimi hvar ið vit hava havt eina altjóða gerð gjøgnum ta síðstu øldina og tað hevur verið lagt upp til størri størri samstarvi millum tjóðir og lond eru gingið saman í í felagsskapi at útveksla kapital arbeiðsmegi og sovíðari sovíðari og tað er eisini nakað sum bæði ísland og norrør hava hava tikið undir við sum erur limið í viðs samstarvinum hjá eu tað tykist sum at tjóðveldið upp á einlana máta vit hava at vit skulu vera sovorðítt isolerað land í norðuratlantshavi hvar í útlendingar í ongan eingi rættindi mugu hava vit hava hoyrt tar innan fyri fiskivinnuna hvar mann hevur koyrt nógv upp á at mann skal út íð hýsa útlendskan oyarskap í fiskivinnuni og mann hevu eisini hoyrt inna fyri alivinnuna og og so er hetta her við fastogn í føroyum lat meg siga beinanvegin at føroyar lig eit lítið land og tað eru serligt viðurskifti su sum gera seg galdandi í føroyum og at vit sjálvandi eiga at hava eina lógarregulering av hvussu útlendskar hvussu útlendskar ella íløgur kunnu fremjast í føroyum vit hava havt innan fyri fiskivinnuna eina skipan hvar ið útlendingar kunnu maksimalt eiga ein triðing og og og tað haldi g hevur verið ein góð skipan sum hevur verið í galdandi í óminniligar tíðir í føroyum og hevur ikki givið okkum nakrar serligar og og vit skulu bara tryggja at tær reglurna verða yvirhildinar og seta betri eftirlit við tí so skal tað nokk virka tí at fiskivinnan er eit dømi um at ein ein eina vinnu sum krevur nakran kapital og og tí er tað ikki ráðið tit at útitýsa útlendingum er nafirð alivinnuna hevr man heldur ikki nakrar trupulleikar av tí alivinnan har eigar útlendingar stóran part av tí vinnuni og tað hevuverið eisini verið við til at skapta eina sóein stóran framburð tí føroyska samfelagnum nú er tað so talan um fastogn at eiga sethús og fastaogn í vit hava ongar lóggávu um tað og tað er fólki útlendingum at kunna ogna sær fastognir í føroyum og aftur her vil eg siga tað síðsina yviorðinav sæð so er so hevur tað ikki higartil verið nakar trupulleiki eg havi havt gjøgnum nógv ár nógv við sølu og keypa fastar ognir at gera og havi havt við við nógv vinnuligat gera og eg kenni einki til at útlendingar í føroyum ella útlendingar hava lagt undirsognir í føroyum og eg veit eisini frá frá frá tí málinum sum var fyri í vinnunevndini samand við málið til uppskot til samtyktar so er tað ikki soleiðis at tað er altso tinglýsingin kenna ikki nakað til at útlendingar leggja undir seg fast ogn í føroyum

tí er hetta kanska eisini einslaks politisk eitt eitt politiskt signal um at vit skulu hava eitt avbyrgt samfelag við tay at gera t eg veit kkium tað er tað sum tjóðveldi vil eg haldi ikki at tað er rakt at innibyrgja seg og sovíðari hinvegin gerst tað ein trupulleiki við við at útlendingar eiga fastogn í føroyum og leggja heilar bygdir undir seg so skl so skal sjá filkin ei ljóggáva til

og vit mugu ikni minnast til tað at føroyingar ogna sær ognar aðrastaðnis og vit hava serlig forholdir millum danmark og føroyar føroyingar vilja øgiliga gjarna hava loyvdt at keypa fasta oknum í danmark t skula so danir ikkikunna keypa fastoknum føroyum hvat við teimum reglunum vit hava galdandi heimharpsislógini um at mann ikki hevur loyvd at gera mismun millum danir og føroyingar og føroyum og suvíðari líka so væl sum danir heldiki loyvd t at gera mismunr millum danir og føroyingar í danmark so

við sær í hvussu sver ø og hetta her við fastogn sum eg segði tað hevur ikki verið ein stórur trupulleiki higartil eg haldi hin vegin at tað er ikki ein gongd loyð at fara sum tað er í uppskotinum her at mann skal siga at tað ska ikki skal vera loyvt at ogna sær ogn í føroyum atso man skal ikki útlendingar kunu ikki vinna pening í landinum og suvíðari tað skal vera so øgiliga forboðin hjá útlendinumat vinna pengar í føroyum hin vegin haldi eg at onnur lond hava sett reglur um at her og og tað kann vera knýttr at einri bústaðarskyldu at teir sum eiga ogn í føroyuma hava hava eina i eina eina eina brúkskyldu á vogninum og sovíðari onnur lond hava reglur um serliga reglur um summar og hús ar tað skal mann útlendingar iki kunnu ogna sær ogso víðari so hetta hetta er faktiskt eitt mál sum krevur eitt øgiliga neysteina eina neyva analysu fyri a fyri at mann kann samtykkja uppskotið sum tað fyriliggur mann mán eisini hugsa um at at tá ið vit ynskja at hava rættin í útlondunum at keypa fast ogk so er tað øgiliga oftani galdandi millum lond at tað er ein slaks rsostað skal vera somu reglur galdandi í tí landinum sum mann fer til mann kemur frá soleiðsiar atat at at vistu vit ikki kunna vvist vit ikki loyva útlendig at keypa ognir í føroyum so hevu prinsipiella støðan sum at tað vera tað at tit hat vit heldik knn ogna ogna ogna oknum o útlendskar ognir í útlandinum ha og eg haldi at tað ereitt sindur sindurundarligt at mann blívur við at seta tað fram bæði í fjør sum upptil samtyktar og nú sum uppskot til løgtingslóg tí hetta er fór illa at gjøgnum arbeiðt haldi eg og m má mann var eisini annaðisera hvørjar trupulleikin ogsovíðari sum sagt eg eri ikki fyri at tað skal vera púra leyst hjá útlendingum at ogna sær ogn í føroyum men vit mugu gera okkum ein stóran ómark fyriatfinna útav hvørjar avmarkingar skulu vera soðisni ikki tað ðatekur yvir hond og eitt tað besta instrumentið til tað haldi eg er at áseta reglur um sum til dømis í danmark o øðrum londum eina bústaðar ella brúkt skyldu soeðsinar ognirnar ikki standa tómar og sovíðari og mann kann kanska hava serligar reglur um summarhúráir tað skal gikki kunna siga soleinar at teð ikki blívur tekur yvir hond at útlendingar ogna sær útoyggja og suvíðari til summarhóðus endamál og oov ov tílíkt men sum heild haldi eg ati at her krevur henna eina nokk so gjølla viðgerð og eina nokk so grundi analys á um tað kann setast í verk og eg veit at løgmaður arbeiðir við hesum samgongan ætlar sær at koma við eium uppskoti um eit her aftaná ólavsøku hvar tað verða setta greiðar reglur fyri undir hvørjum treytum útlendingar kunna ogna sær fasta ogn í føroyum hetta her málið kemur so við hvussur til viðgerðar í rættarnevndini og skal sjálvandi fáa eina góða og posa a viðgerð í nevndini kann vit eisini fara at kanna hvussu umfatandi etrafikkurin við at útlendingar ogna sær ogn í eg kenni bara nøkur heilt fá dømi oeg haldi meg kenna øgiliga væl tann føroyska ognarmarknaðin og tað eru bara nøkur heilt heilt fá dømi hvar tað hevur verið aktuelt og eg kenni eisini útlendingar sum hava keypt sær hús í føroyum og sum eisini búgva í teimum í føroyum so vit muga ikini ansa eftir at vit ikki gera hetta til ein stóran trupulleika viste sel ta vist iki era tað men hin vegin sum sagt at gera reglur um tað haldi eg at vit mugu líkasumfinna út av hvørjar avmarkingar skulu vera galdandi takk fyri harra formaður
ja tagso fær bjørt samuelsen
ná eina viðmerking gersovæl ja takk fyri tað sum nú stendur í uppskotin sum kristin andreasen ikki nevndi tað var at at mann kann søkja um at keypa og so kann mann fáa tað verða góðkendur til at keypa men lat tað fara eg ætlaði at spyrja kristian andreasen um nú sigur hann eftur aruferð at hoyra hans siga tað at hann fólkaflokrin heldur ikki t útlendingar skulu úr fiskivinnuni og tað merkir so at tann myti mannin í gjørt í samgonguni at mann meinar hann ikki at so teir skuldu úti um tólv ári men spurningurin hjá mær til kristian andreasen er fyri einum ári síðan tá ð tjóðveldi hevði eitta uppskot frammi tá segði løgmaður at hann arbeiddi við uzun og hann var komin hann hann ljóðaði sum hann visti hvat hann ætlaði sær og so víðari men tað er einki komið og tað kom heldur einki til hesa freistina kann khristian andreasen upplýsa hvat tað er sum hann kendi til at løgmaður og samgongan hava arbeitt við ella hevur samgongan yvirhøvur viðgjørt hetta málið í mun til at seta reglur fyri um útlendingar í hvønn mun útlendingar kunnu keypa ognir í føroyum
takk fyri
takkfyrihara formaður nú er løgmaður her og hann kemur v eisini taka orðið seinni so hann kann eisini svara fyri seg jú eg haldi ateg veit at tað veru arbeitt vití samgonguni tað ver arbeitt við enum uppskoti um eina lóg um hetta her sum skal seta treytir fyri at útlendingariu ognirsær ogn í føroyum og tað er rokni eg við tað fyr løgmauri nok sjálva atgreiða frá tað sum mann so hugsar um tað er tað at mann vil tryggja at tær ognir sum verða keyptar í hvussuser verða keyptar við einum veruligari við einum veruligum brúksendamáli við eyga og soeinri at ognir ikki standa tómar og tað skal heldur iki tað skal eld iki kunna vera soleiðsinar at útlendingar uttan víðari kunna kunna geras stór innkeyp í føroyum uup á tann mátan og sovíðari so men tað átað rokni við løgmaður og tjóvur kemur at greiða frá takkfyrihar
ja takk so er tað jóhannes joen sendgersfólk
ja til viðgerðar er eitt uppskot frá høgni hoydal vegna tjóðveldi at um at ognan av fastogn í føroyum at hava reglugerð á tí

eg kann siga vegna javnaðarflokkinm beinanvegin at vit vit eru fyri at mann ger nakrar reglugerð á hesum økinum vit hava ført fram fleiri ferðir fyrr at vit mangla á reglugerðar økinum og vit mangla kunngerð sum vísa heilt greitt hvussu mann skal fyri halda seg tá ið útlendingar hava áhuga í ognum í føroyum og tað er væl eisini tí at mann hyggur eftir hvussu grannalond eisini hava gjørt danskar at hava reglur fyri til dømis summarískeyp í danmark og áland hevur reglur yvir og álandi sjávandi eitt and ella ein eitn oyggjaflokk sum kann saman bera estt sindur við okkum vit eru smá eins og álanter teir hava eitt sum eitta hembingsrætt stað vil siga at tað er nakað við at mann at tey sum eru fastbygdan el teysin í búgva á staðnum hava ein ein fyrimun í mun til útlendingar av okum hansara okni á hesin økinim halda at vit skulu ansa eftir ikki at vera forbláoygd og og og nei tí at tað er einki við tað at vit mann er ímóti útlendingum tað er meir tað at mann má ytryggja sær at at okkara land ikki hevura uppskeypt

helst ríútlendingar keypt ognir og brúka tað sum summar bústaðir senda tømt tar mæsta árini og serliga tá ið vit hava bústaðartørv í føroyum og eftirspurningurin stóður eftir bústøðuni so kann tað verða eitt sindur prookerandi at at ognir standa tómar høvda tey so ognað sær ognar og leiga tær út til føroyingar so hevði tað veriðnakaðheilt annað æmen hetta er ein avbjóðing sum vit í javnaðarflokkinum eisini duga at síggja er er til staðar og hon kanska verið størri so vit halda tað er øgiliga skilagott at gera reglur á hesum økinum og løgmaður segði tá til seinastu viðgerð av hesum uppskotinum ella líknandi uppskoti at hann fór at gera okkara reglur eina lóg og sum eg skilja lagnum so kemur hon heilt skjótt til ólavsøku so eg vóni og vænti at tað verður ein lóg sum kemur at stuðla upp undir at mann hevur nógr skipaðir

kann siga tað at bústaðartørvur er stórur í føroyum eftirspurningurin er himmalsstórur og tómur bústaðir standa nógvastaðni býlingar standa tómur serliga kanska á smábygdum men eisini í havnini summann hov summastaðni ha har kanska i er standa húsini tóm altso og tað kann eisini virka eitt sinur propukerandi æhtú heverur ført frám onkuntíð eg veit bard sandoyrførota fram fleiri ferði at mann kundi loyvt kommununa at liggja tænastugjøld á tómum bústaðir so sum mann fekk kanska brúkt tey húsini ella mann fekk eitt sindur burturúr teimum í øllum førum men tað er so ein møguleiki men men eg hvussu so má mann hyggja eftir hvussukunnu útlendingar blíva ein kappingarneyð til dømis tey sum virka inn á ferðavinnuna til dømis vist tey keypa nógva bústaðirat leiga tær út og tað eru ofta ríkfólk ella ríki felagsskapur mann hevur jú heggifondar sum heva nevnt í uppskotinum sum eiga fleiri milliardir í peningi og fyri tey er tað einki at keypa eina bygd upp ella eina oyggj um tað skal vera vist te hava brúk fyri tí og spæla sæg við tí føroyar eru øgiliga smáar so vit kunnu ikki samanber okkum vtil dømis víð spanian ella ella onnur stór lond í europa so vissu vit ikki ansa eftir okkara landi jamen so og hava reglugerðir á hesum økinum so vænti eg attað kann blíva ein ein avbjóðing í framtíðini havi tosað við onkur sum arbeiða ina ta ferðavinnuna og tey siga tað at tað er ein reellur trupulleiki tað kann blíiva ein reella avbjóðing

ríkfólk aðrastaðni frá at keypa til dømis summarhús upp og annað og byrja at

tí haldi eg tað er fínt at mann fær skipa hesi viðurskiftini íg halti gott at mann roynir at fáa eina reglugerð og leggur eit uppskot fram um tað verur hetta uppskotið ella um tað vera onnur uppskot sum koma sum er líka góð ella betur tað veit eg ikki men í øllum førum vit fara hvussu at taka undir við at mann skipar hesi viðurskiftini og verða einki frægar á borðin um hetta her jamen so taka vit undirvið hesum her tað besta hevði nokk verið at mann fekk eitt samt løgting til at gera eina lóggávu økinum tí eg trúgvi at vit øll í føroyum vilja hava skipaði viðurskiftir eg kann ikki hugsað mær at nakar heri í løgtinginum heldur at at vit skulu hava óskipaði viðurskiftir soleiðis at að er tilvildin sum ræðu og avbjóðingarnir sjávandi ymiskar ant entir hvar býrt og vit vita ikki um brádliga ein ríkmaður fer av áhuga fyri einar oyggj til dømis hvat ger mann tá tá ið borgararn ir einar oyggj fáa tilboð um at fáa nakrar hundrað milliónir fyri at keypa halt upp tað tað samsínuvísverða onkur freisdaður og serliga soleiðis sum landið hjáokkum er hott í dag so so kann tað verða ein stór avbjóðing fyri føroyar eeg hugsi vit fara hvussu her í fíggjarnevndini at nei í í ja í fíggjarnenv at gra geva hesum her uppskotinum eina góða viðgerð eg veit ikki um tillagingar burdu virtið gjørdhar nú verður sett sekt í her at mann hevur eina nevnd ella eitt stýri sum skal avgera um mann kann keypa upp á ogn ella ikki tað har kanska ringt at at fáa greiða tí hvussu mann ger tað men mann kundi kanska tikið áland sum sum fyridømi hvussu mann ger har kanska fingið nakrar nakrar møguleikar sum tey brúka og kanska brúkt teir her í føroyum í øllum førum vit halda hetta er skilagott so at vit fara at taka jalið ímóti og viðgera tað við postivessinnitakkfyri

har formaður vit tjóðaðu fegnast um røðuna hjá hjá johannesen johannesen tí at eg haldi at hatta hann hevur eisini verið frammi og reist hetta mál plagar fyri átingi eisini seinastu høvdu teir sum uppskot samtyktar og nú liggur so eitt lógaruppskot frammi og johannesen nevndi haldið allar orsøkir til at vit eiga at gera gera lóggávu í økinum og so nevndar hetta við at vit hava skotið upp at fyri tey sum ikki lúka tær vanligu treytirnar kann mann søkja og har hava onnurlond tað at tað verður bara søkt beinleiðis til ein ráðhara og orsøk til at vit hava sett eina loyvisnevndin til fyri at gera kriterionina ov so greið og opin og tað er at tað ikki er tilspiðlatión at tú verður ov tiltnýt til føroya ella tað er almannagagn í endam og at tað ikki er skattafyrimunur í tí so hvat heldur javnaðarflokkurin akkurát um at tey kriterini mugu við hvussu vera logimist onkur skal skal keypa ogn og um tey ikki hava bústað her og ella ikki hava havt búðað her meir enn fimm ár

anes joensenja altso vit halda tað er skilagot at hava onkur kriteriur tað kann skjótt blíva spikulatión og blíta spiulatión í tí jemi so so er tað samlifr vinna pengar og tað kann vera uppá kostning av av teimum borgarum sum eru her og sum ikki hava ein bústað frammanundan so vistu ríkfólk til dømis keypa nógvar bústaðir um seg og og og leiga tað dýrt út til til tað veit ikki ferðavinniel lág annað men so verður tað ein keðilig støða í mínari veg so ueitannað mugu vit hava og og um hetta er tað rætta tað veit eg ikki mentað kann gott vera at at her okkurt av hasum her er eg rætt at taka inn í eina eina lógtakk fyri
ja lakso er tað bran
ja takk fyri harra formaður eg eri øgiliga glaður fyri at hetta diskussiónin kemur upp og at hetta er eitt fínt uppskot sum tjóðveldið hevur lagt fram eisini um tað sum er hetta sum er samtykt til at tað er okkurt annað tað viktig er at vit fáa gongd við hetta kjakið tí at eg eri púra samdur við endamálunum í hesum tað at vit forða fyri strategiskum uppkeypi frá einum útlendingi har mann kann keypa kanska ein oyggj ella ella ein part av føroyum tað tað má fyribyrgjast og hvussu mann sum fyribyrgir tað ja tað er so tað er so tað men hvat heldur hvat heldur joens joensen um hetta her við hetta her við at kommununa ella heimøla kommununa at fáa at sleppa at taka tænastur fyri taka gjøld fyri tænastu sum tær veita teimum húsunum í føroyum heldur johannes joensen ikki at tað kundi kanska verið ein bremsa fyri at at fleiri hús blivu keypt upp millum annað til summarhúsið

jóanes joensen partvíst trúgvi eg tí g trúgvi at føroyingar til dømis teir du ikki kanska ikki ogna sær fleiri hús og tað erannapá eisini hvussu skjøldini hvussu tór tey eru tí at er tað er tað smágjøld so trúgvi eg at at einginhevur nakað ímót tí atbetala men útlendingar eru nokk so ríkir at teir hugsa ikki um hasir tjøldini rokning við vistuteir hava hug til at keypa býlingar ella bústaðir ella oyggjar upp so gera teir tað tað er púra vanligt at útlendingar eiga oyggjar í íí ymiskum í stillaðum til dømis heilar oyggjar og og hava bústaðir har so tað at at ognasær oyggjar í í í í eksotiskum støðum til dømis sum føroyar verða træddar jút teimum tað er setkiki óvanligt so vistu man hevr møguleika fyri tí og kann gera tað men so ger mann tað tí pengarnir tær teir teir summi fólk eiga so so øgiligar pengar har mugu vit hava onkra reglugerð ella ella ella eru vit eitt sindur nei ella ella tað tað tað er heilt greitttakk fyri
ja takk fyri so fær erhard joensen orðið keyp hvat
ja hetta er eitt áhugavert kjak um fastogn í føroyum og eg haldi at tað er gott at tað kemur upp at venda av og á løgmaður hevur boðað frá at at hann kemur nokk niðan við einum uppskoti í tingsetuni aftan á ólavsøku so tái fáa okur at síggja hvat ið tað

nógvar mátar at viðbrekið samfelag okur hava begrensað byggilendið sum øll øll smá oyggjasamfeløg so hevur mann begrensað byggilendi so fyrr ella seinni so má mann taka tær upp til eina prinsipiella avgerð um hvussu mann kemur at skipa hesi her viðurskiftini í framtíðini

ttað er eingin ivi um at tað er ein áhugi fyri at keypa faston í føroyum eg haldi attað hava meklarafeløgini eisini melda út at tað er ikki ein ovurhonds stórur áhugi men ttað er kanska ein vaksandi

marknaðurin runt allan heimin er blivin

oljufondurin í norra sum er er ein kempistórur heygjfundur mátti annseta eg haldi tað var tíggju ella tjúgu meklarar tað kláraði simpulten ikki að tað manglaði mannsskap til at keypa upp og teir keyptu upp stratekiskt runt um í øllum heiminum serliga har sum í í teimum størru býnum men hetta er sjálvandi nakað sum eisini kann koma til føroyar

sjálvandi skulu okur gera alt fyri at fastognarmarknaðurum í føroyum ikki verður avskeiklaður av eav av útlendskum kapitali í føroyum tað vil vera til óbótaligan skaða tað vil føra til at at setasær prísir og annað fer upp til himmals og tað kemur at gera tað óliviligt hjá okum sum og okra eftirkomar sum skulu búkleikast her

kjakið er sum sagt prinsipielt visti eg taki mín oyggj suðuroynna ein stórur partur av tífastonnini sum verður handlaður nú tað kann vera summarhús og og onnur tey verða handlaðu úr tð verður handlaði og keypt av fólki í

fyri okum kundi tað verið líkamikið um tað var ein ein týskari sum átti ella ein havnarmaður altso tey stóðu so so so standa tey tóm hálvfems prosent av tíðini

ein vaksandi áhugi og eg haldi absolutt at okur skulu hava reglar sjálvt um problemið e ikki so stórt beint nú so skulu okur verða fyrireikaði upp á at tað kann blíva stórt og tað sum er vandamikið við akkurát útlendska kapitalið til faston er at marknaðurin er so lítil at tað skal faktiskt ikki serliga stórur áhugi til tað skal ikki serliga nógvur handil til útlendingar til áðrenn mann avseplar marknaðin tí hann er so lítil ogtí er tað eyka viktigt at mann hevur at mann hevur ásetingar og er upp á forkant við tað tí tað kann gera hava nøkur øgiliga óheppin ting við sær brandersandoy hevur nemliga fleiri sumhat veriðinni á hesum her hvussu hvussu skal mann skipa hetta her við at tað standa serliga í útjoyaranum standa ein rúgv a húsumtóm tað blivur gjørd á ein ein uppgerð frá kommunufelagnum fyri haldi eg trimum árum síðan tá vóru tað átjan hundrað tóm hús kring føroyar átjan hundrað tómhús tað er rættiliga tað er rættiliga vóllsamt tað samstundis sum tay standa átjan hundrað tómhús so tosað okur um bústaðarneyð tað vil siga at at struktururin í okra búseting og og okra eigarastrukturi av av farstovn í føroyum hann er longu rættiliga rættiliga skeivur og og tað í ser sjálvum haldi eg er nokk so bekimrandi

sæð fleiri ferðirnar at at smá samfeløg tá ið ferðavinnan líkasum troka seg inn á tey at nógv av teimum hava trupult við at sóta sær og og tað er altíð soleiðis at tá tað kemur líkasum ein ein fremmand makt inn á teg so tað er altíð ta fólkið sum býr her so líkasum víkir tavsig tað blívur óliviligt hjá nógvum av teimum sum sum veruliga skulu búgva her og og og og ynstijar búgva her um okur sul at gera alt sum okur kunna í okra makn fyri at tað ikki sleppur at henda so tí er tað gott at hetta uppskotið er komið og kjakið kemur í gongd okur høvdu kjakið í fjør eisini í samband við eitt eitt uppskot til samtyktar um um hetta umet tað sama so at siga men íer við at atsamgongan kemur við einum uppskoti í í aftan á ólavsøku so verður tað neyvan hetta her uppskotið sum verður

óðansæð so hava okur altíð gott av at diskutera akkurát hesi tingini
takk fyri harra formaður ja takk so er tað jóhannes jo
joensen farna viðmerking ja takk fyrihara formaður ja eri púra samd við erard joensen í tí sum hon sigur eg hugsi eftir ett mál sum hann kanska kundi fungið eitt eitt samt løgting tikið undir inum eini lóg a ell ein reglugerð tað burdi man hvussu eg kunnað eg veit ikki um erard joens komin á tað men men hvussu við útlendingum eru eru nógvir útlendigar sum ogna sær ognir í suðuroynni kanska veit tað eg eru vitandi um at áhugin er vaksandi summustøð í føroyumtakk fyri

erhard joensen takfyri harar formaður ja eg eri vitandi um at útlendingar hava ognarserð ognarsær ognir í í suðuroynni ja ikki í stóran stóran stíl men altso tað er í í aso í í í minnis tíl men men akkurát er hesin her økini er oku skula vera so ótrúliga nógv upp á vakt tí okur eru so viðbrekin okur eru o altso marknaðurin hjá okum er so øgiliga viðbrekin og tí skulu okur laher skulu okur hava rætt tað sum eitur rætt hiti omhug oku skl a binda um heilafingur og seta nakar treytir sum eru rímiligar tað er ikki soleiðis at okur kant seta treytir hvar okur fullstendiliga luka okkum inni og lukka øll onnur úti tí okur hava eina rúgvu av rættuheitum aðrastaðni altso okur kunnu keypa okur kunnu keypa fastan faktisk í øgiliga nógvum støðum runt um í heiminum og so tata her skal ikki vera sovorðítsovorðt lukkaland hvar eingin annar kann koma inn og tað haldi eg at tann balansan skulu okur finna men taka støði í tí tí heilt lítla marketin sum okur eru tí tað skal øgiliga lítið til at skeikla tann marknaðin soleiðis at hann blívur óliviligur hjá okum sum búgva her takk fyri
hævni
hoydal harra formaður eg skal viðganga at eg helt hetta var ein sera góð røða hjá hjá há erard joensen har han vísti á tær avbjóðingar sum eru við hesum vit eru eisini samd í tjóðveldi um at at tað er ikki so at itikskul t halda okkum vera ein lítlan afturlatnan parta av heiminum er mittum or attanshav men hvat heldur erard joensen um tað uppskotið sum er her at tú hevur nakrar gundlegjandi treytir altso antin skalt tú búgva og hava verið skattskyldir í eina tíð ella tilsamans skalt tú hava búð í fimm ár og annars kanst tú søkja um eitt undandalsloyvi har tú skalt hava okkurt tilknýti ella okkurt sum ikki bara heur til endamáls at at vinna pening og skattiligar fyrimunur er tað ikki ein ein ein rímilig ein rímilig javnvág í tí sum erhard joenseneftirlýsir

takk fyrihara formaður jú ásetingarnar í hesar heri í hesum her uppskotinum vísa altso eg haldi at tað er nokk so ferð øeg trúgvi at tað verður tað verða nøkulunda somu meginreglur trúgvi eg sum samgongan kemur at koma við tá ið hon einaferðná kemur við sínum uppskotiøsum sagt tað er hvar finnur mann ballansan tað vil tað er altíð flótandi til ein og hvørja tíð er tað flótandi men eg haldi at nakrar av teimum ásetingunum her um um hvussu leingi tú hevur búð og verður skattskildagur her og eg trúgvi at í í í teimum førunum hvar ið tú ikki líkur til treytirnar so verður tað væl ein ein skipan hvar ið tú kemur at søkja um undantansloyvi ella loyvi til at kunna ogna tær esir ognar tað er væl tann mest praktiski og og og nærmasti mátin at at gera tað uppá soleiðis at tú kann bevara kontrolir við hvussu hvussu skipanin fungerar so absolutt ein ein brúkilig brúkilig
takk fyri ja takk so er tað næsturða ára tað er høgni hoydal sum fær orðið
vit viðgera eitt lógaruppskot í hesum førinum um hvussu vit kunnu seta reglur fyri hvør kann eiga fastogn í føroyum øtavil siga jørðir bústað og aðra fastogn og tað kemst av teirri tilgongur sum hevur verið um allan heim og eisini her í í føroyum fyri fyri ja góðum ári síðani løgdu vit uppskot til samtyktar um at heita landsstýri um at gera tað tað bleiv so ikki samtykt og hava so nú roynt at gjørt eitt lógaruppskot sum vit halda sjálvi í tjóðveldi eru erurúmiliga væl gjørt ffyr ikki at siga heilt væl gjørt sum er heit tøkiligt dømi um hvussu vit kunnu regulera hesi viðurskifti men harra formaður eg kundi hugsað mær at byrja við og eg blivi ofta læstaður fyri tað men eg fari ikki a gevast við tí tað er at tað er at taka afturí aftur orðini hjá jóansbónda har hann í endanum á boða tútaldatjóður sigur at allan aldur føroyum tryggja føroyingunum her at byggja og tað er heilt grundleggjandi í einum samfelag at tey fólkini sum starvast hava starvast hava bygt hetta samfelagið upp eisini hava rætt til at seta búgv og at hava tær ognir sum eru í landinum og at hær ikki verða verða seldar á útlendskar hendur har vit hvørki hava ræði á tí og har ið vinningurin av tí miklastrævi og stríði sum verður skapt í hesum landinum fer av landinum tað hava allar heimsinstjóðir upplivað

altjóða skulu vit rópa tað stóri kapitalurin sum nú eisini skipa seg í so nevndar heggjgrunnar eg erard joensen var inni á tí tað vil si a at slag av anonymum grunnum sum onkur eigur her úter teir keypa upp ognir allastaðni í heiminum av jørð av náttúruríkidømi at bústøðum og ikki minst og serliga nú aftaná at at at rentustøðið er so at negativ rent at verða áløgd ta fer tað bara vinda upposi hog onkur heldur tað er gott onkur heldur tað er ein eitt dømi um um fría marknaðarkreftir vit í tjóðveldi eru púra ósamd ví tí tað finst einki virði fyri tað fólkið sum býr í heinum landi at onkur annar kemur inn og tekur tær ognirnar sum ta fólkið sum livir og býr í landinum eigur at hava tað er náttúruríkidømi tað er sjálvandi jørð bústað og aðra fastaogn fyrst og og taka fara v bara til danmarkar sum vit so ofta samanbera okkum við so havi eg sæð heilt nýligani at summir av hesum sonevddu heggifondunum altso anonymi grunnar við við ovurstórum fíggjarkapitalini keypa so lat nokk siga eina heila gøtu í tjúknahavn av av íbúðarbygningum seta teir í stand brúka særnar pengur upp á tað leiga so út aftur ti tey sum búðu har áðrenn fyri dupultanprís øhtað er bara eitt dømi øog í føroyum vit síggja vit longu áhuga í at keypa tað og tað skal so ølia lítið til sum fleiri hava verið inni á og erardjoensen segði tað so væl at bara kalsmansiga onkur av hasum altjóða heggigrunnunum kanska bara við einari promillu av sínum fæi kunnu vi soa sega keypa allar føroyar upp tað støðu vit eru í øh og tað fer at ávirka bústaðarmarknaðin sum longu frammanundan er sperdur í føroyum og okkara møguleika fyri at liva og vinna og liva eitt fjalslív í hesum landi og tí skjóta vit upp at grundleggjandi krøvini til at kunna ogna sær fasta ogn í føroyum tað er at tú hevur at tú býrt í føroyum og hevur verið skalsskyldur ella skalttsskyldu í minst tvey ár ella at tú hevur búð samanikki samanhangar men tilsamans fimm ár í føroyum tí at sjálvandi kal tað eisin vera gjørlig hjá teimum føroyingar skulu vera eitt eitt eitt fólk frum framvegis ferð víða um heim og bæði nemusar útbúgving og hevur størv allastaðni og okunna varðveita hett tingnýtið og sjálvandi ertað helt ikki galdandi fyri fólk sum arva og heta er so galdandi bæði fyri privat persónar men eisini fyri feløg og grunnnar og allar hesar konstruktiónirnar sum fíggjarkapitalurin finnur sær í dag til at uppkeypa londlandspartar heila bygdir heila býir runt um í øllum heiminum so hava vit tó sagt at at sjálvandi skal tað vera gjørligt við undantøkum og vit hava hugt aftir hvat onnur lond hava av lóggávum danmark hevur lóggávu fyri summarbústaðir áland sum jóhanes joensen var inni á hevur serliga og tað tað stendur teirra sjálvstýrisu lógfrødnir einogtjúgu at mann hevur ein hembøks ræytt tavulsia at tú skalt vera búgva í álandi ella hava tað tygnu til álands fyrihøvur at kunna eiga fastogn ísland hevur eina lóg um fastogn og tær hava alla hesa skipanina sum vitskuldi upp at tú hevur hjá honum undantøk og tá er tað oftast ein ráðharri altso stjórnin í landinum sum tekur avgerð um kanna um onkur ger undantøk vit hava so roynt at sagt jamin tað tað kann vereitt sindur lildarligtso hví ikki seta kriteriuna upp hvat hvat skal undantakið vera og vit skjóta so upp at mann setir eina loyvisnevnd við trimum saðkønum sum føroya kommunuvelag velur ein og at fakfelagsráðið velur ein og atein verður valdur eftir tilmæli frá fróðskarseli føroyatso fólk sum hava innlit og fíggjarviðurskiftir fæst á okum bústaðarmarkn og annað og tey kunnu so geva loyvi um fýra um um tvær av fýra treytumum eru uppfyltar og tann fyrsta r at talan er um at serligur tygnir til føroyar tavilsiga at tú hevur ein tað hevur týdning fyri teg taðy ikki bara fyri fyri at venna pening tann næsta er at talan skal ikki verða um ogn til tess at venna pening á landinum ella at vinna sær skattafyrimunir og tað triðja at bústaðar og vinnumøguleikan hjá fólkinum í landinum og nú hugsi eg um alt landið ikki verða skeiklaðir ella at talan er um almannagagnilig endamál hetta halda vit ber til at fyrisita at umsita rættiliga einfalt ta vil siga skalt tú keypa fastogt uttan um hetta so skalt tú hava etta loyvi og so skalt vísa tinglýsingina áðrenn tað verður gjørt so heta er so eit ítøkilig uppskot um hvussu vit kunnu hvussu vit kunnu loysa hetta øheg haldi at tað hevur stóran týdning eg haldi ikkitað er nakað í hesum her sum eg veit at onkur fær nokk at at taka fram undir nevndaviðgerðini gitið at danskir myndugleikar fara at koma við tí kanska ngisríkisumboði at hetta ger mun á tað sum tey rópa fyri danski ríkisborgarar onkur vil nevna at at tann so nevndi hoyvissáttmálin eisini sigur tað tað skalti vera munur á íslendingum í føroyingum vegna tjóðskap men vit fara at halda upp á at tað uppskotið ger ikki tað tí hetta uppskotið byggir á tað sum vit kalla fyri bústaðartreyt altso at tú hevur havt bústað ella hevur bústað í landinum og tí meina vit ikki at tað brýtur á nakran hátt aðrar lóggáva ella sáttmála vit hava gjørt so hatta fer utan at verða verða reist og vit í tjóðvaldi halda helda er alneyðugt at fáa tað gjørt í hesum førum at tippa fyri at altjóða kapitalur keypir seg upp og keypir ognirnar undir seg sum sum ger møguleikarn hjá fólki og vanligum fólki at liva av frælsilíviðs í landinum verða verða burtur so skal leggjast afturat harra formaður ati at vit hava ikki nevnt tað her men men sjálvandi er hesin her henda gongdin við at at ognirnar savnast á fáum hondum hon er altjóða altso tær síðstu tølini vísa at eitt promillu eitt promillu av heimsins fólki eigi meira enn øll helvtin av heimsins fólki altso tað vil siga umleið eini ein fimm túsund fólk eiga meira enn fimm milliardir fólk tað síggja tí heiminum hvussu er tað so heima hjá okkum taðer eitt er útlendsk pitali men tað er eisini við at henda í stóran mun í okkara egna samfelag við føroyskum feløgum tí at vit hava tíverri og vit fara at berjast móti tjóðveldi til so leingi sum sum sum sum sum føroyar standa hava givið atgongdina til okkara náttúruríkisdømi til nøkrur heilt fá feløg sum gevur so mikið stór avkast bara atgongdin tær skulu jálvandi hava avkast tið ter skapa men tað sum var harraskaparur hava ter fingið avkastu av og tað ger av fleiri feløg alivinnunihava tað eisini sera stór feløg tey kunnu eisini keypa upp allar føroyar sum ein royk sum ein royk og vit fara at royna í nevndini at fáa tað lýst nærri eg havi t kannað síggja nøkur dømi um tey og eg fari iki at pástanda hvør ger tað ella annað men bara at vísa á at tað hendir tað hendir í dag at stórur feløg sum hava hendan stóra kapitalin sum ikki fer til íløgur í tað vinnunevndin er í men sjálvandi fara tey eisini yvir fasta ognarmarknaðin tí at har er kanska avkasti størri enn at seta pengarnar á bók ellar partabræv so tað er tað r tað er púra natúrligt at ta hendir og ta hetta er ein stórur stórur trupulleiki tað mugu vit loysa í aðrari lóggávu og eg hava ikki endiliga allar loysninar up á tað eitt er fiskivinupolitikkurin hitt er bústaðarpolitikkurin sum jú her í tinginum í næstum at hetta er bara fyri at binda fyri sum sum erard joense segði so ræt við ræstums umhugsni at a útlendski katalurn í keypingin sleppur inn men tað sum hendir her í føroyum tað er ein einstór avbjóðing fyri at tað verður gjørligt hjá okkara børnum og eftirkomarum hjá teimum sum her nú liva at kunna seta føtur undir egið uborð at kunna reka vinnu í hesum landinum at fáa atgongd til landsins lunnindir og tilfeingi so tað er eitt annað mál og tað mugu vit og fara vit eisini tlegja uppskot fram sum eg sigi so leingi sum føroyar standa um at fáa tað broytt at tað ikki verður tann savningin av ognunum og náttúruríkisdømunum á so fáum hondum í føroyum og hjá føroyskum feløgum men hetta er so tann útlendski tí at vit vila eisini tað kunnu vera sambond har ímillum at útlendska ptalið gjøgnum føroyskt feløg gera hetta og hetta hetta uppskotið hevur eisini nøkur ivamál sum eg skal enda við harra formaður tað er nevniliga hvat við feløgnum sum har ið ein partur av partapeningini er áttur av útlendingin framvegis og tað mugu vit so viðgera víðari í nevndini tá ið tá ið tað verður viðgjørt men høvuðsendamálið at tað er greiðar reglur fyri hvør kann eiga fastaognum í føroyum og at tað kunnu gerast undantøk við nøkrum heilt greiðum treytum og tað verður gjørt fyði at søkja um eitt serligt loyvi tað halda vit vera tann gonga leiðin og eg gleði meg so at hoyra hvat ið løgmaður hevur at boðað frá hvat landstyrið anars ætlar takk fyri haraformaður
ja so er tað viðmerkingar
syristenberg gersuvæl takk fyri hara formaður ja eg haldi at tað virkar sum at tá i hetta kjakið kemur fram so er tað allíkavæl røddir úr øllum flokkum haldi eg sum duga at síggja at tað er neyðugt at mann ger okkurt við at fáa at regulera hetta her øki tí okur hava so lítið londi og muga sjálvandi vera varin og tað at fáa skipaðar reglur um hvør kann keypa ognir í føroyum og hava hava treytir um tað tað haldi eg at okur mugu kunna pá einan máta standa samanum tað tað er so tað eina málið men so haldi eg tað hitt málið er mist líka viktigt eisini at fáa hugt eftir og tað er tað at virðini savnast eisini at fara í hondum í føroyum og mann sær eisini tað at tað er rættiliga nógv fólk í føroyum suella ikki nógv tað eru fá fólk í føroyum sum eiga rættiliga nógvar pengar man siga tað soleiðis og a mann sær eisini at tað verður keypt upp í føroyum tað kann vera einstaklingar tð kann vera feløg taðkan vera reiðar í sum hava møguleika at leggja rættiliga nógv meira enn um seg mann nakrantíð hevu kunna fyrr og eg veit ikki orilia hvatn mann kann gera við tað men tað kann eisini skeikla okara samfelag og tað haldi eg minst líka

ønihoydaltað er púra rætt og tað ávirkar uttan nakað sum helvst iva á bústaðarmarknaðin altso eg kann siga akkurát sum er og suldi anika olsen situr her hon veita eisini frá sínum størvi sum sum borgarstjóri í tórshavnar kommunu at her fer altso bv bústaðarspeglatión fram nú øhog mannkann heldur ikki siga nakar ringt um tað so hvar hvar skuldu g hvar skuldi hesi feløgini sum hava fingið so stóran summi feløg hava jú vaksin eginpening við altso bara tey søstur reiðaríini í fiskivinni við tveimum milliardum upp á tíggju ár hvar skal pengarnir fara hvar skul tað fara í tað bygja vikki skip fyri tað tað sum tar bygja skipi nú tað er ein brøkpartur av tí so hvar skulu pengarnir plaserast so tað má tað má og og vil henda og eg roknit við teir flestu í føroyum og eisini feløgini vilja o vilja eisini at at at gongdin iki skal vera so at tað verður bara teimum fáu unt at kunna viðgera bústaðir og at reka vinnu í føroyum koma framat jørð hava eitt sindur av jørð til til til egið brúk tað var tað sum skapt í føroyar í síni tíð tá ið vit koma burtur úr á einahandlinum og bóndasamfelagnum at taðvar var meira atgongd til jørð so tað tað tað má gerast men tað etað er eisini vinnubygningar vit sígga eisini
haði vinnubygningar verða keyptir allastaðni í instøku kommunu og tí hava vit eisini hesim nevndini her umboð fyrifarra kommunufelag sum kann taka støðu til fyri hvørja einstøku kommunuannika olsen
ger so vælja takk fyri harra formaður øtað er eingin ivi um at hetta her økið eigur at vera lógarregulerað okur skulu ikki vera so bláoygd at okur sleppa undan okur hava upplivað tað gjøgnum tíðirnar oku kunna kanska kagar til london har ið russar hava keypt alt londan upp tíman ongar reglur hevði mann hevði einki lógarverk tað sama var við at henda í danmark tá ið týskari keypti alla vesturstrondina upp øll summarhúsini men sjálvt um danmark er farin inn í eu so hava teir fingið hesa regluna um um undantak ja enda sjálvt í mastriktavtaluna protekolina har ið mann skal søkja um loyvi hjá justitsminnisterunum fyri at fáa loyvi til at keypa summarhús so tað eigur ikki at vera nøkur forðing heldur ikki ímun til aðrar sáttmálar sum føroyar hava bundið seg til at at fáa hetta her lóg at regulera og at mann gevur loyvi eftir serligum treytum eg haldi absolutt at okur skula vera
tar haldi
haraformað hatta var ein sera nógv viðmerking haldi hjá aniku olsen eisini hon vísir á at at onnur lond hava attær at vit hava tannum fyrimunin at vit er ikki bundin av egsreglum har mann jú hevur hesi so nevndu fýra frælsini har mann eisini sigur at kapitalurin skal ferðast frukt eg vi ongantíð skilt tað tí hvør er kapitalurin altso hann er í mangan mangan mun altso altso hann er harraleysur hann er hann er tjóðskaparleysur hann bara ferðast runt og o ferð har sum sum skattafyrimuninir eru ogtað er so tað tað er øhso so við við hesrvð viðslíkar lóggávu um vithav lagt fram her so verður tað hvussu gjørligt atlan at hava eftirlit við hvat hendir tavil siga sjálvut danmark bog summar bústaðir so skal tað gevast loyvi so veit mann hvussu her um nakað fær loyvi í staðin fyritað bara hendir áðrenn tað áðrenn ov seint er so so so eg fegnist um hasa viðmerkingina og vóna at vit kunnu finna eina eina eina loysn á sum sedaco øhtí at eg haldi e haldi eingin í føroyum er áhugaður í tí gongdini sum sum fer fram úti um heim og heldur ikki her heima um altfer a fer at fer og fáa hendir tað fer at verða til óbótalagan skaða fyri oku
koyrra samfelag og eftirkomar jagso fær steðfanliv
ja eg haldi uppskotsstillarin hevur greitt val frá sjálv málunum og tað tykist at vera semja í øllu førðum um nøkur av tingunum tað er einkin loyna at cethósaprísirnir teir eru trýstir upp ígjøgn

og útlendingar teir kunnu sjálvandi vera við til at trýsta teir enn longur upp og og taka stór øki í føroyum teir keypa stór økið undi seg men hetta við at regulera útlendskan áhuga í føroyum tað er ein afturvendandi problemsellingur sum vit møta her í løgtinginum tá ið tað kemur til kapital sum heild tað at loyva øðrum at plasera pengar í føroyum so haldi eg ikki tað er so ræðliga strangt regulera men millum annað í alivinnuni so sleppur ein útlendsk reiara ikki at eiga meira enn tjúgu prosent og ogtað er sjálvandi fyrimunur á vansar við tí tá tað kemur til kapital vit hava sjálvandi eisini mangan fingið ágóða av útlendskum kapitali men viðrt kann tað vera einvatnsi so tá tað kemur til okkara ráðvøru okkara fisk so broyttir mann tað á jólum tvey túsun o nítjan til at riútlendskar fyritøkur bert kunnu eiga fimmogtjúgu prosent av einari føroyska fyritøku sum er í fiskivinnunu ella sum í reyðarafeløgum og og so er tað sum sum seta spurningurin um hon ikki eigur at fása tær út har og ogtað er inki loyna at að er øgiliga stórir kravgangur eftir okkara rávøru so koma vit tilfast ogn í føroyum okkara hús og har er eingin regulering í dag og uppskotstillarin vísir so til danmark og aland og eg veit ikki um hetta uppskotið er inspurerað av lóggávun í álandi men har var so eisini okkurt við at mann skal hava búð í álandi í m fimm ár og verða finskur borgarar og í danmark er tað serliga fyri summarhús tí har eru øgiliga stórur áhugi fyri summarhúsinum í í jølandi á vesturhúsini og tá tað kemur til til at keypa hús aðrastaðni sig fyrihalda okkum til føroyar so kann mann siga at at luksus hjá útlendingum teirra luksus tað gongur út yvir okkara heim heimini hjá okkum føroyingum sum annars kundi altso tað vil siga summarhús ella tað sum kundi verið heim hjá føroyingum blíva til summarhús men har er eitt stórt menn og tað er tað at vit gera akkurát tað sama vit keypa summarhús í spania og hvar so enn føroyingar dama at keypa summarhús men vit gera so akkurát tað sama men eg haldi at tað er ein gð góð grundgeving fyri at fara inni at regulera regulera heta her tí at vit eru so lítil og viðkvom og og tað er øgiliga áhugavert at sæð hvussu stór áhugin faktiskt er í dag tí at er tú ikki at síggja nøkur greið tøl yvir efta her og um mann hoyrt einstakar meglarar sagt at áhugi er her o der um og hoyrt um kvívík men tað er eingin ivi um tað sum sum erhard joensen onur vísti á at áhugin er vaksandi men í løtuni tykist ikki at vera so so ógvusligt

tað fyrra málið sum var uppskot til samtyktar tað bleiv viðgjørt í vinnunevndini og har vísti a at júst júst hetta her at vit sum eitt opið og liberalt samfelag kunnu ikki kunnu øllu førum ikki banna øðrum at keypa ogn her tað er so øllm frum tað prinsipiella málið á hesini her og og ar verðtað so eist víst á løgmaður arbeiðir við málinum við einari regulering og spurning er so um løgmaður funni tann skilta millum vegin og um tað minnir um heta her uppskotið tað tað má tíðin bara vísa tí at vit miðflokkinum halda sjálvandi at at hetta her skal regulerast í ávísan mun og tað tykist at allir flokkar eru meira ella minni er samdur um tað at soleiðis at tað ikki blívur heilt galið við eitt nú heyggifundin sum onkur er víst á ella bara privatum aktørum sum sum ja er spentur upp á húsakeyp í føroyum

mann kundi eitt nú sett treytir um at at tað verður brúkt til bústað tá ið tað kemur til keyp av útlendskum eigarum tí at tað r eingin ivi um at teirra stór kapitalur kann øgiliga øgiliga skjótt keypa stórar býarpartar ella heila bygdir upp men eg haldi ikki tað eri so ræðliga nógv at leggja afturat í hesum her málinum tí at løgmaður arbeiðir jú við akkurát hesum uppskotinum og og eg haldi tað er komið væl ávegis sum eg skilji a lagnum og tað kann løgmaður greiða næri frá og vinnunevndin hevur sjálvandi viðgjørt tey grundleggjandi tingini í hesum her og nú kemur tað so í rættarnevndina og vit skulu eisini geva tí eina eina góða viðgerð eg veit ik um tað verðar ein nýggj niðurstøða men men vit viðgera tað so í øllum førum og og bíða smenta eftir hvat løgmaður arbeiðir við
ja takk fyri næstirøðari er bjarni kárason petersen
ger so væl takk fyri harrar formaður vit viðgera eitt løgtingslógaruppskot frá høgna hoydal vegna tjóðveldi um sum skal skipaogn í føroyum ella hvat tú skal til fyri at keypa ogn í føroyum um mann er føroyingur ella útlendingur og hetta líkist upp á nógvar mátar tað uppskot sum uppskot til samtyktar sum var í seinastu seti nei seinasta tingár orsaka øh og etta snýr seg um onkursvegna at hava hondið hankað við hvør hevur rætt til og ikki rætt til at keypa sær bústaðir og ognir í í landinum og mann kann ordiliga væl skilja ta stúranna íkravt av at mann hevur sæð ein vaksandi áhuga frá útlendskum keyparum tá tað kemur til fastognir og ognir annars kanska bæði er galdandi í miðstaðarøkinum og eisini á teimum smærru plássunum og tað stúrana skilja øgiliga væl og og og og havi eg eisini øh eg haldi at hetta skreksurnari sum verður teknað upp um at heggefons i í nýork fara uppkeypa oyggjar tað er kanska at taka rívan til men har við eri ikki sagt at tað ikki er rættiliga alvorligt um fólk við nógvum kapitali har sum prísurin kanska ikki er ein so ræðuliga relevantur spurningur kunnu uppkeypa bygningar sethús og annað í teimum lokala økjunum kring landinum og í miðstaðinum fyri tað kann vera bæði við við vinning fyri eyga og tað kann eisini vera fyri bara at hava eitt summarhús ella hvat tað skal vera í so máta skilji eg ordiliga væl at mann vil gjarna hava tamarhalda støðuna hava eitt ávíst kontrol og sum sagt hava hondið hka við tí men roynt prinsipielt so haldi eg eisini at tað stríðir eitt sindur ímóti ta meginregluna um ta katigoriska in perativi um mann vil tað at mann má behandla onnur soleiðis um mann kundi ynskt sær at tey bhandlaðu ein sjálvan og har er tað sjálvandi ein ávísi ein ávísur dupultmoralur í at vit ansa so øgiliga væl eftir ella vilja øgiliga væl ansa øgiliga væl eftir ati atútlendingar ikki eiga for nógv í føroyum ikki reka for nógv virksemi í føroyum ikki taka vinningsbýti út úr føroyum men vit hoyra og og til skunda tað tá ið føroyskar fyritøkur keypa lut í fyritøkur uttanlands taka eitt dømi so hevur bakkafrost keypt ski saman komponi sum er eitti eittidótturfelag sum fæst við aluvirksemið í skotlandi tað hevur mann tað haldi eg ikki mann sær líka ringt uppá sum tá ið útlendsku kapitalur í føroyum sjálvandi skilji eg væl at tað kanska ikki er heilt tað sama tá tað snýr seg um okkara primeruvinnu tilfeingisvinna har eru tað kanska nakrar aðrar aðrar meginreglur spæl í tí at tað er ein ráðvøruvinna sum sum mann helst ikki skal tilluta til útlendskan oyaraskap men generelt haldi eg at tað má tað má ganga báðar vegirn at vissu vit skulu kunna keypa ognir aðrastaðni seta pengar íløgur aðrastaðni og búgva aðrastaðni arbeiða aðrastaðni jamen so máta vera ein ella annar positetur í so har vit siga at vit mugu eisini akseptera og tolerera at útlendingar hava møguleikan at gera tað í føroyum men í hesum førinum her snýr tað seg um tað at keypa bústað ella keypa jørð og tann áhugin eftir øllum at døma vimann spyr meklararnar í føroyum hann er vaksandi tó ver hann kanska ikki allarmerandi stórur beint nú men tað er í øllum førum ein ten densur at hann er vaksandi og tað skal man ikki vera blindr yvin fyri tí er tað øgiliga gott at vit taka hesa her diskussiónina um hvat vit ynskja á hasum økinum tað er faktiskt eisini undarligt at vit ikki hava tikið tikið hesa diskussiónina nakað fyrr tað er kanska nú hugsi eg at ferðavinnan tá ið mannstartaði initiativið við vissufar og eilends og hopaði upp á eina blómandi ferðavinnu eg giti at mann frá politiskari síðu hevur hevur ynskt í vælkomin men kanska ikki trúð upp á tað mann mann roknaði ikki við at ferðavinnan fór at blíva so stór sum hon bleiv og tí er tað nógv lógarverk sum haltar í kravt av at ferðavinnan bleiv so stór sum hon bleiv og at áhugin fyri føroyar er so stórur sum hann er so maner kanska eitt sindur seinur av sjóvarfallinum men hetta her uppskotið ein eitt eitt boð upp á hvat mann kann gera eg haldi persónliga at tað er nakað stramt eg haldi at tað at seta krøv um at vera fimm ár búsendara í føroyum tilsamans og askattaskilda í føroygum ella tvey samanhangandi ár tað er kanska tað er kanska eitt sindur for stramt fyri meg eg haldi ikki taðeru øll sum lúka tær treytirnar og eg haldi eisini at har eru summi sum vit kundu ynskt vælkomin sum ikki sleppa vegna hesar ásetingarnar eg haldi at tað kann gott vera munandi linari og eg havi eisini míni ivamál um hvørt tað rætt at seta eina nevnd sum skal velja til og frá hvør fær rætt til at búgva og virka í landinum tað stríðir eitt sindur ímóti tí liberala tankanum haldi eg og tað tað er bara tí at tað er bara tí man er soleiðis av lyndi men tað er eitt nopulgt endamál í lógini al líka í lógaruppskotinum allíkavæl at mann mann vil syrgja fyri at ikki verður at vit ikki missa tamarhaldið á jørð og ognir og bústaðir í føroyum í so mátar skilji eg tað væl eg haldi at har er nokk eitt kanska meira pragmatiskt át próki enn hetta eg haldi at at dyrka bangilsi fyri útlendingar er ein óvani sum vit føroyingar hava ofta øeg haldi at vit ræðuliga ofta njóta ágóðan av at vera ein opin búskapur við einum fleksiblum arbeiðsmegi og ekstremstórum útflutningi og innflutningi vit eru ein øgiliga opin búskapur men vit hava lyndi til at esulr okkum tá ið tá ið vansarnir biðja koma okkara veg men vit njóta ágáðanar til fulnar tá ið vit fáa tær eg haldi tað má vera eitt ella annað sum gongur báðar vegir harafturat so haldi eg ikki at hesin her problematikkurin er er isoleraður til útlendingar altso vit vita at í kravt av at tað er so ræðuliga avmarka útboð av bústøðum til dømis ímeðan eftirspurningurin vegna fólkatilflyting búskaparvøksturin so framvegis er methøgur so sær mann ati hús fara fyri okursprís og tað eru ikki neytúrvliga útlendingar sum hava skyldina í tí tað eru faktiskt kanska mest tí vit síggja til dømis dømir um at

í klaksvík keypa ognir í havn altso okt nummar tvey ogt nummar trý eg veit at nógv av teimum íbúðunum uppi á karla magnusabreyð tað tað eru ein tvær tríggjar uppkeyptar av sama persóni tað er jú rættiliga alvorligt og í gjógv til dømis har eru ein rúgva av húsum sum standa tóm inntil summarið kemur og vit havnarfólk koyra norður at hava lesiferiu ella fara fara at halda summarfiriu har so tað er ikki nakað isolerað til útlendingar eg haldi vit sjálvi hava lyndi til at gera hatta har øhso eg haldi at mann má ansa eftir við at tekna eina forringa mynd av útlendingum og eg haldi at tað við at stórir íløgubankar og so framvegis fara at uppkeypa landið er kanska nakað svartskikt eg haldi ikki stagin stendur ú durinum øh men eg skilji væl álvaran í tí problematikkinum og eg haldi eisini at vit í framsókn gjarna vilja vera viðleikari tá tað kemur til at finna eina loysn á økinum

geva teimum heimildir til at taka gjøld fyri tilknýttar tænastur sum kommunan veitir soleiðis at húsini ikki standa sum ein ogn har sum mann ongar útreiðslur hevur tilknýttar ognini tí tú hevur ikki ognarskatt o tú hevur ikki nakað gjald fyri plakering ella vatn ella ella nakað sovart tað ger hatta verður lutfalsliga lítið kostnaðarmikið at hava eini summarhúsigjógv til dømis spurningurin er um mann kanska ikki skal dintesentivera tað øhhetta her uppskotið annað annað enn at tað fór frávera eitt uppskot til samtyktar til at vera ittlógaruppskot hevur tær somu aðaltættirnar í sum sumuppskotið sum kom fram í fjør og tá tilsluttaði mær álitinum hjá hjá meirilutanum har vit mældu frá at samtykkja ta uppskotið eg eri statvekk skeptiskur um tankan um at seta for strammar reglur rundan um tað at útlendingar kunnu keypa ognir í føroyum øh men eg eri púra við upp á at tað orðaskiftið skal takast og at vit mugu finna eina loysn á økinum nú er samgongan nú sigur samgongan seg vera í gongd við einum einari loysn ella einum uppskoti vit kunnu líka fáa at síggja hvussu tað sær út eg stúri faktiskt fyri at tað kanska er o lint og at tað vera for nógvir tættir sum ikki eri gjøgnum skuloir og so byrjar mann diskutera um fólk gera gera ting sum kanska ikki liva upp til leygavsetningin í í tí lógini meni eg haldi avgjørt hta er eitt viktigt orðaskifti og eg síggi fram til at tað fær eina neyvari viðgerð í nevndini eg haldi annars tíð
bíðin hjá mær farin harrarformaður ja tað er púra rætt tað er ein viðmerkin
fing frá høgna hoydal ger so væl ja harra formaður eg fari sjálvandi stagiligat heita á ramsókn um at stuðla lesa hínum uppskotinum eventuelt við broytingum tí heta erjúeitt lógaruppskot sum sum man kann gera broytingaruppskot til altso eitt lógaruppskot sum er heilt nýtt sum hevur fyrstu viðgerð øhmen eg undraði meg okkurt av tí sum sum bjarni kárasom petersen førdi fram tá hann sigur at at tað er ikki s illa satt at ttá ið bakkafrost keyp er upp í skotlandi og alt tað ja eg skal so erliga viðganga tað at eg ræðist tað fyri tann føroyska búskapin eg ræðist tað fyri tai føroysku alivinnuna at bakkafrostir nú blívur e salturá hasim altjóða feløgunum sum hevur alt virksemi har og og eg eri ikki sannførdur um at tað verður til gagns fyri føroyska vinnu og fyri føroyska førleikar og fyri fyri atbygja tta samfelagið upp og annars so eri eg so hali g ikki at ta uppskotið er serliga stramt altso her er nakrar grundlegjandi treytir og so kanst tú søkja um undandaksloyvi so hevur eina serliga orsøk til at eiga fastaogn í føroyum tað haldi eg er eitt rímiligt boð men men visi bjarni kárason hevur hevur eina uppskot til hvannog vusu an kunu gørt
er tað so at lurta við fegi so er tað bjarni kárasun
grsæltakk yrhra formaður ja eg skilja læna at høgni hoydal hann hevur sínar reservatiónir tá tað kemur til at bakkafrostir erur íløgur aðrastaðni og tað tað er so hvat tað er man mann má kanska eisini minnast til at ein av høvuðsorsøkunum til at bakkafrosti er so stórt sum tað er í dag er tí at teir bleivdu skrásettir á tí norska børtrunum í tvey túsund og tíggju g ellivu ella hhar á leið um um ár tíggjuskifti har og tað hevur verið við til at skapt vøkstur í tí felagnum ella í tí fyritøkuni sum mann skal ikki stúra for nógv fyri tað at vit liva í einari globalari verð øh tá tað kemur til hetta her uppskotið ja eg haldi tað er rættiliga strangt eg haldi at tað kunnu vera nakrar óynsktar avleiðingar við tí vit fara ikki at síggja tær avleiðingarnar tí at vit vita til dømis tey sum kundu ynskt sær keypt onkustaðni tey fara aftraseg orsakað a hesum lógarverkinum og vit fara ongantíð kunna vurdera um um vit høvdu ynskt at tey vóru her ella ikki øeg eg gangi út frá og velja at trúgva at hetta kann fáa nakrar óyngst

ger so vælja takk fyri harra formaður hevðir tú verið eitt rættiligani áhugavert orðaskifti um ognir í føroyum og hvørt útlendingar kunna ogna sær ognir í føroyum og eg hugsi at nættupp henda diskussiónin er ongantíð so umráðandi sum júst nú tí føroyar eru blivnar eitt sera sera atraktivt øki ikki bara fyri føroyingar men fyri útlendingar sum heild tað finnast nógv pengasterk fólk í heiminum sum við einum pennastroki kundi keypt allar ognir upp í føroyum viðsu kur halda at bakkafrost og var um pilagik eru sterka fyritøkur sum kunna keypa ognir ja so er tað bara ein dropi í havinum í mun til pengarsterkar russarar eg nevndi tað í áðni í einari viðmerking at london búgvar ella bretar vóru ikki serliga væl fyrireikari tá ið ið russari keypti alt london upp og í dag eiga russarin meginpartin av london eg hugsi at vissi teir kundu skrúva tíðina til bakar so høvdu teir nokk eisini ynskt at teir høvdu havt lógarverkið í ordan somuleiðis sóðu okur í danmark at týskarur tyskjaði til vesturstrondina fyri at keypa summarhús har men tíbetur bleiv tað sett ein ein stoppari fyri tí ella ein ein rinforðing fyri tí tað er ikki óvanligt í føroyum at útlendingar ynskja at keypa ognir eg haldi at tær flestu meklari fyritøkurnar hava rpavgóí rættiliga langa tíð at at hetta er nakað sum mann eigur at fáa eittlógarverk rundanum soleiðis at útlendingar ikki keypa allar ognir upp í føroyum og okur hava eisini nógv dømi um tað her í í havnini fyri ikki so langari tíð síðani settu okur eina ogn til sølu sum kommunan átti tað var ein ogn úti á reyni tað var ognin hjá skógmakaranum ein lítil bústaður úti á reyni so faktiskt bleiv seldur fyri rættiligan høgan pening men býráðið hevði tá valt at seta eina bústaðarskyldu á ta ognina og tíbetur kann mann siga tí at tað vísti seg at okur fingu fráboðan frá meklarar hetta var altso ein týskari sum hevði bjóða upp á hesa ognina ein pengarsterkur týskari uttan iva og við tað at okur høvdu ásett bústaðarsildu og viðkomandi ætlaði sær altsæ ikki at búgva í føroyum hann ætlaði at keypa hesa ognina og fyri síðan at leiðan út til føroyingar ella til bmb ella hvat mann nú kann hugsa sær so fingu okur sett ein stoppara fyri tí men bústaðarskylda er eitt óregulerað øki kommunurnar kunnrnr ikki bara áseta bústaðarsyldi tað kunna gera tað í fyrsta liði tí tú mann kann áseta í einum servitutti men tú fer ikki at forða tí vit viðkomandi ætlar at selja ognina víðari at tað som fylgir við tí hetta sovorni viðurskiftum sum eiga at verða lógarreguleraði fleiri av framsøgufólkunum hava verið inni á hesin her við við tænastugjaldi og sovíðari og tað má eg siga akkrað sum er tað ræðist eg tí at tað ljóðar so øgiliga tað ljóðar s øgiliga fittligt eitt tænastugjald men tað er í mínum hugaheimi einki annað enn at sníkja ein ognarskatt inn ígjøgnum bakdyttirnar og tað vil eg staðiligani ávar ímóti eitt annað sum sum eisini er er áhugavert beint nú í løtuni tað er hendan sokallaða negativa rentan sum okur eisini hava viðgjørt fyrr í dag at hon kann hava eina rættiliga neiliga ávirkan á okkara bústaðarmarknað tí hvat skula fólk gera fólk sum hava kanska pengar í bankanum hvat fara tey at gera tey keypa sjálvandi ognir upp í í føroyum eisini føroyingar so tí haldi hetta her við negativu rentuni kann hava eina nógv skaðiligari ávirkan enn hvat okur gera okkum fara um men yvirskipa sæð so vil eg bara siga tað ati eg skilji væl ati at tjóðveldi kemur við hesum uppskotinum og kann løgmamsur greiða frá hvat ið hann arbeiðir við hann hevur jú fráboðað hetta her er eitt arbeiði sum sum er í gongd í løtuni men at fáa hetta økið lógarregulerað er ongantíð fá skjótt tí áðrenn okur vita av so kann ja bæði russarar og kinesar hava keypti føroyar upp og vir skuldu heldur ikki serliga langt aftur í tíðina ha eg haldi tað var eg haldi faktiskt tað vara kinesarir sum høvdu bjóðað upp á at var tað koltur ella á mykines at at keypa oynna og tað var ikki tað var ikki eingangu fyri stuttleikara

gsvæja ja takkharra formaður eg haldi ikki eg pjøðist at leingja so eliga nógv orðaskifti eg haldi atnógv av teimum tættunum sum eru í hesum uppskotinum eru fult í tráð við tað sum hevur arbeitt við hjá okkum og tað sum tað snýr seg um tað er stóra heilag tað er tað at illa tað byrjaði kanska við einari søgu um ati nú var hevði mann merkt ein vaksandi áhuga hjá útlendingum ar keypa upp í føroyum tað var ein av teimum meglarunum sum útraðlase um tað og so fór politiska skipanin í gongd og út frá tí er tað gjørt eitt lógaruppskot sum er um at verða klárt at fara til hoyringar eg vór um tað ferð til hoyringar innan heilt stutta tíð og at tað kann og ætlanin er at tað verðurlagt fram beint á ólavsøku ela beint eftir ólavsøku sum vanligt er uppskotini koma og tað stutta í tí uppskotinum er at tað verður nakað við hesum fimm árunum sum vit síggja øgiliga nógvum ar okkara grannalondum altso til dømis hava norra danmark ísland og áland hava nakrar reglar meðan tað ikki sær út til ati at til dømis um týskland og frankaríki og tey londini og o bretland hava nakrar serligar reglur tá tað kemur til hvør kann útvega sær fastognir hjá teimum men tað er eingin ivi um at vit í føroyum hava merkt tey síðstu árini serliga ávísar bygdir at onkur áhugi hevur verið frá ávísum útlendingum um at keypa upp og tað merkir seg beinanvegin í einm so lítlum samfelag og serliga ví teimum smábygdunum sum eru kring oyggjarnar at onkur keypir upp í teirra øki og tey húsini standa so tóm meginpartin av tíðini og mann hevur ongar vónir um heldur at tað kemur lív íaftur tí attað eru útlendingar sum eiga tað og brúka tað bara í flestu førum til uppihaldeina tvær tríggjar vikur um árið og tí er høvuðsreglurnar tær at tað verður eineitt krav um at tú skalt hava búð her í fimm ár ella hav tygtli til føroyar í fimm ár tá kunnu so bæði føroyingar og útlendingar sum hava havt tað kan man siga keypa sær eina fastogn í føroyum tað er tað sum er innihaldið í uppskotinum og útlendingar sum onkursvegna hava ætlanir um at flyta til føroyar skulu sjálvandi eisini hava møguleikar at keypa sær eina ogn fastogn í føroyum so akkurát hvussu mann skipar tað er so eisini ein eini einkans man siga avbjóðing at finna útav og so er tað hetta við útlendskum fyritøkum at sjálvandi skal hetta ikki blíva ein forðing fyri at útlendingar kunnu stovna fyritikssemi í føroyum og tað haldi eg eisini at vit eiga at halda fastur við at tað skal vera møguligt og ætlanin er so at tað skal kunna gevast loyvi í hvørjum einstøkum føri vist tað eru útlendingar sum eru tað vil siga tað er ikki soleiðis at mann bara kann keypa upp og so vist tú er áhuga í tí so keypir tú men tvørturímóti skal tað vera soleiðis at tú skalt góðkennast um tú ert útlendingur og ikki hevur havta neyðug a tilknýti til føroyar fyri at kunna keypa upp ø allir hinir spurningarnir sum eru reistir her í dag um ja men negativ renta hvørja ávirkanin í tag o setasarprísir og tað atkapitalurin roynir at finna sær íløgur møguleikar og sovíðari tað er sjálvandi eitt stórv mál og eg haldi sletki tað málið sum so er ein partur av hesum málinum tí at tað er eitt heilt annað problematikkur sum sum so ikki hevur nakað sum helst við útlendska problematikkin at gera tá haldi eg nógv meira at vit mugu hyggja inn eftir og hyggja eftir hvat ynskja vit í føroyum hvussu ynskja vit hátttókum skal tað vera tær liberalu kreftirnar sum ráða skal tað vera frítt ella skal mann fara inn og seta reglur fyri hvat itt hús skal kosta og so víðari og tað eeg so ikki tillangari av tað er nú einaferð soleiðisnar at tað er útboð eftirspurningur sum avger prísin og mann kann siga t tað skiftir øgiliga nógv og vit skíggja jú eftir ka mann siga at fáa pengar at gera íløgur í fast oknir og nú tá tað hendir yvir høvdu á okkum tí at pengarnir leita eftir íløgurmøguleikum nú síggjavt eg fekna avti og tað er tað prísurin varð pressaðir upp tað er tað sum hendir tá tú brádligani fært ein eftirspurning og tað at kapitalurin nú verður kroystur út at arbeiða tí at tað er negativ renta um allan heim tí at tað er eguliga fór nógvir pengar til í heiminum og tað er tað sum ger at mann er noyddur atáseta sær laatrentan blívur negativ og tað pressar so pengarnar út til arbeiðis og ávirkan á tí er at prísstøðið á ognum og annað verður pressað upp og tað er tann negativa ella tað er tan negativa síðan av tí

vistuvit hyggja aftur í tíðina tá ið japan hevur nokk havt eina null null rentu og negativar rentu í nógv harransár kanska eina tretivu g fjøruti ár afurtíðina og tað væntar mann aldrin man spiguleraði hvussu tað ber til als tað fer aldrin at henda men nú eru vit í somu støðum og tann størsta vandan eg síggi vir tí er hvussu kann rentan fara uppeftir aftur kann non nakrantíð fara uppeftir aftur tí ferðin upp so verður tað trupult bæði hjá sethúseigarum ikki minst fyrstunkeyparn og hjá vinnuni sum kanska eisini hevur lænt sæð landsið upp um høvdið tí at rentan í dag hevur einki at siga í tí samlaga proskettinum men kvinkarin spaklaðin upp eftir aftur eitt tvey trý prosent so merkist tað knappliga rættiliga hart hjá teimum sum hava spent seg hart fyri við einari lániskuld og tí má eg siga at tað ev eg ynskiligt at mann onkursvegna slapp burtur úr hesin her óveruligu støðuni at rentan er negativ soleiðis at mann kanska fekk eitt meira rímiligt støði á teimum kostnaðunum sum eru við at seta búgv í so eg haldi ikki eg skal geva morgunstúrsmálunum uttan at siga ein einaferðnar at fleiri av teimum tættnum sum eru í hesum uppskotinm sum vit dag minna um teir tættnir sum vit arbeiða við og lógaruppskotið er fyr sovið gjørt tað eru nøkur praktisk viðurskiftir millum annað hvussu skal hetta her hondhevast mun til tinglýsing og sovíðari og tað er tað man arbeiði við at fáa greitt í løtuni og tá tað er finguð frá hondini so verður uppskotið sent til hoyringar og lagt fram eftir ætlan beint eftir ólavsøkum
takkhara formaður ja takk fyri so fær høgru
hoydal eina viðmerking gersuvæl harra formaður eg havi latin at lurtað væl eftir løgmanni men eg fekk ikki rættiliga svar upp á al tso hvat hvørj er støðan hjá løgmanni til spurningin um at útlendingar ogna sær fastfólm í føroyum skuldu teir hava loyvi til tess skuldu ter kunna kunna keypa tað hvat hvat er í tí uppskoti sum løgmaður teer skat arbeiða við tað er ikki nóg gott hjá tinginum altso tingiðskal la upplýsingarvera mál tá ið tingið viðger tað so løgmaður komma umá kunna siga ítøkiliga hvat stendur í tí lógaruppskotinum sum hann sigur er við at verða klárt og fer til hoyringar bara bara bara heilt ein falat siga hvat gonur tú útippá
maður
formaður nú veit ikki um høgni hoydal ikki hoyrdi tað fyrsta segði tað fyrsta segði tað at tað verður leiar at føroyingar ja og útlendingar sum hava havt bústað og fast tilknýti til føroyar í fimm ár kunna keypa í føroyum meðan útlendingar sum ikki hava havt fasttilknýti til føroyar í hesi fimm árini teir skula kunna søkja um tað og viðgerast hvørjum einstøkum føri og tað skulu vera orsøkir til at mann ynski at seta búgva í føroyum til dømis kann tann orsøkin vera at mann ynskir at búseta seg í føroyum so skal man hava møguleika til tað og tá tað kemur til dyc so er tað soleiðisar at har skal mann geva møguleika fyri tá tað er til eit vinnuligt endamál út frá givnum treytum at ein útlendsk fyritøka skal sjálvandi kunna stovna sær ett virksemi í føroyum á hædd við aðrar fyritøkur sum annars er so tað er tað sum liggur í tí uppskotinum sum kemur frá
ja so er tað annika
olsen gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja tað gott at hoyra løgmann at eitt uppskot er á veg og at mann ætlar at lógarregulera hetta øki soleiðis at útlendingar ikki kunna keypa ognir ínundir seg tað sum eg vildi líka viðmerkja tað er tiv við negativar rentu sjálvandi hevur tað ikki nakað við hetta lógaruppskot ið at gera og sjálvum sær men tað hevur nakað at gera við okkara bústaðarpolitikk og tað hevur tað eisini tá tað kemur til útlendingar sum keypa ognir í føroyum tí tað forða sjálvandi fyri tað at at føroyingar lesandi onnur sum flyta heim til føroyar ikki kunnu ogna sær ein ein fastan bústað fólk sum eru pengarsterk í føroyum eisini føroyingar keypa sjálvandi ognir enundi se tí at nú er negativrentan galdandi tí kemur hetta her at ávirka og skeikla allan okkara bústaðarmarknaður tað mugu okur simplen vera opsa uppá
ja
so er ta løgmaður takkhara formaður ja eri púra samdir við anikaolsen hjím formannin at hetta er ein avbjóðing men eg nevndi hetta ar ein internavbjóðing hetta er ikki eyðsæð at hetta e útlendingar sum koma inn og ávirka tann føroyska bústaðarmarknaðin men tvørturímótir er tað soleiðisnar at nú tá ið ja føroyingar skulu til betala pengar av sínum innistandandi so verður tann teir pengarnir pressaðir út til arbeiðis tí mann ynskir ikki at ringja fyri at hava pengar instandandi og tað er eisini øgiliga tað er uttan fyri tað t siðvenja sum it hava havt í føroyum og tí roynir mann nú at ella verður tað roynt nú at invistera pengarnar gera íløgur fyri pengarnar fyri at fáa eitt avkast tí mann fær einki avkast í bankanum tvørturímóti at kosta tað so tað er ein interavbjóðing og ja tað pressar prísirnar alt for langt upp og eg vóni at vit kunnu koma burt úr hesier óveruligu støðuni innan alt ov leingi og á renturnar finna sær eitt nevo aftur sum er eitt nivo sum eigur at liggja á eina rentu hon eigur ikki á a negativt tað er óveruligt men sjálvandi taðer pressað á pengamarknaðin í løtuni og t
tað sum gerast negativ í løtu takk har formaðin ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orði hetta orðaskiftið er endað og málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til seinasta punkt á skránni í dag tað er framløga og eg skal boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar hálvfjerðs tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um eftirløn tir eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðskapping ímillum eftirlønarveitarar og so skal eg boða frá einum skrivligum fyrispurningi til jørgu niclasen landsstýrismann hann er frá jóhannes joensen viðvíkjandi útlátið hjá tí almenna tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hann byrjar klokkan ellivu og tá verður fyrst atkøðugreiðsla um hendan skrivliga fyrispurningin eysturrika null null átta frá jóhannes joensen til jørgun niclasen landsstýrismann viðvíkjandi útlátið hjá tí almenna í føroyum síðani verður fyrsta viðgerð tað verða seks fyrstu viðgerð í morgin fyrst av løgtingsmáli nummar sjeyoghálvfems er uppskot til løgtinslóg um búskaparráð síðani av løgsmál nummar áttaoghálvfems uppskot til løginslóg um broyting løgslóg um landsbankað í føroyum føroya váráð minka landsbankanevndina ásetingar á landsins gjaldføri stovnsfarið avtikið ja hesi báði hesi bæði málini verða viðgjørd undir einum so tað verður so ein viðgerð av hasum báðum málinum síðani verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og átta tað er uppskot til løgtslóg um at byggja umsitingarbygding til sjóvinnustýrið fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og tólv uppskot til løgtingslóg um at binda saman h og b bygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyð generatur tól og útgerð ja tól og útgerð og so verður fyrsta viðger av løgtinsmálnm hundrað og fjúrtan uppskot til løgtslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið og fyrsta viðger av løgtnsmálnum hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk øll hesi málini verða beind í fíggjarnevndina tað og so verður sjálvandi eisini framløgað á skránniso er hesin fundur lokin